so er tingfundur settur og vit fara til dagsskránna í dag triðja mai krossmessa í dag krossmessudagur ja og fyrst á skránni í dag er onnur viðgerð av løgtingsmál nummar fimmogfýrs tað er uppskot til løgtislóg um broyting í løgslóg um eftirskúlar broytingarlógm krav til samla næmingatal freist at boða frá næmingatali og eitt roktar rakstrarstuðul hvør biður um orðið tað verður beintá løgu jakobsen sum fær orðið fyrst
ger so vælharra formaður hetta her er álit í løgtingsmáli nummar fimmogfýrs tjúgu einogtjúgu uppskot til løgtingslóg um broyting í løgtingslóg um eftirskúlar broytingar um krav til samla næmingatal freist at boða frá næmingatali og at rokna rakstrarstuðul tað er landsstýrismaðurin í uttanríkis og mentamálum jens arana sum hevur lagt málið fram sjeynda mars tjúgu tveyogtjúgu og eftir viðgerð eftir viðgerð seytjanda mars tjúgu tveyogtjúgu ertað beint mentanarnevndini og nevndin hevur viðgjørt málið á fundi sætta apríl tjúgu tveyogtjúgu undir viðgerðini hevur nevndin havt fund við kommunufelagið lærarafelagið eftirskúlan á tvøroyri eftirskúlan í skálavík og landsstýrismannin í uttanríkisogmentamálum jens arana ja her er alt for nógv prát í tingsalinum tað er beint tá lovið sum hevur orðið fara biðja fólk um at fara út at samráðast utað er neyðugt ger so væl beinta løgu ja takk fyri undir viðgerðini hevur nevndin býtt seg í ein meiriluta og ein minniluta og eg skal lesa álit hjá minnilutanum minnilutin beint av løgi hevur hesar viðmerkingar eftirskúlar kunnu verða gott alternativ hjá ungum sum hava tørv á øðrvísi avbjóðingum enn teimum í fólkaskúlin kann geva men tó mugu vit staðfesta at fólkaskúlin er ein grundskúla undir føroyska vælferðarsamfelagnum at freistini hjá eftirskúlan boðað frá næmingartali verðir flutt tað er eisini positivt men hin vegin so kann landsstýrismaðurin í prinsippinum geva loyvi til at ein eftirskúli ið einum
ið kann setast á stovn bæði sambært galdandi lóg og eftir at lógarbroytingin í hesum uppskotinum er komin í gildi tí hóast tað í grein seks stykki eitt í uppskotinum verður ásett at tað sum útgangsstøði verður sett sum krav at skúlin skjalpógvar at sekstan næmingar eru innskrivaðir so fyri stykki tvey tó framvegis at áseta at líkur skúlin ikki hesar treytir kannastur sum har um kortini halda fram
latið skúlan halda fram við
ella uttan við stuðul og hetta kann eftir minnilutans ykki ikki vera rætt tí tað verður upp til landsstýrismannin at meta um hvørt næmingargrundarlagið er nøktandi áðrenn myndugleikin endiliga góðkennir skúlan og hetta er ein alt ov stór heimild sum sagt so kunnu eftirskúlar verða eitt gott og læruríkt alternativ hjá ungum fólki í framhaldseindini men fyri tað mugu vit hava eitt minsta mark fyri næmingatali harumframt er at siga at enn hevur henda samgongan einki gjørt við fólkaskúlan sum er ein av grundstúlunum undir vælferðarsamfelagi okkara og minnilutin tekur støðu
við tingsalinum takk fyri ja so er tað ein viðmerking frá helga abransen ger so væl har fór bara nú nevnd
mínari beinta løgu jakobssen ati samgongan einki gjørt í fólkaskúlan og eg hoyri hetta er øgiliga oftan í í samband við onnur mál mann einki gjørt altso mann mann broytir lógur tá ið mann heldur æitlanin ikki nóg gott um mann hevur onkara ítøkiligu ætlanir og bara fyri t vita altso er tað nakað ítøkiligt sum hann saknar skal gerast í fólkaskúlan takfyrieinta lova jacobsen gersuvæl ja takk fyri eg halditð er ótrúligt at ein samgongumaður sum siti í trýár spyr um tað er nakað ítøkiligt sum skal gerast í fólkaskúlanum ja tað haldi eg takk fyri hara formaður meirilutin tað er so eg sjálvur heðinsakariasen edvar jacobsen djón nols joensen johannes joensen og bjarni kárasom petersen vit taka undir málinum men hava ymiskar viðmerkingar og eg skal so lesa viðmerkingarnar hjá mær sjálvum hejinsacareasen og etur jacobsen upp uppskotið snýrsir um at broyta nøkur krøv sum eftirskular skulu lúka fyri at fáa góðkenning frá myndugleikanum ein broyting er at tá seta skal á stovn nýggjur eftirskúli verður ikki longur krav at skjalbrógva næmingadali longu fyrsta septembur árið frammanundan byrjanarárunum men fyrsta apríl sama ár tað er víst seg at tað er nærum ógjørligt at halda ta freistina og tí er tt
ein kærkomin broyting nýggja freistin liggur eisini tætt uppá tíðarskeiðar freistin er til at søkja
til miðnám er sum eisini tann tíðin hava fólk taka avgerð um hvør leiðin skal fara eftir fólkaskúlan eisini er broytingarviðveikin hvussu stuðulur verður roknaður í í ferð at lætta um umsitingarliga hjá undirvísingarstýrinum og ná haldi eg at onkur kemur at lesa hinar viðmerkingar upp men morðurin tykur undir við málinum mælir løgir løg at samtykkja uppskotinum takk fyri at fáa mær ja so ja nú koma viðmerking frá stefan klein poulsen ger so væl ja frá mær røðaran hann var hann var so skjótur í sambandi við røðuna hjá beintum løgu so nevndi hon at
tað varður einki gjørt í fólkaskúlanum
og í tí sambandi hug at spyrja røðaran um um tað ikki eru soleiðis at at tað er ein bólkur settur bæði við fakfólki og har ein politiskur fylgibólkur er við mentanarnevndin og ogtá flokkarnir annars sum ikki við mentanarnevndini har vit faktiskt taka fatt í nógvum hesum her tingunum ivisti ikki øll tey tingini sum beinta løgur inni á h so eg bara aftvísa tí at at tað einki verður gjørt tí tað verður eitt grundligt arbeið gjørt fyri at taka fatt í alla hesar trupulleikarneinir jhannesentakk fyri harra formaður jú tað er púra rætt sum steffanklein poulsen sigur
fúr so er tað ein politiskur fylgibólku settur til at taka upp nakrar broytingar í fólkaskúlanum og hann varð
savnaður so seint sum í gjár og tað er millum annað við tímatalinum ið mann metir vera ov høgt hjá børnum og so er ta eisini ó onnur ting tað eru eisini til dømis støddaflokkum og eisini lærugreinar mann vil gjarna hava meira kreativur handaligar lærugreinar inn so tað eru ymisk ting mann vil arbeiðir við nú beint nú og tað eru allir flokkar við tí arban so at einki hendir tað er ikki heiltrætt takkfyri hara formaðurso er ta jóhannes joensen sum fær orðið ger su væltakk fyriharra formaður eg skal lesa ein part av viðmerkingum vit hava til hetta álitið tað el gjóni nols joensen johannes joensen og bjarni kárasom petersen sum hava hesar viðmerkingarnar til uppskotið broytingarnar í lógini um eftirskúlar leggja upp til lagarligar treytir fyri at stovna eftirskúlar og tað setir sjálvandi trýst á verandi skipan við tíggjunda flokki í fólkaskúlanum tí næmingargrundarlagið er avmarkað í føroyum tað kjakið er sostatt eisini ein partur av málinum um eftirskúlar eftirskúlar hava tó eisini fleiri næmingar úr útlondum og er tanngongdin positiv fyri allar partar broytingarnar har mann broytir krøvini til næmingatal freistina fyri innskriving og útrokningargrundarlagið víkjandi miðalgjaldið fyri hvønn næming eru gaglig fyri eftirskúlarnar og gevur teimum betri treytir og bøtura um teirra viðurskiftir tað er tó avgerandi í hesum sambandi at myndugleikarnir gera sær greitt hvussu tíggjuhundað flokkur verður skipaður í framtíðini tí fleiri eftirskúlar vilja leggja trýst á tíggjundaflokstilboðini í landinum í eindir tí at tað hevur hvussu he verið í seinastuni nógvu árini verið soleiðis at mann hevur faktiskt niðurlagað eitt sindur í tíggjundafloks sjálvandi tað av tígjundaflýss samstarv hava hava lagt saman millum ana í eysturoynni ug mann hevr fingið náma ex í havn og tað er jaligt positivt tað hevur givið betri møguleikar til næmingarnar og gjørt tað soleiðis at mann kann samstarva betur tað erikki soleiðis at ant til l r altso tað er ikki antla ella eftirskúlar ella tíggunda flokkum mann kann saktans sæva bæði mamma bara hvussu er hyggja eftir hvussu mann ætlar at skipa tað og samskipa tað tað er tað vit ynskja eitt annað sum var frammi tað var hetta her um onkur førdi fram um um tað var nøktandi umstøður í fólkaskúlanum ella um fólkaskúlin hevði nakrar avbjóðingar og har har eru nógvar avbjóðingar sum mann eigur at fara í holt við og nógv sum mann eigur at gera eg veit at tær ein arbeiðsbólkur arbeiði við hesum evnunum í dag og tað verður spennandi at síggja hvat ið mann kemur til men eg haldi ikki at mann kann bíða for leingi til at mann kemur við nøkrum átøkum innan fyri fólkaskúlan og har er millum annað læraraskúla útbúgvingin eisini ein partur av tí so eg síggi fyri mær at mann fer at broyta útbúgvingina og tilgongdina har úti og krøvini har og eg síggi eisini fyri mær at mann fer at seta meir inn í skúlanum í fólkaskúlanum har mann fær fleiri hendur fleiri fólk og mann fær øðrvísi skúladag styttri skúladag helst og at mann fær hvussur samskiparð nakrar lærugreinir soleiðis at at vit ikki hava sonógvar tímar umdsukar tímar sum vit hava nokk hægsta undirvísikari tímatal í norðan londum soleiðis at man fær meir kvalitet og minni kvantitet í skúlanumtakk fyri

tørvur á at ganga til níggjunda flokk sum e vita av og tað hevur so víst seg at tíggjunda flokkarnir tey síðstu árini eru blivnir næstan til nøkur tilboð sum oftani kanska líkna eisini meira eysturskúlatilboðin enn at eyfturskúlin líknar fólkaskúlatilboðin tí er tað sum jóanes joensen vísir á eisini at hvar eru tan linjan eysturskúlanir har roynir at gera teg meira sjálvbjargin tí teir flyta tey útheimanífrá undir fólkaskúla treytum men við heilt øðrvísi innihaldi so tað er spennandi og tað ein tilgongd sum uttan iva fer at broytast trúgvi eg eisini í fólkaskúlalógini innan hæsunatíð takk fyrra formaður
hunus joensen sum bjarna
tumn sigur at tígjunda flokkur av tilboð men tað sum eg sum eg ynski er væl tað er tað at vit hav øll hava sumi møguleikar og til hesir ymisku tilboðini eftirskúlarar eisini tilboð og góð tilboð hjá hjá teimum ungu eg nevndi fyri landstýrsmannum tað var herfyri at til dømis tað sum mann nú broytir hetta við at kunna fáa ferðastuðul ferðing til dømis til bæði til eftirskúlar og háskúlar taðer bara gott mann fær tað men har burdi tíggjunda flokkur eisini veri inni í tí ferðastuðulinum tað haldi eg mann kann kunna skipa tá ið mann fer at gera hta nýggju lógarbroytingin at mann fær tað inn í eisini so øll hava somu treytir og møguleikar takk fyri
naksu fær billjustinussen orðið
tað er rættiliga nógv hent á fólkaskúlaøkinum tað kann nógv henda á einum øki sjálvt um lógir ikki verða broyttar tað er nakað sum nøkur kanska ikki skilja ordiliga altso nøkur dømi um frambrot sum hendan samgongan og landsstýrismaðurin í mentamálnum hevur gjørt á fólkaskúlaøkinum er ati tað er settur eini sálarfrøðingur fyri fólkaskúlan at taka sær av teimum avbjóðingum sum ung møta í dag og sum hevur heitið ein trivnaðarráðgevi sum er eitt ógvuliga týðandi og eftirspurt øki og nakað sum kann vera ein stór hjálp hjá nógvum ungum nakað sum undanfarna samgonga ikki gjørdi landsstýrismaðurin hevur sett ein árligan antihappingardag í verk fyri at varpa ljós á ta støðu happingina sum er í fólkaskúlan og sum kanningar ígjøgnum nógv ár hava víst framvegis er ein trupulleiki og í tí sambandinum hevur hann so eisini valt at gera tað so at annaðhvørt ár so hava vit trivnaðar kanningar í fólkaskúlanum fyri at halda uppi fokus á hvussu trivnaðurin er og hvussu ið gongdin er viðvíkjandi happing og saman við einum trivnaðar ráðgeva so halda so heldur landsstýrismaðurin og tað halda vit er eitt ógvuliga sterkt átak fyri at bøta um samlaða trivnaðin í fólkaskúlanum og fyri at lofta teimum sum annars detta niðri ímillum við slíkum avbjóðingum og so verður sagt at tað heldur ikki verður gjørt nakað sum hevur við okkum politikarar at gera og tað passar heldur ikki tí at tað situr ein bólkur av teimum bestu serkønu og endurskoðar fólkaskúlan og fólkaskúlalógina skipanina í fólkaskúlanum og tað situr ein politiskur fylgibólkur og eg meini at beintat løgu jakobsen er ein partur av tí fylgibólkinum til sum sum fylgir við arbeiðinum hjá hesari fakligu nevndini av teimum bestu fólkunum sum vit hava økjunum til at endurskoða fólkaskúlanum og ætlanin er at hesin bólkurin skal koma við leypandi tilmælum og at hann skal verða sitandi altso hann hann støðugt skal endurskoða ikki bara yvir eina stutta tíð men støðugt ein sitandi faklig nevnd sum alla tíðina viðgerð avbjóðingar og broytingar í fólkaskúlanum øh so hevur landstýrismaðurin sett sett eitt fólkaskúlaráð tað varð ósett tá ið hendan samgongan tók við eg veit ikki hví men lógin ásetir at tað skal vera fólkaskúlaráð tað hava vit so gjørt

hava eisini heilt vitað valt at verja fólkaskúlan ímóti óbotnum gestum úti frá tí tað hava verið gjørdar ítøkiligar royndir til at koma inn í fólkaskúla við øðrvísi undirvísing millum annað um seksuallæru enn tað sum hevur verið vanligt fólkaskúlan og tað er væl dokumenterað at tann undirvísingin er í tryggum hondum og tí halda vit ikki at onnur enn tey sum hava sítt arbeiðspláss og fyrsta rætt til at taka hond um børnini í fólkaskúlanum skulu sleppa inn í fólkaskúlan at ávirka børnini nakran bestemta veg í so máta vist tú so tosar um pengar so hevur hendan samgongan avgjørt at fjøruti milliónir krónur skulu brúkast til at seta tað sum eitur skúlanet í verk eitt eitt eitt samskiftisnet sum kemur at binda alt skúlaverkið saman hetta kemur miltil annað at føra við sær at foreldur koma nógv tættari at skúlanum gjøgnum netið koma nógv tættari at sínum børnum og teirra flokslæraranar gjøgnum netið og samskifti bæði um teirra viðurskiftir og um lesiætlanir so víðari kemur at verða nógv sterkari hetta er ein ætlan sum kostar fjøruti milliónir sum hendan samgongan hevur raðfest og tað er langt síðani at fólkaskúlin varð raðfestur fyri so nógvar pengar tað hevur hendan samgongan gjørt hendan samgongan sum beint á løgi sigur at

sum øll vita so eisini ein bólkur settur fyri hálvum oðrum ári síðani at kanna sálarligu umstøðurnar í miðnám og tann bólkurin er komið som mikki væl áloysir sínam arbeiði at nú hevur hann fingið mandat til at halda fram við tí sama arbeiðinum tí tað er víst seg at vera væl eydnað arbeiði at gera tað sama arbeiði í fólkaskúlanum aftur eitt sterkt amboð til at varpa ljós á sálarligu umstøðurnar hjá okkara ungu í fólkaskúlaaldri so harra formaður nú havi eg lisið nøkur tilboð upp sum vit ítøkiliga sum samgonga hava sett í verk fyri at betra um fólkaskúlan og so stendur forkvinnan í mentanarnevndini fyri eina løtu síðani her og lesur úr álitinum og sigur at tað er einki gjørt á fólkaskúlaøkinum eg haldi at tað er óverdigt at tosa soleiðis tá ið mann veit betri takk fyri harra formaður
ja takk tær nakrar viðmerkingar høgni heita og feski í fall
formaðurin velst um eyga sum sær og oyrað sum hoyrir tað sum eg hoyrdi fórst vindeygað millum metnarnir siga eg er púra rætt at henda samgongan hevur eingin gjørt um fólkastýrin er onga onga ætlanin at viðja sjón fyri fólkaskúlanum tá mann ikki broytingar í eftirskúlalógum og hvør er við sjónum hjá tá kunnu vit stendur skalt vera brúkt hvussu er bara tíggju sekundir uppá hvat er tað tá ið tær ætlaðar fólkaskúlanum fyri at bøta um tær at bjóða sum har eru og so fara at spyrja um millum tað sum landsstýrin skal hava gjørt er tað eisini at hevur eg ganga ímóti teimum lokalu skúlastýrinum og seta aðrar skúlastjórarar í starv sum passar betri í krammin hjá landsstýrismenninum og hvussu heldur hann annars gongur í vestmanna skúluløtuni kanst tú ikki svara upp á tað
hjá billjustinussen
takk fyri harformaður ja so hoyrdu vit hvar tað er skógvurin trýstir tað snýr seg um tøkiligar starvssetanir tað er tí tjóðveldi ikki nøgd við landsstýrismannin og tað kann mann so fyri halda seg til tað hevur einki við visjónir og ætlanir at gera at mann vil taka mandatið frá landsstýrismanninum til at seta starvsfólk og koyra tað yvir á nøkur onnur tí at mann heldur at tey kanska passa betri til skógvarnar hjá tjóðveldi tað eru soleiðis nær sum tað altíð hevur verið men vit hava ætlanir og viðsjónir við fólkaskúlan nøkur av teimum tingunum sum eg las upp snúgva seg um ætlanir og visjónir millum annað skúlan et sum er ein stór ætlan og ein stór visjón um at knýta skúlaverkið betri saman at gera tað liðiligari at foreldrini koma tættari at lærarum og sínum egnum næmingum ígjøgnum hetta netið og so tað at tú bøtir um trivnaði tað er hevur verið ein stór avbjóðing í fólkaskúlanum í áratíggju og tað er ein sterk visjón at kunna betra um trivnaði tí vit kenna hundraðir av søgum um børn sum koma ígjøgnum fólkaskúlan tey lærdu einki tí at
jat sálarligur umstøður vóru so vánaligar jóhannes joensen ger so væl
hahra formaður ja nú komi biljustinussen in á eina royndarskipan sum er vr í klaksvík við sálarfrøðingini á skúlanum og eg havi víst á tað fyrr at eg meini at hað er ein leistur at ganga og eg vóni at tá i hesi tvey trý árini er farin o man eftirmeti skipanina so eg vóni at mann hevur góðar royndir vijoskipanini tí eg síggita fyri mær at við sálarfrøðingum á skúlum ella í økjum sum eru á staðnum kann mann fyribyrgja nógvum keðiligum gongdum við við vánaligari sálarheilsu og so sleppu mann frá at síggja hesar køirnar allastaðni tí tú fært bjarga fleiri av hesum her keðiligu gongdunum áðrenn tað hendir nakað alvorligt so eg síggi tað fyri mær sum ein ein partur av fyribryrgingarætlanini at mann hevur sálarfrøðingar úti í økinum úti á skúlanum eg eri vísur í at tað fer at lukkast o og og gangast væl við tí takk fyri
simonsen
maður ja nú nevndi johannes joensen sjálvur eitt tiltak afturat sum er hent og sum er hent lokalt í klaksvík við einum lokalum sálarfrøðingi sum er ein royndarætlan sum mentamálaráðið stuðlar og eg haldi tað er eg haldi at tað var ein øgiliga positiv viðmerking frá einum sum kennisrt skúlaverki væl johannes joensen hevur sjálvur verið skúlastjóri tí g haldi eg at tað er nakað sum vit eiga at taka til okkum men trivnaða ráðgevin er settur fyri alt landið og er uttan iva eisini ein partur av tí royndarverkætlanini sum eru í klaksvík og víst hann ætlanin siga at riggað væl so so ivist eg ikki í at hon verður víðkað heldur enn avtikinso
er tað helgi abramsen ger so væl
ja harra formaðu egfar g takka biljustinussen fyri hasa kunningina øh eg havil an undrast um hesi tingini og tí setti eg beint at leva jacobsen handan fyrispurningi ella spurningin á mn var uppi og og svarið eg nokkso tvetí aftur men lat tað fara tí at eg undraðste yvir at vit tosa indagin um frískúlar tá spyr mann ja hví ker mær skeldas fyili fólkaskúlan so tosar tað um um eftirskúlar ja hví kemur kskelda fyrií fólkafólkaskúlan so spyrji eg hvat er tað mann mann saknar ha og tí at sjálvandi hava vit øll áhuga í at allir skúlar í landinum hava tað gott bæði eitt slag og annað slag og og tað er gott at fáat hoyra tað at har eru nøkur ting hend oghar eru onnur á veg so takk fyri tað

tak fyri harra formaður eg haldi at mann ger sær kanska ikki altíð gevur sær altíð kanska ikki so nógv far um tey tingini sum henda tí tað henda í tí dagliga og tey henda uttan at løgtingið hevur broytt nakra lóg og tí verður kanska ikki varpað so nógv ljós á tað men veruleikin er tann at okkara landsstýrisfólk eru til arbeiðis hvønn dag ger eitt megnar arbeiði og nógv av tí arbeiðinum sum verður gjørt kemur kanska ongantíð ordiliga fram í ljósi meðan andstøðu returikkur tíverri ofta fær høvi til at køva nøkur av teimum góðu tingunum sum henda við við vánaligari umtalur tað er harmiligt
vit er øll góð fólkaskúlan og vit skulu øll royna at vera saman um at lyfta tey átøkini sum verða gjørd tí tað snýr seg um okkara børn okkara framtíð og har haldi eg vit standa øll saman tá ið vit ordiligani kera taðinn á bein takk fyri tað er ein viðmerking afturat steffan kleinpolsen gersuvæl jharra formaður
svo rar elustinesen fekk avvíst kritikkin sumbeinta løgur kom við tí at tað verða ótrúliga nógv átøk gjørd í fólkaskúlanum og afturat tí tað gera endi kemum í endtaki tað so er ein bólkur settir til at hyggja upp á nakrar meiri grundleggjandi broytingar tá er talan um tímatalið í skúlanum floksstødd og býtið á lærugreinunum nær mann kanska l hava tað handverkuliga meira inn og so framvegis og og hetta arbeiðið tekur tíð og har er mann lansstýrismaðurin syrst fyri at at allir bólkar eru við sum arbeiða á økundumfókúlu og ein politiskur fylgibólkur er eisini við og sig sína hugsan um hetta og og og hetta tekur sjálvandi tíð men men tað arbeiðir eisini í gongd so skal framtíðar tryggja fólkaskúlan í í nógv áratíggju
stigensen ja takk fyri
fyri viðmerkingina og júst tað at mann ikki bara arbeiðir fram eftir summum fyri at gera okkurt men at mann leggur ein ein tryggan botn og eina trygga grund fyri teimum broytingum sum eru og blíva neyðugar og tað er væl tað er væl grundað úti í fólkaskúlan og úti í tí vitan sum finst í landinum tað hevur alt at siga at mann so eisini grundfestir tað politiskt við at allir allir flokkar eru við í tilgongdini tað er rætti mátin at arbeiða uppá og tað er tað sum landsstýrismaðurin hevur valt at gjørt í staðin fyri kanska skunda sær við at bara broyta okkurt kanska bara biðja um tíggju milliónir afturat fyri at økja um tímatali til til børn við serligum tørvi ella hvat tað skal vera so so ger mann eitt grundleggjandi arbeiði tá ið tað snýr seg um at broyta tey tungu og stóru tingini í fólkaskúla
takk fyri so eru ikki fleiri sum hava biðið um orðið orðaskifti er endað og vit fara at atkvøða í málinum ogvit atkvøða nú herer einki broytingaruppskot ja ger so væl vit atkvøða nútrýoghálvfjerðs uppskot til løgtslóg um broyting løgtslóg um húsalandsgrunn heimildastovna almannagagnnlig bústaðarfeløg hvør biður um orðið tað verður jørgun niclasen hetta málið fór jú aftur í nevnd í gjár millum jørguniclasen fær orðið gersuvælharra formaður hetta her er álit í løgtingsmáli nummar trýoghálvfjerðs uppskot til løgtinslóg um broyting í løgtinslóg um húsalandsgrunn og tað er heimild at stovna almannagagnlig bústaðarfeløg tað er aksel ve johannesen ingilín didriksen strømmenniecold djóni nolsø joensen og johannes joensen løgtingsfólk sum vegna javnaðarflokkin hava lagt uppskotið fram tveyogtjúgunda februar og eftir fyrstu viðgerð áttanda mars er tað beint í trivnaðarnevndina har hevur nevndin viðgjørt málið á fundum
níggjuogtjúgunda mars fimta apríl og nítjunda apríl undir viðgerðini hevur nevndina fund við umboð fyri meginfelagsføroyska studenta mfs bústaðir kommunufelagið áhugafelagið búgva hesar viðmerkingar fyriliggjandi uppskot leggur upp til at umframt allar tær heimildir sum bústaðir hava so skulu kommununar eisini stuðla bygging við í minsta lagi tíggju prosent av byggikostnaðinum tað er ofta lætt at senda rokning til hini í hesum førum til kommunurnar um hetta verður framt so merkir tað at fólk sum hava sett seg í stóra skuld tí tey hava sett føtur undir egið borð nú eisini ígjøgnum eitt nú kommunuskattin skulu rinda fyri bústað til hini tað er ikki heilt rímiligt eisini er uppskotið kappingaravlagandi tí kommunurnar skulu bert kunna stuðla almenna bústaðarfelagnum hetta ger tí sjálvandi at peningastovnarnir ikki vilja fíggja privata bygging av leiðibústøðum tá vil uppskotið verða við til at tálma allari bygging og bústaðarnegin verður neyvan loyst almennir bústaðir hava skyldu til at umsita pening og ognir landsins skynsamt tí hevur trivnaðarnevndin sett bústøðum fylgjandi spurningar vit bað um at fáa útgreinaðan roknisskap seinastu fimm árini hvussu bíðilistin verður skipaður herundir treytir fyri at fáa tillutaðan bústað og um listin er deferenseraður yvirlit yvir hvat er bygt hvat hevur hvørt byggjarí kostað prfermetur og hvør er húsaleiðan prfermetur í hvørjum byggjaríi og hvussu verður leiðan útroknað biðið verður um dømi her verður hugsað um hvussu íløgan verður rindað aftur og hvussu for renting verður roknað og so hvat er rindað fyri byggilendi planering fyri uttanum øki og klárgering av uttanum øki fyri hvørt byggjarí trivnaðurnevndin fekk kskrivligt svar sum liggja sum nevndarskjøl á heimasíðu løgtingsins og har kunnu øll tingfólk fara at hyggja nevndin metti ikki at svarið var nøktandi og spurdi teg einaferð enn næsta svarið varð heldur ikki mett at verða nøktandi eftir at skjølini vórðu sendnevndini komu boð frá bústøðum um at eina skjalið varð tikið aftur tí hetta var eitt innanhýsis skjal sum trivnaðarnevndin ikki skuldi hava í skjalinum kundu áhugaverdar útgreiningar veri sum kundu verið viðgjørdar nærri vit fara tí at mæla landsstýrismanninum til at hyggja nærri eftir hesum men við hesum viðmerkingum so tekur meirilutin ikki undir við málinum og mælir løgtinginum frá at samtykkja tað rt lsmsetis gunlesettviðmerking grsæja takk fyri harra formaður hendan samgongan o eitt av fyrstahum gjørdi tað var at at geva bústøðum heimild tá knappa hálvan milliard at byggja fyri millum annað eisini lestraríbúður og tað var soleiðisnar at tær tvey hundrað og hálvtrýss milliónirnar milliónirnar hartær skuldu mann byggja um mann skuldi verða saman við øðrum men hinar tvey hundrað milliónirnar har millum annað mann tosar um lestraríbúðir har var eingin kapping ella nakað sum helst men tíverri so síggi eg ikki heilt tað stóra byggjaríið tað má eg nokk kenna ar tað komin nakað fram í í trivnaðarnevndini hví tað gongur við sniglaferjørguniclaen hat ta er sjálvandi viðurskifti vit hava spurt um tí løgtingið samtykti fyri meira enn einum ári síðan heimild til fýra hundrað og hálvtrýss milliónir har partur skuldi gerast brúkast til at
at byggja saman við øðrum har hin parturin til fólk
við serligum tørvi og til lestrarbústaðir tað sum vit hava fingið upplýst í nevndini tað er nakað við húsahaldsskúlanum og mann tosa við fólk í sambandi við kampuss tá tað kemur til lestrarbústaðir einki ítøkiligt men eftirspurningurin er har og lániheimildin er har h vit spurdu eisini um hetta her við at byggja fyri privatu har er heldur einki hent upp á meira eneitt ár og har fingu tað vita at tað vóru áhugaði og tað bleiv nevnt okkurt reiðarí og tað bleiv eisini nevnt eftirlønarfeløg so privat eru áhugaði eftirspurningurin er stórur men tað sum vit fingu at vita til at einki er hent enn vit heittu tí á landsstýrismannin um mann ikki kundi royna at tosa við bústaðir um at fáa ferð á tí heimildirnar eru har tørvurin er har pengarnir eru jatakk so er tað eygunsamm
mán sensbror ger so væl
takk fyri harra formaður ja eg skal lesa álitið hjá minnilutanum minnilutin siri stenberg hervørd polsdóttir og eygun samuelsen hava hesar viðmerkingar uppskotið snýr seg um at veita húsalandsgrunnum heimild til at stovna almanna gagnlig bústaðarfeløg saman við kommununum høvuðseyðkennið hjá einum almenna gagnligum bústaðarfelag er at eingin skal forvinna pening upp á húsaleiðina og húsahúsaleiðan er kostnaðar grundað tað vil siga hon er ásett eftir veruliga kostnaðinum av íløgumi rakstri og viðlíkahaldi og so framvegis endamálið við almenna gagnligum bústaðarfeløgum er bæði at víðka um útboðið av leiðuíbúðum og ikki minst at tryggja eina lægri húsaleiðu enn á privata leiðmarknaðinum so øll hava møguleika fyri einum heimi tey hava ráð at gjalda í øðrum londum hava líknandi skipanir víst seg at tryggja bíligari í húsaleiðum eisini í stórbýnum fremst at
dømi er vin sum í tvey túsund og átjan bleiv kosið at vera besta staðið at liva í
í vin búgva fýrs prosent av fólkum í leiguíbúðum ein fjórðingur av hesum eru kommunalar leiguíbúður og harumframt eru hundrað og seksogfýrs almannagagnlig bústaðarfeløg sum hava til endamáls at tryggja at húsaleiðan ikki er meir enn ein triðingur av inntøkuni hjá fólki hetta merkir at í vin ber til at leiða eina íbúð á hálvfems fermetrar fyri fimm túsund krónur um mánaðn orsøkin er eitt hundrað ára gamalt miðvíst fokus á framskygdan bústaðarpolitikk har land kommunur og almannagagnlig bústaðarfeløg samstarva minnilutin heldur at bústaðartroti einans skann loysast um allar kreftir almennir og almennar og privatar taka lógvatak saman so útboðið fylgir eftirspurninginum samstundis hevur tað týdning at tann stóri eftirspurningurin ikki setir lág og miðallønt í eina trupla fíggjarliga støðu tí húsaleiðan er ov høg tað er her at tað kann gera mun um kommunurnar fáa fáa eina víðkaða heimild saman við húsalandsgrunninum at stovna almannagagnlig bústaðarfelag og nettupp hetta her við lág og miðallønt eru í einari truplari fíggjarligari støðu tað hoyrdu vit so seint sum í gjár í fjølmiðlunum har har ein arbeiða arbeiðarafamilja ikki kann fáa meir enn eina komma tvær milliónir í láni og ein íbúð kostar tvær komma fimm ella tvær komma tríggjar eitt slíkt felag sum almannagagnifelags skal ikki hava avkast og tí kann húsaleiðan vera lægri enn á privata bústaðarmarknaðinum roknskapurin hjá einum almannagagligum bústaðarfelags skal so vítt gjørligt geva eitt úrslit á null krónur ár eftir ár fyri kortnum so kallaði formaðurin í búskaparráðnum núverandi støðuna á bústaðarmarknaðinum ein øvutan ropin huglpolitikk tey sum eru væl fyri kunnu selja sín bústað fyri ein høgan prís í fíggjarliga sperda barnafamilja má gjalda orsakað av at útboðið av bústøðum er ov samstundis verður ávarað um at bert tey ið eru væl fyri fíggjarliga hava ráð at seta búgv á størri plássinum í føroyum tá múgbúgva og einum stað eitt annaðstað enn lág og miðallønt so skapa tað eina ójavnvág sum eru við til at sindra samanhangsmegina í samfelagnum hesa gongdina ynskja vit at forða fyri viðgerðin í nevndini hevur eisini víst at tað er stórur tørvur á bíligum og góðum sosialum bústøðum upplýst er at eini hálvt hundrað fólk standa á kult bíilista hjá einari kommunu og almannaverkið hevur upplýst at trý hundrað og tveyogfýrs fólk standa á bíðilista hjá teimum sum hava tørv á sosialum bústaði ein heimild at stovna almannagagnlig úbústaðarfeløg hevði sannlíkk skundað undir at farið varð undir at nøkta henda tørvi tað er komu fram í nevndarviðgerðini at almannagagnlig bústaðarfeløg eru skipað soleiðis at tey sum búgva til leiðu hava ávirkan á virksemi hjá bústaðarfelagnum í uppskotinum verður eisini miðað eftir at ein slíkur leistur skal fylgjast vit hava fleiri avbjóðingar á bústaðarmarknaðinum umframt manglandi útboð av hóskandi ðuíbúðum millum annað ynskja fleiri at leiða ynskja millum annað ski ynskja fleiri av leiða og umskifti manglar tað hugsama millum ættarliðini tað vísir seg í okkara grannalondum at almenn gaglig bústaðarfeløg ella bústaðir er nakað sum flest øll fólk hava brúk fyri í eini umskiftistíð her er talan um ung fólk meðan tey lesa barnafamiljur áðrenn tey seta endalig búgv og eldri fólk sum ikki longur hava brúk fyri einum stórum húsum minnilutin heldur at ein bústaður skal vera eitt heim ikki ein spekulatiónsvøra fjølbroytni má til á bústaðarmarknaðinum og vit mugu útvega bíligari bíligari leiðuíbúðir enn í hetta uppskotið fer at bøta um hetta og tí mælir minnilutin til at samtykkja málið við hesum viðmerkingum tekur minnilutin undir við málinum og mælir løgtingið til at samtykkja uppskotið og eg havi hug líka at taka afturí aftur tað sum hevur verið frammi nú um dagarnar um um støðuna á bústaðarmarknaðinum í føroyum har vit hoyrdu í gjár hefta her um at at einvið einari arbeiðarløn fær ikki meir enn eina komma tvær milliónir í lán og skal mann hava eina íbúð á trýss fermetum sum kosta tað altso oman fyri tvær milliónir so at tað er hópin av fólki sum halda býin og tær størru bygdirnar halda líkasum sum arbeiða í teimum støðunum men sum kanska i sum ikki hava ráð til at fáa sær tak yvir høvdið og tað er tað er ikki ein góð gongd tað er ein gongd sum vit eiga at fyribyrgja í føroyum tað má vera ráð at búgva allastaðni í føroyum soleiðis atat tey fólkini sum at tað ikki eru sovorðni eru at støðini ikki blíva so fátøk og einstáttaði at tað bara eru nøkur bestemt sløg av fólki sum búgva nøkur ávís støð og vit halda so at tað manglar so mikið nógvir bústaðir at tað er pláss fyri øllum og brúk fyri øllum eisini fyri hesum møguleikanum til almannagaglig ð bústaðarfeløg vit hava ikki meira enn tvey prosent av bústøðunum í føroyum sum eru almannir leigubústaðir meðan meðan tíggju prosent eru privatir og tey privata byggi nógv tað vita vit sjálvt um um tað ikki er nokk í mun til eftirspurningin so at báangin hjá okkum er v fyri at fáa en fjøltáttaðan bústaðarmarknað har øll hava ráð at búgva har sum tey arbeiða ella har sum tey hava hug at búgva so er hetta eitt gott alternativ afturat og tað er tað sum vit vilja við hesum uppskotinum takk fyri harra formaður ja takk so er tað báa viðmerkingar taðn fyrsta er ta bjørt samulsen ger sovæl takk fyri ja nú hoyra vit aftur samgonguna ella umboð frá samgonguni siga tað at tey privatu kunnu ikki byggja leiðuíbúðir tí at bústaðir færsanar sersømdur og eg hugsi akkurt sum altso vit hava ein søguliga stóran bústaðartørv tað standra hundraða vísa aftur hundraða vísa fólki há bíðilista eftir at fáa ein bústað at og vitu niðurstøðan er at tey privatu ikki klára at byggja leiðuíbúðir til at leiga út ja men er tað so ikki bara ein staðfesting av at summ á onkur annar gera tað altso verða tað nakrantíð betri tíðir til at byggja leiðuíbúðir í enn nú eg ætli at spyrja eykum samunssen passar tað yvirhøvur at bankarnir ikki vilja læna privatum til íbúðarbygging tí vit vita at hesar íbúðirnar tær eru samsýnvíðs leiðarar út longu langt áðrenn tað er lidnar so er tað satt sum samgongan blívur við at pástanda at privat at bankan vil ikki læna pengar til privata yggiíbúðir er tað ein reell

ja eg vil siga at tað er nakað sum hann finnur upp á tí at vit mann hyggur eftir eftir teimum privatum so er tíggju prosent av av teimum leiðibúðum vit hava eru privatar meðan tvey prosent eru almennar og vit hoyrdu til dømis eitt felag sum byggir sum var inni í nevndini sum greiddi frá at bústaðar hava ein trý hundrað og seksoghálvfjerðs íbúðir nú og hetta eina felagið kom at hava næstan sama tal sum bústaðar í haldi endanum hesum árinum so tað verður bygt av privatum tað er eingin ivi um tað so at vit hava ikki sæð nakað sum nakað prógv upp á at tær privatu ikki fáa lán og tað skal vera løgið vissu peningastovnarnir ikki geva lán í føroyum tí at sjálvt í einum býi sum sum vin ella vissu mann a úr danmarka mann hevur hópin av í danmarka tí tjúgu prosenti eru almenn gagligari íbúðir men tað privata bæði fær fígging og byggjur tað gera tað alla aðrastaðni so tað má vera okkurt heilt undanlig sum vit ikki kenna sum ger tað við seg tað er so takk fyri harra formaður
ja takk soer tað ingelín didisen strøm ger so væl
takk fyri harrar formaður ja tað er jú tann gamla svatan visti mann hyggur eftir viðmerkingunum frá meirilutanum íí í trivnaðarnevndini vit vita ðú at formaðurin í í trivnaðarnevndini hann hann segði jú upp til vali at bústaðir er bústaðartrupulleikin eg haldi at tað er øgiliga harmiligt ati rósa samuelsen og edva jacobsen eru farnar upp í tað kóri hjá fólkaflokkinum og ett er líkasum øgiliga nógv tað sama tat privatfásifígging til at byggja ta er kappingaravlærandi vit høvdu tvey ár har sum bústaðir ikki fekk heimild til at byggja har sum vitsóu at at munur var ikki á áðrenn og aftaná tá bústaðið bygdi og tá bústaðir ikki bygdi o tann privati marknaðurin fekk loyvi til at hóvreggja sær sum hann vildi so eg haldi ikki ta er nakað t hald í hesum pásanum frá meirilutanum jatakk ger sovæl eygumssamunsen takk fyri hara formaður nei tað haldi eg heldur ikki eg nakað at halda í hesum pástandium men eg haldi eisini at eg eri eitt sindur
løgið atog eitt sindur kanska skuffaanni
tag at at sambandsflokkurin nú eisini er við í hesum eri leypinum sum kristiserar bústaðir og líka sum alla tíðina tað hevur at bústøðunu at bústaðir er problemið og vist tað var problemið so kundi mann trúð at hesi tvey árini har bústaðir bíðaði eftir fíggjarheimin frá samgonguni atur at so vil tað privata blóma í tí tíðini um ki annað og tað eg eg dugi ikki at síggja tann stóra aftírverdi nakrar serligur munur í tí tíðini men tað er nokk so løgið at eg at tað er so nógv fokus á at hetta pikka lítla privatnei almenna bústaðarfelagið sum sum hevur roynt at útvaga nakrar fáar hundrað íbúðir eg sigari tíggju árini at tað skal vera tað stóra problemið takk fyri harra formaður a taksi sta joornes joensens viðmerkinger so væl takk fyri formaður at eg hugsi at eg hetta uppskotið leggur upp til at kommununa

feløg taka seg saman almannagangliga feløg og royna at samstarva um at fáa fleiri leiðøk bøur og tað er har sum trupulleikin er í føroyum at vit eru aftur at útsøla tøk við so skulu samanbera okkum við onnur long so eru vit langt langt aftanfyri og tí er neyðugt at mann roynir at gera nakað skjótt og ikki bíða for leingi í hesum førinum er hetta uppskotið skraddaraseðiliga til at kommunur og land saman við felagsskapum kunnu fara í gongd við at byggja og tað eigur mann at gera beinanvegin heldur enn at keglast um hvør skal gera tað privatil alment tey hyggja eftir loysnum og hetta er ein góð loysn eftir mínari fatan takk fyri tær takk fyri sovorðnaðarastavussen takk fyri at formaður ja eg haldi at mann skal heldur fokusaera upp á loysnirnar og og tað verður júst sagt í álitinum hjá okkum at tað skulu øll tilfyri at lyfta hetta tað er ikki nokk at bara tað almenna ger tað ella bara tað privata tað mugu øll
taka allar kreftir taka lógvatak saman fyri at
at fáa nokk av leið og íbúðum og hetta er so ein møguleiki afturat tí serliga hjá kommununum sum saman við saman við teimum sum hava hug at búgva á eisini her staðnum fara og gera og bústaðarnir gera eittalmanngagli felag sum so byggi nakrar bústaðir sum sum eru júst til tey fólkini og eg dugi ikki at síggja trupulleikan her er eitt pláss fyri øllum og tað er brúk fyri øllum tí vit hava eitt so veldiga veldig á stóran tørv á at fáa fleiri bústaðir av øllum møguligum slag men tað er øgiliga viktigt at vit eisini fáa hendan møguleikan tí at bara hjá hjá almannaverkinum og einari kommunu saman útlati av táttari upp ímóti fimm hundrað fólkum sum standa býilista til nettupp henda bústaðin
og tað bleiv eisini upplýst í nevndini tað er eingilsevi
tekur sær av akkurát hesum málbólkum takk fyri ja takk sora sirur stember s viðmerking ger so væl takk fyri harra formaður ja eg haldi ati vistimann lesur álitið hjá meirilutanum so snýr tað seg kanska meira um bústaðir sum stovn enn um hendan her proplomatikkin at okur manglar bústaðir og mann kemur við einum einum boði upp á hvusumann kann loysa tað og álitið leggur eisini eitt sindur upp til at nevndin kanska ikki hevur fingið tað sum hon evr biðið um og at tað her verið trupult at fáa upplýsingar og hvørt á sínum e veitiki meygva samelsen kann siga eitt sindur um tað og um hon sær upp á tað p á sama máta sum tú verður sagt at tað er bústaðir sum e forðing kemur í øl til hesin her ja takkgersovæl eygum samulsen takk fyri harra formaður ja eg haldi at at meirilutin faktiskt afturvís ella afturvísir tí uppáhaldinum sum mann hevur sjálvur næstan í í tekstinum tí at her her stendur jú at trivnaðarnevndin fekk eitt skrivligt svar sum liggur sum nevndarskjøla heimasíðan hjá løgtinginum sum vit jú øll kunnu fara og hyggja eftir og partar av nevndini hildu seg ikki at svar va nøktandi og spurdu einaferð afturat um næsta svarið var heldur ikki nøktandi sum mann í

siga frá bústøðum trupulleikin er kanska meira tað at mann ikki er samdur við teimum svørðunum sum mann hevur fingið tað er kanska har tað liggur at at tað verður ikki svarað akkurát tað sum mann vil hava tað skal svarast og tað er so heilt ein onnur støða men tað er undurnarvert haldi eg at tað skal vera so nógv fokus á vinnupolitikk og ikki hetta her við heim at at ein bústaður er eitt heim men men vinnupolitikk og kappingan og so víðari sum eg ikki haldi er rætt

ja takk so næsti røða sigur soembur egger so vælfmau kur hava eina stóra avbjóðing okur hava stórar bústaðarneyð o avbjóðingin er kanska í tveimum tí er báðir tað at tað er ringt at fáa nakað búgva í og uppafturverri er tað at hava ráð til tað sum mann so kann fáa og tað er eitt problem sum kanska hevur flutt seg frá at vera í mistoyarrøkinum til næstan at vera allastaðni í føroyum eg haldi at í gjárkvøldið í díog viku var eitt óltrúliga áhugavert innslag og eitt kjak eisini við sonja jógvanstóttur og yvirskriftin var at høvuðsstyrðin fyri tey ríku tað haldi eg átti et hvørfall at givið til eftertanku altso tað sum bleiv sagt tað var tað at vanlig arbeiðsfólk hava ikki ráð at búgva í havnini ella miðstaðarøkinum
og at ein vanlig arbeiðarainntøka kundi maksimum geva eitt lán upp á eina komma tvær millión og vistu so eru tvey so eru góðar tvær milliónir
og tað er øgiliga trupult at fáa eitt lán við tí inntøkuni og okur hoyrdu eisini penpeningastovnarnir siga tað at teir í løtuni eisini roknaði við at teir vórðu noyddir at fara ot at broyta tað markið sum mann hevði av hvat skuldi verað eftir av tiltøkupeningi og og vistu tað eisini fer at hækka so ferk slept eingin vanliga arbeiðsfamilja yvirhøvur at kunna seta búgv í høvuðsstaðnum meir og e ta tað okur vilja hava eðsjúkur hava ein fjølbroyttan høvuðsstað har øll kunna búgva og liva og virka ella skal høvuðsstiðin vera fyri tey ríki og eg vil siga tað at yvirskriftin skuldi verið víðkað tí at tað snýr seg um skal føroyar vera fyri øll ella skal føroyar vera fyri tey fái sum hava ráð okur hava eisini roynt at arbeitt eit lísindur innan fyri hett her øki el okur arbeitt nógv innanfyri etta her øki í tjóðveldinum og hava hugt eftir eisini umstøðun hjá fólki sum eru í havnararbeiðskvinnufelag hjá sjúkrarøktarfrøðingunum hjá námsfrøðingum hjá heilsurøktarunum hjá heilsuhjálparum og hava eisini fingið staðfest at at tað er ein bólkur sum heldur ikki hevur í løtuni møguleika at seta búgv visti eru tveir limir innan fyri tað økið sum búgva saman og tað er als ikki nøktandi og tí mátað vera altso máu onnur tiltøk gerast samgongan sum situr nú broytti altið grundarlagið undir bústøðum og tað kom ordiliga stíður í alt arbeiðið tað varð givin ein heimild til bústaðir í samgonguni frammanundan og tá tók næstan ja tað tók hvørfall yvir tvey ár at fáa eina nýggja heimild í hesi samgonguni og eitt er tað at mann bíðaði leingi eftir heimildini tað næsta er tað at í sambandi við at lógin bleiv broytt hevur tað verið øgiliga nógvar ófriður og tað skift út í í nevnd og og og sovíðari og tað gjørdi tað at at faktisk hevur arbeiðið mann kan siga næstan tað hevi næstan verið óarbeiðsførur av ófriði tí mann faktiskt tók grundarlagið undan bústøðum og tí haldi eg tað r nokk so undarligt at lesa eisini nú at mannpp á einlannan máta eisini brúkar bústaðir sum at tað ertey sum pá einlanan máta er í orsøk til tað at nú kunna privat ikki byggja altso sjálvandi kunna privat byggja og tey gera tay og tað hava væl ongantíð havt betri møguleika at byggja enn akkurát nú tað er ongantíð verið størrir tørvur enn í løtuni og tí dugi eg ikki at síggja at hetta her uppskotið sum er lagt fyrri nú broytir nakað um tað okur hava so havt hoyringar bæðir skrivligar og muntligar í málinum um um um hetta her við bústøðum inni í nevndini og tað bleiv spurt eisini til atat at fólk ynskja at tað hendir okkurt nú mann heldur at at nú nú tíðin komin til okkumum at henda eta eingi sum hevur áhuga at byggja saman við bústøðum nú kann bústaðirð jú ikki byggja einsamalt nú skuldu teir hava privat við sær og tað bleiv sagt beinleiðis tað at tey sum høvdu áhuga at byggja saman við sum hevði víst áhuga tað vóru reiðarí tað varð ikki sagt at tað tað kom ein áhugi frá byggivinnuni og tað haldi eg eisini skal fáa okkum til at hugsa eitt lís sindur um hvør tað er sum eigur øll virðini í landinum øh tað tað er eisini undarligt at hoyra hettaher við at bústaðir er trupulleikin samstundis sum sum mann eisini vildi altso broyta allan stovnin og stýra øllum stovnunum hetta her uppskotið sigur tað ati ein kommuna kann gera avtalur við bústaðir og skjóta tíggju prosent inn tá ið mann fer at gera almannagagnligur bústaðir og at mann so ger eitt felag sum ikki skal hava yvirskot men sum skal koyra í seg sjálvum soleiðis at mann kann halda húsaleiðini niðri og tað er tað sum okur hava brúk fyri okur hava brúk fyri bústøðum sum eru bíligur altso sum vanligu fólk kunna búgva í og sum ikki fara upp í í leiði tí at tað sum hendi eisini við tí broytinginum sum bleiv gjørd í í bústøðum tá ið tú skal byggja saman við privatum so vil tað siga seg sjálvt at privat skal hava avkast og tá vil tað sjálvandi vera ein vandi fyri at húsaleiðan hækkar og heer so komið eitt uppskot um at sum mann heldur í hvørfalla mann kann royna at halda húsaleiðini niðri tá ið tað er sagt so hevur kommunan eisini nakrar heimildir í løtuni tey hava heimild til at byggja til fólk sum eru eg haldi tað var trýss ár aldursmarkið bleiv flutt niður til at mann kann byggja til tey sum eru trýss ár so har har hevði eisini verið gott vistu tð hendi nakað meira á tí økinum í løtuni eisini við við til dømis eldra bústøðum tí at visti tað bleiv bygt so hevði tað eisini frígivið bústaðir til onnur at búða í ø og so beginnur mann eisini nú at síggja at lutaíbúður beginna onkur okkurt lutaíbúðarfelag er hvørfall gjørt so okkurt fer at henda har men okur hava brúk fyri nógvum tí bústaðarneðin er stór og tað er eingin ivi um at tað sum hendir í løtuni við tað á kostnaðarstøði bara hækkar tað fer aftur at gera tað allartruplast hjá teimum við teimum lægstu inntøkunum at fáa nakað at búgva í so visti mann ikki ger nøkur átøk her fyri at fólk við lugum lønum eisini kunna fáa ein bústað so kunna fólk við lugum lønum í veruleikanum slet kki búgva í føroyum s hvussu ikki setabúgv tey komandi árini og tað haldi eg rættiliga álvarsamt takk fyri ja takk sor a viðmerkingar eygun samelsen ger so væl takk fyri harra formaður ja hetta her við at ikki at at vanlig fólk ikki kundu fáa fígging til síni til at fáa eitt heim kann mann siga tað byrjað jú við at vit hoyrdu um fyri nøkkrum árim síðani at bankarnir ikki fíggjaðu sethús úti á bygd og nú hoyra vit so tað at nú nú hevur trupulleikin breitt seg til alt landið kann mann siga tí at nú kann ein ein ein altso ein arbeiðrafamilja ella miðallønt tey kunnu ikki fáa lán í teimum størru plássunum og høvuðsstaðnum til at fáa tak yvir høvdið so at sum støðan er nú so er tað er tað ber tað ikki til hjá hesum fólkum at búgva í føroyum yvirhøvur kann mann siga men tað sum var áhugavert við hesum her við bústøðum samgongan gjørdi jú tað at tað privata skuldi sleppa framat kann mann siga hesum her fýra hundrað og hálvtrýss milliónunum og tað bleiv tað bleiv tosað um at hesar fýra hundrað og hálvtrýss milliónirnar serligahaldað á sambandsflokturins kom við tí tað kundu blíva til átta hundrað milliónir og ter kundu blíva til tað dupult av tav
ja takk
so er ta siristember suorðyef ger sovæl takk fyri harra formaður ja tað sumeg vil siga skelkaði megeitt sindur í í hoyringini tað er tað taiman sum spyr jamen hvørju privat eta so sum at byggja saman við tí í veruleikanum er tað eisini stuðul til privat at byggja tá ið landið er er er inn yvir og so hoyra jamen taðer reiðaríini altso ja takk olov fyri at reiðaríini eisini fáa almenna stuðul til at byggja íbúðir fyrri tað líka viga emnikki fekka arman niður aftur so tað haldi eg var er er heilt alvorligt og eitt er tað at bankar ikki fíggja úti á bygd tað havi tei ikki gjørt í langa tíð og mann skal eisini leggja merki til tað at tá ið tað er ringa tíðir tá merkir mann tað altíð fyrst í útjarðnum har sum inntøkurnar ofta eru lekst og mann er sárparast og mann hevur ringast við at koma upp aftur eisini tey støðini so visti mann ikki hevur ett vekið eyga alla tíðina við hvat hendir í útjðarðinum so situr mann í eini fellu tí tað tað ganga trý fýra ár so sami trupulleiki inni í miðstaðarøkinum so tað er bara ein áheitan til at at fylgja vika hendir útjarinum tí har eru nógv ting í løtuni sum tala fyri at tær komandi tíðirnar absolutt ikki fara at vera so góðar sum tær sum hava verið erið takk fyri
ja dagsso tøgnu høasumu viðmerkið ger so væl
mnta er akurát tað alt hetta málið snýr seg um meðan øgiliga fá eru blivin so øgiliga nógv ríkari ti kun bara taka tar milliardirnar sumbeginnar til privata fyritøkur sum nú skuldu til opin bart til at tjena upp á bústaðarneyðina hjá øðrum bankarnir bara banknordegur goldið sjey hundrað milliónir út í vinnusbýti seinastu tvey trý árini so hevur tað vanliga fólkið ikki ráð til at fáa taka yvir høvdið og her er bústaðir tá tað sm fyrr t húsandasgrunnurin amboða og tað e taðtað uppskotið snýr seg um og sirusteberd nevnir tað at vit ha vat fyrrat uppskot fram um hvussu eisini bústaðir kunnu við at átaka sær ein part av vegrættinum fáa møguleikan hjá fólki úti um landið at seta búgv men nú er trupulleikin allastaðni so vissi henda samgongan heldur fram sum bara hevur havt eitt endamál y r atknúsa bústaðir ella brúka tað til ein til ein privatan stuðul so verðu hetta málið ikki loyst og tí mugu vit fáa hesa stjórnina frá sum skjótastjatakk so siristenberg ger so væl takk fyri harra formaður ja tað sum eg haldi er so keðiligt ísin her tað er tað atat mann hevur gjørt
er eitt uppskot sum leggur upp til at mann kann tjena nógvar pengar
pengar up á neyðina hjá øðrum eg haldi at ta er fínasta ordani um at tjena nógvar pengar tí um at gera eittgott arbeiði visti mann visti mann er í í vinnuni men hetta her at fáa tak yvir høvdið tað kann ikki vera tað erikki nakað vinnuligt í tí tað er tað er vælferð altso tað er tað er sosialpolitikkur at kunna hava nakað gott at búgva í og tað pljøðurst ikki at tjena pengar uppá so tað at tjena pengar upp á neyðina hjá øðrum og blíva við at skrúva upp á teir prísirnar tað haldi eg ikki í ordan og bústaðir er so tað amboðið sum landsstýrið hevur til at kunna arbeiða við og tað amboðið hevur mann oyðilakt tí mann hevur givið teimum ta treyt at tey kunni ikki byggja sjálvi tey skulu hava privat við og tað verður bara tað at tey skulu hava vinning og tað verður dýrari og tí hevur landsstýrið í veruleikanum oyðilagt sítt egna amboð so tað má eitn nýggj stjørnutil sum broytir tað sum skjótast takk fyri ja takk so e ta hervur postóttir s fær eina viðmerkin gersuvæl takk fyri undir síðstu samgongu
tað var tað sum svarar til ein
bústaður um vikuna bygdir umframt at mann fyri teir pengarnir ta lániheimlin sum undanfarna samgonga samtykti fekk upp ímóti fimm hundrað bústøðum fyri tað sum síðani er hent aftan á valið er at bústaðir komu í eini steðg tí at tað tók tvey ár hjá landsstýriskvinnuni í bústaðarmálnum at koma við einari lániheimild sum harafturat bant bústaðir til at tey ikki sleppa at byggja sjálvstøðu tey skuldu byggja saman við privatum tað er eingin á bústað klárur enn við tí lániheimanum sum lániheimildini sum hendan samgongan er komin við og vist mann so hugsar um tað sum fyrrverandi formaður fólkaflokkurin segði dagin áðrenn valið at bústaðir er bústaðartrupulleikin so runga tann nokk so væl vistu ann hugsaði eftir støðuni í búsavni í dag ja takk ger so væl siristemberg ja takk fyri ja eg haldi tað var ein undarlig útsøgn at bústaðir skuldi vera trupulleikiin men mann hevur hvussur á av teimum eftirfylgjandi lógaruppskotunum sæðt at onkur hevur meint tað tí mann broytti alt grundarlagið
undir bústovum og og tað kom ein alvorligur
støðgur í og eitt er tað mann skal byggja saman privatum men mann tók tók eisini onnur ting inn sum ellars ikki hava verið uppgávan hjá bústøvun til dømis tað at mann skal byggja barnaheim og so víðari tey uma flutt av fíggjarlógini men mann vil hava onnur ting sum eru altso inn á fíggjarlógina a tso her er er er her er eg veit ikki hvat mann mann kann siga her er einki skil í ja takk so er næstur at røða aksel vilans johanesen ger sovæl takk fyri harra formaður til viðgerðar er ein onnur viðgerð av einum uppskoti frá okkum í javnaðarflokkinum sum snýr seg um at bústaðir og kommunurnir fáa heimild til ati bústaðir um kommuna saman kunnu stovna eitt alment gagnligt bústaðarfelag
har ið
íð í tað ereitt sjálvstøvufelag sum bústaðir og kommunurnar eiga saman og tað felagið kann upptaka lán til at byggja leigubústaðir fyri og endamálið er at tað skuldu vera bíligir leiðubústaðir og tað skal gerast soleiðis at bæði bústaðir og kommunurnar hava eina innskotspening í felagi og so annars at kommunurnar skulu veita upp til tíggju prosent stuðul av stovnsfaninum ella byggja byggja útreiðsluum til upprunaliga byggingina men tað penst ikki sá pengar tað kann gott eisini vera jørð sum skjótir inn ella ein bygningur til dømis um gamal skúlin sum skal byggjast um ella okkurt líknandi til íbúður og tað er faktikt eisint ein sama skipan
han hsu mann hevur í í danmark og og tað innberir ikki um mann alla tíðina skal skjóta tíggju prosent inn í stuðul eftir hvørja íbúð tað er at byrja
tá ið mann so hevur goldið nakað á lanum niður so er fríkapitalur í felagnum sum so kann gera brúkast til at byggja fleiri íbúðir og endamálið er hava so bíligar leigubústaðir sum møguligt hvat er so orsøkin til uppskot orsøkin ta uppskotið er tann at vit í føroyum hava ein stóran bústaðartørv generelt fólk hava trupult við at fáa nakað at búgva í og nummar tvey at tað er fordýrt at búgva í føroyum ikki minst í teimum stóru plássunum og í miðstaðarøkjunum í miðstaðarøkunum meinar mann ikki bara við tórshavn men kanska eisini í skálafjørðunum og klaksvík øh vit sóu í vit sóu í tær viku í gjárkvøldið faktiskt rættiliga relevant har eitt innslag var sum segði tað at ein vanlig arbeiðsinntøka her í tórshavn kundi man fáa eitt lán á eina komma tvær milliónir krónur eina komma tvær milliónur vist tan fa tvær arbeiðs inntøkur í húsinum altso maður og kona so kundi mann fáa eitt lán á tvær milliónir krónur samstundis stóðu sóu vit at a ver ena íbúð ein íbúð á níggjuoghálvtrýss fermetrar var til sølu fyri tvær komma fimm milliónir krónur tað vil siga tvær arbeiðsinntøkur ikki hava ráð til at keypa ela ikkiat fáa lán til at keypa eina íbúð á níggjuoghávtrýs fermetrar níggjuoghálvtrýss fermetrar tá sigur tað seg sjálvt at vit hava nakrar stórar trupulleikar í okkara samfelagi og hetta er um nýggjuohálvs fermetrar táð kann mann illa búgva barnafamilja og skal mann keypa eini hús í miðstaðarøkinum so er mann kanska uppi á tríggjar komma fimm fýra milliónir ella hægri enn tað og tá sigur tað seg sjálvt at rættiliga nógv hava ikki ráð til at búgva í miðstaðarøkinum og tað er ein avbjóðing føria samfelag

og tey sum ikki hava ráð til at keypa tey mugu flyta ella mugu tey búgva til leiðu so kunnu tey hyggja eftir hvat kostar ofta n vanlig kjallaríbúð hann kostar oftan kanska ein tíggju túsund krónur og kanska verða ofta hiti og og ljós lagt afturat at leiða um mánaðin óvanlig kjallaraíbúð og tað sigur tað seg sjálvt hvør er tað sum sum burdi loyði ttað er ofta tey sum hava lægstrar inntøkur altso húsarhaldini tað ann vera lesandi tey hava ongan møguleika at rinda tíggju túsund krónur um mánaðin o loyði tað kann vera ein stakur forsyrgjari sum hevur óvanliga trupult við tí tá tey fara ein inntøka á húsarhaldinum ella tað kann vera fólk við llágum inntøkum sum varð rakt av tí at tei mumg betala tíggju túsund krónur um mánaðin ella meira kanska fyri at búgva í eini kjallaríbúð búskaparráðið vísti á í sínu búskaparfrágreiðing at tamatin ella tað at vit ikki loysa bústaðartørvin í samfelagnum tað ger ati eitt órættvísir ferð fram tí at tey summ tað eldraættarliga er kanska sum eiga hús tey fáa eitt øgiliga skjótt vaksandi fríveru til dømis varð eitt dømi frammi í fiskilangartíð síðani at eini hús sum kanska kostaði áleið fýra milliónir og fimm árum síðani her í havnini kostar dag fimm milliónir tað vil siga at fólk hava kanska fingið eitt frívirði upp á eina millión króniur uppá fimm ár fyri einki at gera men tað rakarst ta yngra ættarliði at tað iði annarshvørt set ikki hava møguleika at sleppa at eiga ella vat tað skuldu keypa sum slepp keypa so miki dýrt at tað verður trupult hjá teimum at rinda hetta aftur og tær hevur búskaparráðið púra rætt og tað er tað sum er endamálið við hesum uppskotunum at víðka um útboði av leiðubústøðum soleiðis at lesandi ung lærningar einsamallil forsyrgjarar lagløvnt og fólkapensjonistar sum kanska vilja flyta út úr sínum egnum húsum og heldur fara at búgva til itil ein minni íbúð tá tað er gerast eldri skulu hava ráð til tað men tað ger eisini tað um at økja um útboði at prísurin ei dempa evur lagtur á sethúsaprísin soleiðis at tað verður bíligari hjá yngru familjum at keypa sær eina fasta ogn

og so lesur mann álitið frá meirilutanum í trivnaðarnevndini sum í samgonguumboðini tvey umboð frá fólkaflokkinum og tvey umboð frá sambandsflokkinum hann verður ikki kløkkur av at lesa álitið tá mann veit hvønn hugborð fólkaflokkurin hevur til bústaðir formaðuriní trivnaðarnevndini sum var formaður í fólkaflokkinum til seinasta val hann segði í kvøldi fyri valið at bústaðir var ikki loysnin men trupulleikin á bústaðartrupulleikarn í føroyum tað er humporndir bústaðir tí her han ongan á ongan hátt kløkkur tá ið bústaðir meir ella vinni verður sørlagsundur í áliti í meirilutanum men ver kanska meira kløkkur at edvar jacobsen og rósa samelsen taka undir við tí sum jørgun niklasen og jakob vestergaard skrivað og tað verður sagt at bústaðir tað fer at su bústaðir fær loyvi til at byggja bíligar bústaðir la n fær loyvi til at gera eitt eitt eittla skipað almenn gagnið bústaðarfelag so kekur mann grundarlagið undir at byggja privat privatar leiðuíbúðir hvør sigur tað fólkaflokkrin sita eingin annar í øllum øðrum lond rundan um okkum hevur mann hetta slagið av íbúðum samstundis mann hevur privatar leiðuíbúðir í danmark er fimmogtjúgu prosent av bústaðarmarknaðinum almenn gagligari leiðuíbúðir fimmogtjúgu prosent tá fara til í føroyum so skuldu vit havt sirka fýra fimm túsund leiðuíbúðir almenn gagligar leiðuíbúðir bústaðið hevur trý hundrað og nakað og tær leiðuíbúðinar í danmark vísa seg vera ein triðing ein triðing bíligari enn privat leiðuíbúð men tað er eisini fimmogtjúgu prosent av bústaðarmarknaðu í danmarksm er privatar leiðuíbúðir hvussu ber tað til um tað passar fólkaflokkurin sigur at vistum mann hevur almenn gagnligar leiðuíbúðir so tevur ma grundarlagi undir privatu leiðuíbúðim hvussu ber tað so til at mann hevur nógvar almenn gagligar leiðuíbúð úr danmark og nógvar privatar leiðu íbúðir tað hevu mann eisini svøríki eisini í norra partvístu íslandi stóra bretlandi og ósa sjálvt usa sum er eitt eitt samanlíkna við norðurlendsku vælferssamfelaguni rættiliga liperalistiskt samfelag so tað ber væl til at tair privata ta almennu almenna virkar liðum lið á privata marknaðinum tí tað er hvør sítt endamál mann hevur hagtøl í danmark hvør tað er sum býr í teimum almennu gagligu leiðuíbúðinum tað er ung lesandi tað er støk og tað er pensjonistar meðan onnur av tí tað er bíligt oftan ikki so stórt tá tey fáa góða inntøkur so velja tey at flyta fríviligt annars evir at keypa sítt egna ella atfara at búgva í einari betru og kanska dýrari privatari leiðuíbúð øh so tað fylgir soleiðis teimum ungur og lesur og lága inntøkur so velur mann búgva á tílíkum stað er mann stakur við børnum suvelaman nn eisini búgva tíðligum stað annars keypir mann sítt egna at ta fer at leiga privat og so er tal mnn verað gamal og kanska bara hevur bara altso pensjón at liva av so vel mann kanska aftur fara ein á almenn gagnliga gagnliga íbúð akkurát tað sum vit mangla í føroyum og tð er tað sum hetta uppskotið leggur upp til sum søgan er í føroyum í løtuni so so kunnu vit staðfesta at tað eru fleiri og fleiri sum ikki hava ráð til sínum egna bústað men samstundis sum eru fleiri og fleiri sum eiga fleiri bústaðir tað er gongdin í føroyum nakað í løtuni at bústaðarmarknaðin blívur t l ein spekulatiónsvøra heldur enn eitt heim og til tað vit eiga at venda og tað mápolitiska skipanin kom inn men annikki bara lata upp vera upp til prátað arbeiðsne privata marknaðin og har er bústaðir fyrst og fremst eitt amboð og vit halda hetta er eitt gott boð að er eisini onnur boð sum eg veit aðrir flokkar hava havt hetta er eitt gott boð at geva bústøðum og kommununum møguleika til at stovna almenn gagligt bústaðarfeløg sum hann hevur í okkara grannalondum takk fyri harra formaður ja takk sor ta viðmerkingar tan fyrsta er elspet mersetes gunlestóttir ger so væl takk fyri harra formaður fyrst far eg siga er púrasta samd við aksel johannesen at vanligi arbeiðsfólk tey eiða og skulu hava ráð til bæði at leiða og at keypa men sum so støðan er í løtuni so so skilur mann at tað ber illa til meni tá ið tað so hevur sagt so vita vit eisini at tað bústaðir tað var eingin kapping tað var einki nakað sum helst at bústaðir leiðar fyri ellivu túsund um mánaðin haráleið pluss varma elekstet harragud altso er tað fyr ein vanliga en arbeiðsmann tað kann eg siga nei tað er tað ikki tí hann fær trettan túsund og níggju hundrað krónur útbetalt áðrenn hann ber talt limagjald og so er tað hetta her við er so dýrt at vera ella búgva í havn ja men tað er tað ikki eisini tí at her verður so lítið útstykkjað hava manglað øgiligir grundstykkir og nú er mann gongd við tað so kunnu ímynda mær at at tað fer at hjálpa eitt sindur men trupulleikin haldi eg hjá bústøðum er at teir byggja ikki teir hava eina hálva millu í ard at byggja fyri teir magta ikki at byggja
ja takk ger so væl maksuu johanessen ja takk fyri nú
handi atsbpr sey túun undasettur dámar væl at taka hetta dømi at at íbúðin hjá bústað kostar elligvusu krónur eg haldi et ek hasta tvær tríggjar íbúðir av trý hundrað og hálvfjerðs fýrs íbrúeunr havast kostar elligtvusu krónur og er samdur tað er alt for dýrt men tað allar festu íbrúðirnar hjá bústøðum kosta láið fimm seksogtýss krónur um mánaðin og perfermetur perfermetur eru tað næstan helvtina bíligari enn tað sum privata byggir til leiðupústar perfermeturi so tað er býligt tí har er eingin profittir tað er munurin og og tað snýr seg um at øki um ú úppeim eisini avesini her ikki bara vergi stykki út tað snýr seg eisini um at fáa bíligar leigubústaðir sum mann hevur aðrastanis har eingin profitturrinnu har tað eingin sum so spegilerar har ver tað bara snýr seg um eitt ta er at trígga at allir føroyingar eisini er teksum ikki av sovarðar inntøkur ella er lesandi ella einsamørn kunnu hava eitt heim so er á rættil at betala sotak fyri hevri formaður eg haldi at eg nokk so ja stað leypur líka sum í eyguni tá mann lesur álitið frá meirlutanum at tað er eru eingi sypati fyri fólki sum ikki fáa at taka yvir høvdi eg fari
tað sum hann tekur atlit
til hjá meirilutanum hjá samgonguni tað er at bústaðir ger tað at tað er kappingaavlæandi at privatu marknaður ikki kemur framat ein ein pástandur sum vit vita ikki passar vilt syggja eftir øðrum londum og eisini vistu vit hyggja her í føroyum har sum privatimarknaðurin eisini byggir saman við og eisini bústaðir sum bygdu áðrenn hendan her samgongan so slapp til atat nokta teimum at byggja í gott tvey ár intilendaner heimildin so endiliga kom takk fyrijatakk ger sovæl asunu johanesen ja takk fyri harra formaður eg eri faktiskt rætiliga glaður fyri fyri hetta álitið tí at tað álitið vísir akkurát hvat er munurin á kanska fyrtogfremst javnaðarflokkinum og fólkaflokkinum men tíverri sær tað út til eisini sambandsflokkinum ati at bústaðarpolitikkur hjá fólkaflokkinum er vinnupolitikkur tað snýr seg um at nakar skal byggja privat og forvinna pening opp
av bústaðarpolitikkinum hjá javnaðarflokkinum stýrdar seg um at bústaðarpolitikkur er væl frá politikkur
har vit sum samfelag eiga at tryggja at øll hava ráð til at hava sítt egna bústað og tað er støðan ikki í føroyum í løtuni tað einki betur enn tað at privata byggir bæði sethús og tey byggja leiðuíbúð og leiga út og oyðaríbúðir men tað eru nøkur fólk sum ikki klára seg á marknaðinum tað hava øll onnur norðra lond langt síðani innsæð uttan vit í føroyum og tað er tað sum hetta upuppskotið gongur út uppá tey skuldu eisini búgva her tey skuldu eisini ráð til at búgva í skálafjørðinum klaksvík og her í tórshavn tí annars so verður tað í samfelag har vit missa samanhangsmegina tí at hálønt hvat búgva síðusíð og laglønt kom at búgva á onkra aðrastaðni í samfelagnum
ja takk so
a tjónur nóls joensen ger so væl takk fyri harra formaður ja aksel liameson johannesen sigurta øgiliga væl harvið eisini í sasamband við tað var frammi í miðlunum í gjár at vit fáa eitt bústaðar mynstur í framtíðini sum skjótt kann blíva tað at tað eru næstan ein havn bið bara ríkum fólki og og so búgva onnur uttanfyri tað kann skjót blíva tað minstra itt hetta minstri rseti og otí er hetta uppskotið eitið øiliga gott uppskot og tað hevði givið nemliga lesandi og eldri og teimum við lægri inntøkum møguleika til at set búgv men nú spyrja spyr fyrverandi landstýriskvinnan her í fleiri viðmerkingum hví hví tað gongur so seint hjá bústøðun at byggja menminnist meg rætt so so tá ið hon kom til so setti hon haldi eg bústaðið er øgiliga langt aftur í nógvum førum við at seta ser rumbulá við at skifta fleiri nevndarlimir út og nevndin e ikki komin ella bústaðir ikki komin at virka enn so tað so partvíst er tað r tað líkasum tað eg svari upp á at tað kanska gongur so seint nettupp ídagi takk fyrihfmajatakk ger so væl aksel johanesen ja takkharra formaður og takk fyri

gloymdi at svara upp á tær tá ð elspepmersetes spurdi inn til tað altso veruloyskin er tann at and undir seinastu samgonguskeiði eg bygdi for lítið lat meg siga tað beinanvegin men bústaðið bygdi hóast alt eina íbúð um vikuna hetta valskeiðið hevur ann ikki bygt eina tíð einansta íbúðskót spakar nakka nýggja íbúð undir hesum valskeiðinum og orsøkin er heilt einfalt tann ati ein partur av samgonguni vildi avlíva bústaðir teir brúktu man eitt ár uppá sum brúktu mann næsta ár upp á óey finna eina eina loysn sum hinir flokkarnir kndu liva við har mann skar vangurnar av bústøðum sitjan skuldu ikki virka sjálvur men bara saman við privatum sum skuldu hava ein forvinning upp á leiðubúna bústaðirhir leiðubústaðin hjá bústøðum og so skifti mann nevndina út tí man vildi hava nøkur onnur fólk inn sum mann helt umboðaði betri sjónarmiðjuni sum fólkaflokkurin umboðar og tað skapti kaos í nevndini og tí er einki farið í gongd enn sjálvt um tað er bara eitt gott ár eftir á valskeiðnum sum er núsjálvan
hvítsoyar
jja ger so tað so er tað næsta viðmerkinr tað er bjarni hammer ger so væl ja takk fyri harra formaður tað er satt sum akselel johannesen vísir á at mann gjørdi ein øgiliga øgiliga stóran innsats fyri at avhøvda bústaðir um tá ið tað ikki riggaði so hevur mann gjørt tað soleiðis nú at mann hevur fingið tað at draga so langt út at lítið einki skuldi koma burturúr mín spurningur til aksebel johannesen hann er hvussu ber tað til ovita hvat fólkaflokurum stendur men hvussu ber tað til at ók av sambandsflokkurm erta partur av flokkinum sum veruliga ganga upp í vælførir í føroyum tað vita okur av veruligani hoppa upp á hetta vróli hesar lygnirnar frá fólkaflokkinum tí aftaná líka so duga tey at lesa og tey duga gott at fara og finna at setra atkomuligir upplýsingar hvussu øll okara grannagrannalond liva og virka eftir tí samfelagnm sum er í dag so tað er ótrúligt at skilja aton blívu við og hoppa upp á tað og trýr upp á tvætl takk fyri harar formaður jatakk sora bjarni kárasum petersen ger sovæl
tað er
skal heilt ærliga eg skilji ikki
sambandsflokkin miðflokkin at teir lata fólkaflokkin bestemma alt for nógv í gjár var tað soleiðis mann skrivaði eitt álit á einari
vað nevnd at eg haldi at at at tey trý fólkini smvóru úr úrsamongusambandsflokkini ímiðflokkinum tey høvdu eina meining men tað søgdu bíðað eftir fólkaflokkinum fólkaflokkrinm sæt á fundin og tá fólkaflokkurin koma út í fundinum hat so hevði samgongan ena aðra meining tí øll í samgonguni tíverri dansa eftir pípuni hjá fólkaflokkinum so hann havin dámt betur at tí eg veit t at nógv av hesum málinum er bæði javnaðarfokku sambandsflokuin gjavnaðarflokki o miðflokkurin er samd og tað vrn át nógv betri at sambandsflokuin miðflokurin reisti seg upp og segði vit gera tað ikki bara soleiðis sum fólkaflokkurin vil hava okurn at geratakk fyri hara formaður ja takkso er ta viðmerking tað er bjarni kárason petersen ger su væltakk fyrihara formaður ø tað er sjálvandi ymiskt hvat mann heldur um húsalandsgrunnin og um marknaðurn skal vera privatur ella almennur ella ein blanding av báðum men m altso soleiði sum eg havi altíð at havi hugt uppá
pá tað so so havi eg hugsað at bústaðirð skal taka sær av tí sum marknaðurin ikki kann
klára tað vil siga sovorð sum lestrarbústaðir vardarbústaðir kanska í einum áðrenn eldrarbústaðir eisini altso har sum tað ikki er grundarlag fyri at at tað virkar til privata marknaðin men vanligar leiðibústaðir til barnafamiljur og vanlig fólk annars tað eigur væl sagnast at kunna fungera á tí privata marknaðini eg eri eitt sindur má siga sum her eri eitt sindur skeptiskur rundan um at hevjaða at til dømis av kommununa nú skal skal vera ein útleiðari og harafturat harafturat ivist eg í um profittur kann kann elva til at kvadratmetrarprísin tvífaldast tí øll førum øgiliga eru pengar sum sum mann fær í vinningsbýti við steyð rætt og harafturat haldi eg eisini raður ofta so fara teir pengarnar nettu til nýða íløgur
til fleiri íbúðir so ið sann man ja takk ger so væl at síggja
neeg al haldi eg og bjarni kárasson peterson eru slekki seg ósamdur líka tað síðsta so segði eg at í danmarpfart ein triðing bíligar ikki helvtina ein triðing bíligari í danmark men tað er eisini tí at mann byggibíligari ikki bara t um iki fæk tekur profitt tað rtað er nøkur strang krøv hvussu dýrt mann kann byggja tá tað eru almenn gaglagar bústaðarfeløg øhmen tað privata skal sjálvandi vera har og taka sær av tí vanliga marknaðinum meðan so almenngagnir bústaðarfeløg skulu byggja kansar lesandi og taðer pensjonistar til dømis men eisini til fólk sum eru sum ikki hava høga inntøku og tað er sindur trupult at irt seta inn í lóg hvørji tey fólkini eru tí tey fólk kunnu vera á eitt tíðarskeið kunnu tay vera støk og við børnum og hava trupult atklára seg men hett annað tíðarskeið sum kundu tey kanska havt fingið ein nýggjan hjúnaðarfelagum so framvegis í danmark vísita seg tað regulera seg øgilga væl sjálvt tí tey sum búgva í hesum her tað eru ung fólk og tað eru pensjonistar og øgiliga ofta støk fólk ata fólk við í serliga lágum lønum takk fyrij takk so er næstu at røða bjørt samelsen ger so væl

maður hetta er eittútmarkuppskot frá javnaðarflokkinum sum vil loysa ein ein part av íbúðartrupulleikanum í føroyum og tað taka vit sjálvandi fult undir við hetta við manglandi íbúðum og manglandi møguleikum at seta búgv er ein hin allarallarstørsta avbjóðingin vit hava í føroyum tað eru hundraðtals føroyingar sum standa og veruliga ikki hava nakað búgva í sum tey kunnu kalla sítt egna sum er noyd til at búgva í kjallarni hjá foreldrum ella íikki nóg góðum íbúðum og undir umstøðum sum eru ikki kann mann siga nøktandi og so er tað tey sum svekki finna nakað at búgva í og so má mann spyrja seg sjálvan hvusnu
sonógvu sum hent hesi her árini hesi seinastu árini tað var ferð á íbúrarbyggingini hjá bústøðum full ferð og eg haldi at bústaðir er púrasta óðumveruligt tá ið vit tosa um at loy
loysa hesa avbjóðingina men sítt hyggja eftir hetta tíðarskeið samgongan hevur sitið so so er bústaðið om meira ella minni steðga upp og tað er kanska ikki so løgið tí at fyrst so forðaði samgongan bústaðir í at fáa at kunna víðka sín kapital við tvey hundrað milliónum krónum eitt uppskot sum lá klárt um at útskriva lándsbrøv tað bleiv seinkað í tvey ár tí tvey ár tók tað hjá samgonguni at koma við sínum sonevnda bústaðarpakka og tá ið tá ið teirra loysn sum kom og og og og fígging so eis at bústaðið fekk nokk so nógvar hundrað milliónir afturat at kunna byggja fyri tá hevði mann eitt lógarásett krav um at bústaðir bara kundi byggja saman við privatum og tíverri harumframt allin tann ófrigir sum var í bústøðum sum vit ikki skuldu fara at rógva aftur á men tað hevur sjálvandi eisini gjørt tat luftin fór úr almenna bústaðarfelagnum í eina tíð tí haldi eg tað handlar nokk so nógv um nú at samla kreftinar politiskt og royna at fáa stuðla upp undir sum bústaðir veruliga fari allarbestu treytir fyri at halda áfram við sínum góðum arbeiði og fáa bygt eina langa røð av av íbúðum og og bústøðum til barnafamiljur eisini til fólk við skerdum førleikum og til tann tørvin sum er harra formaður men tað sum er eitt sindur áhugavertað er at samstundis sum vit hava fleiri hundrað fólk sum standa í veruleikanum nøkur húsund fólk sum standa og bíða eftir bústaði og nøkrum at búgva í so hava vit kanska ein av upp á fólkatalið vistimannmll fólkatalið á kanska ein av teimum størsti passi við bústaðarmassinum sum nakað land hevur vit hava ein altso vit vit í føroyum býr mann man byggjar sær sítt egna hús og vit hava ommikið av húsum sum standa annaðhvørt tóm tí teð bara verða brúkt til summarbústaðir ella tila leiga út til ferðafólk ella stórar stórar stór hús har tað býr ein ella tvey fólk í tilkomufólk sum sera fegin vildu havt eina góða íbúða flutt í og sum men sum ikki hava nakað alternativr og tað hevur undrað meg øgiliga nógv at kommunur og land og og kanska saman við privatum eisini ikki fara meira inn í tann partin og og byggja min gott kalla ta alternativa bústaðir men byggja bústaðir sum eru egnaðir bæði kanska til barnafamiljur sum ikki hava nógv ímótur at búgva smáttað allarfyrstu árini og til eldra bústaðir undanfarna samgonga broytti jú lógina soleis at kommunurnir kunnunu byggja eldraíbúðir til fólk heilt niðir í trýss ára aldur hví brúkar mann so ikki møguleikan til at fara inn og og finna nøkur nakrar verkætlanir har mann hugsar eitt sindur úr boksini og hugsar eisini framtíðina vit vita tað at væl tilkominfólk eg kann hvussur tosa fyri meg sjálvan tá ið eg um nøkur ella eg síggi fyri mær vus su er so heppin at blíva gomul at so ynski eg at búgva rímiliga avmarka og ikki at hava eitt hús upp á tvey hundrað kvadratmetrar ella hundrað og trýss kvadratmetrar ella hundrað og tjúgu kadrat men hon kann gott búgva eitt sindur minni og vistimann so byggir tað soleiðis at mann hevur felagsfasilitetir í einum øki soleiðis at mann pjøvist ikki at hava øll rúminum sjálvur mann kann eisini hava nøkur felagsøki felagseindir felagsrúm eg haldi at øgiliga nógvar nútímans ungar familjur tær hugsa burðardygt tær hugsa umhvørvisvinarliga tær vilja ikki hava alt for stór hús har vilja ikki brúka sor nógva orku tey vilja hava nakað búgva í sum er verð rikið við grønai orku og har tey kanska kunnu har tey kanska kunnu eisini búgva tætt saman fleiri ættarlið um um mann ynskir tað og tað haldi eg er ein avbjóðing harra formaður at mann hugsar alt fortrationelt man hugsar for lítið út úr boksnimanni for lítið alternativur í mun til samstarvið millum land og kommunu og privat til at fáa sett ferð á men vit lova harra formaður vit ætla okkum øhat royna at koma í eina komandi samgongu og vit ætla at seta bústaðarneyðina ovast á breddan og vit ætla absolutt at hugsa nýggjar og øðrvísi tankar í mun til at fáa bygt nógv meira ov nógv skjótari takk fyrihara formaður ja takk so er ta biljustinusen sreana viðmerking ger sovæltakk fyri harra formaður únevndir bjørt samuelsen at tey ætlar at koma í eina komandi samgongu sum eg havi skilt so hevur tjóðveldið alment sett nakrar treytir upp fyri samgongusamstarvið millum annað tað at tað skuldu henda týðandi stig á fullveltsleið at blokkurin skal minka hvussu sær tað út í eyguni hjá bjørt samuelsen hvar eru møguleikarnar fyri einari komandi samgongujatakk

gerso væl bjørt samulsen ja nú er evnið júg bústaðarbygging og eg haldi ati ja eg vóni veruliga at tað fer a eydnast okkum tað fara vit at royna øllum at alvi at koma íni samgongu tað skal mann altíð royna hann og eg haldi tað ati vit skulu fara samgongu saman teimum sum vilja mesta tíð vit vilja og har er avgjørt tað at byggja bústaðir og hugsa eitt sindur úr kassanum og vera kreativur og fáa sett ferð á byggingina men eisini umskipanina kann man siga av bústaðarmarnin
tað er vera eitt av okkara stóru málum
so um um biljustinusen verður partur av teir samgongun tað fóra vit at síggja vit vita jú heldur ikki hvat tað enda við men vit fara hvussur at royna at savna tær góðu kreftirnar sum veruliga vilja loysa hesa avbjóðingina sum eg staði í nokk so nógv í stað haldi eg tey síðstu fáu árini takk fyrija takk tað er ei viðmerkjari eftir eg veit iki um umrøðaran kanska ikki bjósast viðmerkina tað var siru stenberg
ger so væl
takk fyri harra formaður ja tað sum er í við bústaðarmarknaðinum tað er nokk tað at tað ikki er nóg fjøltáttað eisini og tað var bjørt samulsen nokk so gott inni á at tæ tær ungur barnafamiljurnar hava kanska eisini onnur boð upp á hvussu mann kann liva meira burðardygt og annað og skulu okur hava fólkavøkstur sum okur havt tey síðstu árini so má tað vera soleiðis at fólk fáa naka atbúgva í kommunurnar hava so fingið hesar broytingina við at tey kundna byggja eldrabústaðir og ta markið bleiv flutt niður til trýss ár so visti tað kom eisini eitt sindur í gongd við tí við at við at byggja eldraíbúðir úti í kommununum so hevði tað eisini leysgivið nakrar av teimum teimum verandi bústøðunum eisini til yngri fólk sum kundu skipa seg eitt sidur øðrvísi enn enn tú verið kanska deila hús og so víðari so tað tað er hvørfall ein máti eisini ja takk ger so væl bjørt samulsen takk fyri ja altso kommunurnir hava møguleika
bæði fyri at byggja eldraíbúðini til trýssar og fyri at byggja lestraríbúðir og eg haldi tað at her hann her snýr tað seg um at taka lógvatak saman og royna at samla kreftirnar
tar estandi ikki her uppástandi at eg haldi grundleggjandi hava kommununar ábyrgd fyri at hýsa sínum borgarum tað skal eingin yvir um men eg síggi ikki fyri mær at kommununar skulu loysa allar avbjóðingarnar sjálvar og eg haldi atvit so heilsa tí vælkomnum at privat virka hesum marknaðinum men tað má vera uttan stuðul altso bústaðarmarknaðinl eshøls í dag at privat væl og virðiliga fáa bygt íbúrð og leiga tær út altso eg meini jú køini eftir at sleppa hesa íbúðinar eru jú hundrað tals av fólki túsund tals í veruleikanum so so tað hava ongantíð erið betri treytir fyri privat at byggja eisini men vist kommunur og privati og landið kunnu taka lógva tak saman og skapa kann mann siga nakar bústaðar eindir sum eru sum gera nógv fleiri eldri fara úr sínum stóri húsum so ung sleppa framat teimum so eru tað kanska fleiri barnafamiljur sum
posið saman og ger ein stór sethús til
tvær íbúðir ella tríggjar íbúðir til hansara skil takk fyri harra formaðu jatakk so etað elsbpett merssedi gunnestóttur ger sovæl ja takk fyri harra formaður nú veri eg nokk so nógv eftir fólkaflokkinim her men er tað nakar sum víst at mann er góður við bústaðir so haldi eg tað er fólkaflokkurin og samgongan eitt tað allarfyrsta mann far í holt við tað var nemiliga tað at nú skuldi bústaðir fáa eina heimild til at lana ja fýra hundrað og hálvtrýss milliónir krónir bleita til og tey hava aldrin aldrin nakrantíð fingið eina so slíka heimild at lána fýra hundrað og hálvtrýss milliónir í einum trýogtjúgundi og triðja í einogtjúgu vara fyri at fáa dátu her upp á pláss hetta her við at mann sakka tvey ár og eg veit iki hvat mann snakkar um so so var tað altso trýogtjúgunda mars í einogtjúgu at tað bleiv samtykt at nú skuldi húsalandsgrunnurin ella bústaðarf heimild til at lána fýra hunrað og hálvtrýss milliónir krónur og so far klárt at fara í gongd teir hava fýra hundrað og hálvtrýss milliónir krónur manso sum teir hava heimild til teir hava heimildir bæði til lutaíbúðr og so víðari teirteirkunnu
í gongd og at siga tað at einki bygd
hjá húsalandskunnm tí man skifti nakrar nevndarlimir út eg haldi tað ljóðar heilt forferdiliga undarligt altso tað er eini fjúrtan mánaðar síðani at tað bleiv samtykt at teir skulu fáa hesa heimildina eg haldi at so sigur men ja men fyrrvernandi landsstýriskvinnan hon spyr hon um at vita og alt hetta her eg kann heilsa og siga at eg royndi koyra a alla somlu tíðina um at fáa bygd og tað ætli g mat eisini at blíiva við við og eg kann heilsa g siga eg ætlir múr at spyrja við jøvnum millumbili hvussu tað gongur húsanáms ella við bústøðuna um at seta at fara at byggja bústaðir hetta við at tey skulu vera saman við øðrum tað er eg dugi ikki at síggja at tað eru nøkur forðan sjálvandi eiga fólk sum eru væl lærdu væl fyri at kunna mansigur liva upp til tað at mann fer í samra ella í samstarv við onnur eg gi altso eg skilji ikki at eg ikki skal kunna bera til og eg vænti eisini at tað ber til av hesum fýra hundrað og hálvtrýss milliónum har verður tvey hundrað milliónir settar av og teir har s bústaðir ikki verða saman við øðrum men har verður millum annað ítøkiliga sagt at har kunnu teir fara at byggja lestraríbúðr lestraríbúð tað sum má mann snakka so ræðiga nógv um her lestraríbúðr ja men har eru tvey hundrað milliónir farið í gongd og brúkin partur av hesum her til lestraríbúðir øhtá ið tað tá ið ið manner eitt sindur eoroniskur og og snakkar um at tað verður lítið bygd her av hesari samgonguni so haldi eg at andstøðan burdi skamma seg bara at at at siga sovorðið tí tað er ongantíð altso eg hugsi um hetta her heimi upp í mýrini til fólk við menningarteirni tað er fyrstu ferð í fjøruti ár av ti bygd bústaðir til fólk við menningarteirni her í suðurstreymi í fjøruti ár ja og so tað næsta eg hald ta var nakrar dagar aftaná sovorði setti mann spækan í tað næsta og tað var kvíggjartún eitt heim til til børn og ung við autismu og táð gongur frálíkt tað gongur væl og tað er serskivt ár síðani og tað gongur væl og landsstýrismaðurin hann fer at seta spakan í tað triðja heimið bara her í suðurstreymoy fyrsta dagin og tað verður avloysarin til oyðrargarði tað vil siga at taðn næsta heimi her í suðurstreymoy tey seinastu fjøruti árini til fólk við menningarteil eg haldi álvara tosa at nú eg havi hug at biðja andstøðanar taka seg saman og síggja veruleikan í eyguni atbústaðir ikki komin í gongd vyrði at byggja eg skilji tað ikki eitt er heilt sikkurt sat enn í bústøðum við knappar hálva milliard og hevði heimildirnar til at byggja so høvdu tit hvørfalt sæð nógvar bústaðir kring alt landið tað skal eg bara lova tykkum fyri og hvat teir bíða eftir tað veit eg ikki eg veit bara tað har sita skilafólk í hasari nevndini og eg vænti at fyrsta dagin so fara vit at síggja at gongd er komin íøhog eg kundi eisini farið út um havna eg haldi skeivt ikki ella bara við her tá mann nevnir um hvat er gjørt hugsi tykkum fyrstu ferð av sínum slag heim komið ferð heim at koma í januar til fólkvið seinheilaskaða har tað kunnu fáa íbúr at byggja í vit skulu byggja til øll fólk og tað er tað sum henda samgongan hevur gjørt eg vænta at hetta er ein tann mest sosiala samgongan sum nakrantíð hevur verið til vistu hyggja bíða nú tit kunnu gott royna at snakka ov ætla nú meini eg við úrslitum og við ja við úrslitinum tað er tað eg meini við vit snakka ikki vit handla og vist engja úrslit takk fyri harra formað frú forkvinnahervur postóttir en viðmerking ger so væler elsbett mersetis gunlegsdóttur samd við fyrrverandi formannsfólkafloksins um at bústaðið í bústaðartrupulleikin spet mersetis gunlestóttur ger sovælja takk fyri harra formaður eg vænti ikki at eg veit ikki um tað er nakrantíð eg sigi ikki am hann lopið framav onkuntíð men eg væntai ikki tit hava hoyrt meg nakrantíð sagt nakað jótt um bústaðir tað vænti eg ikki at it hav sa men haraft ímóti tá eg var landsstýriskvinna tá kom eg her og gav uttan tykkum bar tað ikki til uttan tað bleiv samt her í løgtinginum men eg komi við einum lógaruppskoti um at bústaðir skuldi fáa hesa heimildina upp á knappa hálva milliard at byggja fyri tað skal eg líka lova tók fyrri tað er tí mann er góður bústaðir takk fyri frú forhøgni hoydal ger sovælfrú forkvinna eitt er at plása seg sjálvan upp og so tosar elsbett mersedis gunlegsdóttur um úrslit altso tá ið hendan samgongan tók við tá lá
klárt at játta bústaðni høvdu tá var tað tvey hundrað og trýss milliónir so mann hækkað tað talið og tað tók
langa tíð um mann felagði bústaðir sunnur so eg fari at spyrja elspet mersetes gunlesdóttur í undanfarnu samgongu bleiv bygd ein íbúð um vikuna hvat eru úrslitini fyri tann vanliga føroyingin til íbúður av tí
ótrúliga at bústaðarpolitikkið hjá elska universitetið
skunnasdóttir sum bara hevur havt til endamáls at oyðileggja bústaðir ið skapa rok og ballatu uttan nakra verðsins endamál uttan at fremja ætlanin hjá fólkaflokkinum um at taka bústaðir av døgum takk fyriformaður at mann kann siga s veruleika fjart altso teimum kemur tað hetda s tekur undir við at bústaðir skal fáa heimild at byggja fyri ein hálva milliard fýra hundrað og hálvtrýss milliónir tvey hundrað milliónir av teimum har skal mann ikki vara saman
ví jørðini og hinar tvey hundrað og hálvtrýss milliónar bleiv mann samdir um at
tað skal vera við øðrum íleggjarum at kalla tað fyri at mann ætlar at knúsa bústaðir álvara tosa frú forkvinna skilji hann ið skilja við vist onkur kom og gav mær eina eina hálva milliard sovar tað ikki tí viðkomandi ætla knúsa meg altso eitt sindur av takk fyrijacobvesteigoard ger so væl ja takk fyri frú forkvina ja nokk so samdur við elsbet mersedes gunleygsdóttur at tað er áhugavert at hoyra javnaðarflokkin tosa um at byggja serliga tosað um at byggja tey høvdu eina landsstýriskvinnuna í almannamálum alt síðsta valskeið sum ja fekk upp í følnin háv pengum at byggja fyri
og kláraði ikki at keypa
ein gang hann bygdi akkurát einki hvat møguleikar sær esment seta skunnastøkkir í hesi her ja knøppum milliardini sum bústaðin hevur fingið og sum bústaðin situr og kann arbeiða við og faktiskt fleirifalda við at fara saman við privatum er tað ikki eitt veldigt potensiali tíð takk fyri frú fólkini takk fyriú forkvenna tað sum mann hevur hoyrt her í dag er at formaður í trivnaðarnevndini her verður her uppi og sagt at tað mann sigur manglar einki av segður teir vilja gjarna vera tí privat vilja gjarna vera við teir vilja gjarna vera við
jamen kom í gongd kom
í gongd tað er harí í í í eg haldi at at altso altsoya nei a fri forkvinn eg skilji ikki á hví man ikki eg veit ikki um liga veri jóhannessen heldur tað ella um hann veit hví mann ikki kemur í gongd ella ella hvat mann bíðar eftir men eitt bumbu sikkurt frú forkvinna tað er ikki tí mann er skifti tveir nevndarlimir út elda hvat tær er so haldi eg at nei nei nú haldi eg nú haldi mann skal stýra sær símd frá fórkvinna eg kun samaølils syngir so væl takk fyri vnna ja tað er øgiligt sum fólkaflokkurin spennir seg út í hesum døgum tað má mann siga htað er jóhan sum stendur fyri øllum framburði men í seinasta sam
onguskeið tá komu altso at tá bleiv ein íbúð
bygd um vikuna hjá bústøðum og eisini búfelagsskapur og tað var so undanfarna samgonga eg fari bara at spyrja hvussu nógvar íbúðir og hvussu nógvir búfelagsskapur eru komnir í hesum samgonguskeiðuso kann mann tosa um umsambýlur og annað men tað komu eisini fýrs nýggj búpláss og tjúgu umlatingarpláss í undanfarnu samgongu men tað var sjálvandi uttan at brúka seym takk fyrielsbett mersetis gunlestóttur ger sovælja takk fyri frú forkvina ja tað er sannlegst sum eykun samals sigur tað bleiv ikki bygt nakað sambýlið í seinast samgongu rætti tað tað bleiveingi skeymur settur í rættur tað men tá ið hon nevnir hesi plássini her beint so kann eg líka lova fyri at tað eru eisini nógv sum er hent har sum tað ikki
hetta er seymur og eg tonki uppá barnaverndarrøkið tá ið eg kom til
sum landsstýrsfólk eg kann líka lova tykkum fyri at tað var eitt upptak sum vildi nakað vit settu tíggju ellivu milliónir afturat í fíggjarlógina fyri at mann kundi fyri at hesi fólkini kunnu fáa betri og meira virðiligur kor at búgva undir so her er veruliga nakað hent og hvat mann fær fyri ein hálvan milliard ja í hesum stovum er tað taikkurt nú er tað meira dýrt men tað er ikki leingi saman vit sóu at spakið varð settur í frá bústaðum til eg haldi átjan ella seksogtjúgu íbúðir ja man hevur ikki nevndavísur rætt fyri tí mann rópar harða

tí ta frrverðandi landsstýriskonan segði at vit sigó hon hevði sitið í bústøðum so skuldi tað nokk verðu komin í gongd á eg veit humin landsstýriskvinnankann upplýsa hvørj hevur umsitibústaðir líka til hvussu er heilt fyri kortin og um hon hevur nakrar viðmerkingar til meiriluta álitið har mann mælir landsstýrismanninum til at fara at hyggja næðri eftir bústøðum tí mann er ikki ordiliga nøgdur við tað tilfar su hann hevur fingið tt ger so væl ja takk fyrifyri forkvinna at hetta var ikki nakað at fara eftir nøkrum landsstýrisfólki at eg nevnd tað yvirhøvur ikki men tað er meira hetta her við at mann stendur óskiljandi hví í tað ikki er farið í meira tað er fari í gongd tað er tað og eg vænti eg haldi eg veit e tað eru eisini nógv sum fer at koma í gongd men tá ið andstøðn steidur her beint og líka sum eg ltg letiso skilja tí hvørt væl letur fólk ikki fata at tú heur einki komturúr hesa samgonguni
og harragud altso farið tit
og hyggja eftir úrslitini hjá hesari samgonguni serliga innan fyri tað sosiala økið tað eru ikki nakrar smalir stedir har mann kann fara at hyggja eftir hvussu nógv er kombrúrur eg haldi tey sum ikki eru samd við mær í tí tey skulu fara at lesa ella seta seg meira inn í hvussu nógv er kombrúrur men tað betyðir ikki frá forkvinna at seinasta samgonga at tað ikki eins kombrúrur teimum bara fáa tapapláss

til fólk við serligum tørvi kring alt landið bæði í klaksvík og í eysturoynni og aðrastaðni eru tilboð sett í verk meðan atspætmergseytisgunnusturi við landsstýriskvinna og harumframt so hevur atspætmergseytisgunnusturi eisini sett trý stór byggiprosjekt í gongd her í havnini til teir veiku bólkarnar bústaðir og tilboð og eg haldi tað er eisini í tráð við tað ætlan sum almannaverkið hevur at at umstrukturera økið soleiðis at tú fært gagnnýtt tær resursirnar sum eru av starvsfólki nógv betri enn higartil er og at mann fær meira fyri hvørja givna krónu í tí dagliga rakstovnunum innan fyri almannaøkið er tað sum stjórin hevur víst á og tað er tað sum hendan samgongan hevur roynt at arbeiðt saman við og lagt sína ætlan saman við tí ætlanini sum almanverkið hevur tað haldi eg sera skilagott ja takk fyri

kliggur heilt fast at tá mann landsstýrisfólk mann klárar einki einsamallur man hava upplaknng og tað hevur mann fingið í stóran stíl inni her í løgtinginum øtað er nemliga soleiðis at mann snakkar um at spari sparir spara men eg haldi vit skulu hugsa nógv meir akkurát inn á tað sum billijustinusen er inni á at vit skulu effektivisera og upp á tann mátan verður tað sjálvfylgiligt nógv bíligari at reka eisini tað sosiala økið og tað verður kanska eisini nógv meira ella tað vænti eg nógv meira virðiligt og gott hjá fólki sum hava ein serliga tørv at tey eru fleiri saman kunnu hava sína egnu íbúð og fara til eitt felags hølið og hava tað hugnaligt tí ati tað nyttar einki at samfelag við seg okkara fólk sum hava størstan tørv ikki hava tað gott trívast væl takk fyri frú forkvina ntakk fyri áðrenn vit fara víðari so fari eg líka at minna á at tað málið sum er til viðgerðar nú tað snýr seg um heimild at stovna almannagagnið bústaðarfelag og eg hugsi baraa

eitt sindur brá av at vera ja næstan eitt sindur væl sturíð har mann sigur frá sínum avrikum og alt gott um tað men men kanska vit skulu royna at halda fast í hvat evnið er í hesum málinum fannasti at røða verður jakobvestegaard ger so væltakk fyri frú forkvinna heta her við almannagagnist byggjarí so so lýsir øgiliga væl út av hesum uppskotinum ati javnaðarflokkurin vil hava at tað almenna skal byggja allar bústaðir føroyum tað skal bara vera tað almenna tí uppskotið uppskotið er málrætta bara til tað almenna bústaðir sum so kann fara saman við
saman viðkommunum til at byggja almannagagligt byggjarí tá ið mann tá ið mann tosar um bústaðir prís á bústaðim bústaðarneyð so er endamálið at fáa bygt so nógv sum møguligt fáa útboðið so stórt sum møguligt soleiðis at útboðið fangar eftirspurningin aftur og bara upp á tann mátan fær mann bústaðar
kostnaðin bústaðarprísirnum niður á á taðni vogi sum tað skal vera tað sum mann hevur frá nøkrum av teimum privatu veitarunum funnust at tað er tað at tað almenna bústaðarfelagið

til ygbyggiøkir og annað soleiðis at tú fer ein a skeiklan í soleiðis ati at tað privata kann tat ikki vera við samstundis við at samanbera tey privatu feløgini og bústaðir tá ið mann hyggur eftir rakstrinum so øgiliga nevnt at siga tað jamen nán proffekt felag men tá ið mann brúkar náfelag til at seta fólk í starv til at umsita einki ella ivaleyst av nokk av fólki jamen so brúkar mann sum altíð sum altíð í sovorðnum almennum fyritakandi brúkar mann teir pengarnar sum onnur privat kundi fingið til at vinning brúkar mann til almenna umsiting og soleiðis er ein stórur partur av tí hjá bústaði okur hava okur hava givið møguleikar sum elsbet mersetis sgunleysdóttur inni á til ati lánað eina rúgvu av pengum umframt at brúka eina rúgvu av pengum til bústaðið til fólk við serligum tørvum men okur hava eisini tengt at at fara saman við privatum ýleggjarum okur hava tosað javnan tosað um ymiskar privatar pengakassar tað er pensjóns pensjónskassar hjá

kassar pengum sum eiga at kunna koma til nyttu í føroyska samfelagnum og tað er upplagt ati pengarnir sum bústaðir kann lána eisini kunna økjast viðat mann fer saman við privatum at byggja tað eru í øllum førum verið ætlanin við tí og tá ið mann so eftir hesar ætlan kann fáa fleiri bústaðir g nað útboðið ja men so er so hevur mann na nøgta eftirspurningin jamen so kemur alt niður á eitt vanligt nivoð eg veit gott mann samanberi seg aftan við danmark danmark hevur sosialtvolið byggjarí ogh nú er tað sjálvandi nokk so langt síðan eg var politi í danmark men okur høvdu ja hí einast er vakt beina kós til hesi ymisku sosial byggjaríini eg helt ikki at nógv av teimum vóru nøkur serlig sykk se fyri at fyri at nevna tað og og skili er í ávísum førum tað sama enn hinvegin kann mann so siga tá ið mann tosar um ati arbeiðarvanlig arbeiði kann ikki búgva í havn so má tað standa øgiliga væl til í tí havnin veksur dag frá degi og aftaná hvørja uppgerð so sær man hvussu nógv fólkatalið í havnin voksið afturat so tað má so vera tað má so øllum førðum vera eitt eitt eitt tekin um at tað ber væl til at búgva í havn tí fólkatalið í havn veksur alla tíðina fólkatalið har sum eg búgvi er ikki á sama hátt og tað er øgiliga nevnt tað er øgiliga nevnt at siga at tá ið mann býr á eitt ávíst stað so skann mann flyta eitt annað minnist stað tá ið mann blívur eldri tann møguleikan havi eg svikki tíð tí eg búgvi í øgrum og mítn mín bústað er í øgrum um eg selji hann í dag hann hevur ikki eg fái ikki tað fyrrian sjálvt um stóð hann her í havn so hevðihann havt ivaleyst virðir til tað men eg fái ikki tað fyri hann at eg kann fara inn í eina eina íbúð eina eldri íbúð ella hvørki leið ela ella keypa meg inn í eina sovna íbúð so tað er alt annað pá hvat mann býr í landinum eg kann eisini heilsa javnaðarflokkinum siga tað at mín bústaður hevur altíð veriðhett heim visi eg hevði spikulerað í mínm heimi ella bygdhús so er ikki bygdtað e vøðru mín bústaður hevur altíð verið eitt heim sum eg havi verið errin av og stóltur av og sum eg havi saman við tí lítlu familju okur eru roynt at búða har og havt tað so gott sum okur einafer kunna at at skuldseta okur fyri at at kalla bústaðir vera eitt av bústaðir skuldi vera eitt

eingin eingin bygt nøkur hús á høgrum ella so øldu øll bygt hús í havn vónandi er tað ikki so sjálvt um tað ljóðar á á javnaðarflokkinum at øll øll skulu øll skulu búgva í havn tí nú skal mann tí nú skal mann byggja byggja serliga bíligar bíligar bústaðir til til øll sum so kunnu búgva í havn lat okkum fáa sum eisini ætlanin er við bústaðin sum eg skilji av lanum nú eisini á tí sum framgenk í nevndini at bústaðir byggir kring alt landið tað r verið í fjølmiðlunum nevnt um eitt reiðarí sum hevur hugsað um at byggja bjvar við til at byggja nakrar íbúðir nakrar íbúðir í í einum ávísum staði og tað hevur fingið øgiliga stórur merksamheit tí títí tað er reiðarí sum er p yvirtí tað evr øgiliga gott at vissu mann fekk ymisk við saman við bústaðin at økt útboðið økja útboðið so kemur hitt av sær sjálvum og so sleppa okur undan at byggja serliga bústaðir til eitn serlig serligan bólkafólki

stigmatiserað ein ávísan bólkafólki sum skulu inn í nøkum serliga bústaðir so javnaðarflokkurin sum javnaðarflokkurin byggir til tey tað haldi eg vera grundleggjandi skeivt á tí haldi eg at okuru halda áfram við tí sum okur hava sett út í kortið fáa økt útboði og tað tað er í gongd og tað verður soleiðis ati okur har við fáa bústaðir sum eru á einum

hetta her tosið frá ja serliga javnaðarflokkinum um at byggja tað er rættiliga áhugavert ogeg havi sagt tað fleiri ferðinar og mann noyðist kanska tíverri at endurtaka tað fyrrverðanditil landsstýriskvinna fekk tvey hundrað milliónir at byggja fyri og brúkti onga onga og og so er ta her hetta at dømi um at hetta hevr barnaheimið sum mann skuldi byggja sum serliga stórur tørvvar á mann startaði tingini við einum uppskoti upp á tretivu milliónir og hann endaði mann endaði við einum uppskoti som var oman fyri hundrað hundrað milliónir tá ið landsstýriskvinnan tók málið aftur aftur í tinginum eg meini tað og so tosa og leggja onnur undir at sita og drála ja manst skal mann hoyra áðrenn oyruni detta av men hatta ertað er áhugavert at vita hvørn leiklut um hann er í til ein ein og hvønn tíð ein og hvørja tíð atgerðaloysi so tað stóð eftir okur ætla ikki tað og okra ætlanin við bústaðin er ikki sum sagt hevur verið fleiri sunnar knúsa bústaðir og haldi elspett mersetis gunnleygssdóttur segði tað so gott tú fert ikki at geva bústaðinm heimil til at byggja fyri ja eina knappa hálva milliard vist mann ætlar at beina fyrri

forkvina eg haldi at jakuvestegaad váttaði tað sum vit hava sagt um ætlanir fólkafloksins og tað tað ógvuliga neiligu ofta niðurgerandi umrøðu sum eru av bústøðum sum altso áður var húsalansgrunnin og eg kann vissa jakobvestegaard um og tað eigur hann at vita húsalansgrunnurin var hjartabarnið hjá tjóðveldi tað er tað sum hevur gjørt at vanlig fólk kring alt landið hava konsess og hava kunna sett føtur undir egin borð og tjóðveldið hevur havt fleiri uppskot um at eisini núverðandi bústaðir kunnu vera við til at hjálpa til at fáa ta fíggingina sum væntar í til at byggja eisini uttan fyri miðstaðarøki men eg fari bar at taka frástøður frá tí niðurgerandi umrøður sum jakumdvestegaad hevur av starvsfólkum og tí arbeiði sum bústaðir ger ger og eg vóni at onkur annar vil gera tað um jakovestegard sum gera tað sjálvur tað er ómetaliga niðurgerandi og hoyri ongastaðni heima

eg tók lán í húsalandsgrunnintann tí tað var tað var fínasta slag eg havi prøvað at spurt húsalndsgrunnin um lán nú tað ber ikki til
oh
og tað er ikki nakað so tað er ikki nakað sum okur hava funnið uppá einsamall øneiliga ávirkanin høgni hoydal hevur her frá tingsins søðurar pálli skírt millum annað undirritaði vera koruktan tí mann ikki bjóðar alt út á fiski bústaðir hevur einki bjóðað út hvørki eitt ella annað hvørki ráðgeving ella nakað undir honds avtalur allan vegin ígjøgnum tað er kanska tí at hjartabarnið at tað ber til hjá tjóðveldi at halda tað er fínasta ordan takk fyri frú forkvinaelsbett mersetis gunlestóttur ger sovæl ja takk fyri frú forkvina øtað at fáa hesar heimildina til viðor
áloysi milliónar tilhúsalangsgrunnir tað var eitt at
fyrsta sum hendan samgongan fer undir og fyri fjúrtan mánaðum síðani so høvdu teir heimildina og fingið aðrar heimildir við ø tá ið tað verður sagt av andstøðuni at hundurin liggur ber grivið millum annað í at mann skifti nakrar nevndarlimir út altso tveir sita av teimum gomlu og so so eru tríggir nýggir eg ætlaði bara at vita hvat ið røðaran heldur um tað argumentið í mínari verð virka tað fullstendiga so langt út eg havi ikki orðið fyri tí takk fyrijakovestegaard ger sovælja takk fyri frú forkvinna tað er bara sunneikitekurn har mann skiftir nevndarlimur út í ymiskum feløgum tí tað er ein tendensur til at tá ið summi hava sitið í so leingi so halda tey seg eiga felagið bara fyri seg sjálvan og ikki fyri nakan annan

og siga tað á tilfeldi við bústaðarum men tað er ótrúliga viktig tá tað er útskifting í gjøgnumgongd í ymiskum feløgum almenn og privatum sjálvandi eisini soleiðis at ikki sita nøkur sum halda seg eiga hetta ávísa felagin so tað sum eldspætt mær seg tær skunnistátu gjørdu tað var sjálvandi sjálvandi í fínasta ordan takk fyri frí fólkini helga abrahamsen gert so væl ja frí fólkini tað er stórur íbúðartørvur í føroyum løtuni og hvørjum mann tosar um tað so verður víst til bústaðir og bústaðir hevur sjálvum tað endamálið gott endamál at fáa fáa sett ferð á tað men eg hugsi bara hvussu langt røkkur hetta
nú hava vit játta fýra hundrað og hálvtrýss milliónir
ktvey hundrað milliónir skulu brúkast til til fólk við serligum tørvi ella serligar bústaðir nú her bara tvey hndra g hálvtrýss milliónir eftir fyrr tve hndra o hálvtrýss milliónir kansta tú kanskal byggja hundrað og tjúgu íbúðr ela hvat tað er meir røkkur tað er ikki og fær mast privat tar koma latt og siga forald at aftur tve og eitt ti o tvey altsu tað koma við dupultsonógvum so eru bar trý hundrað og trýss íbúðin altso hvussu hvussu stóran part klárar klára hesir pengarnir at nøkta av tí tørvinum sum er í føroyum takk fyritakk jakovestegaard gersovæltakk fyri frú forkvina teir kláraðu sjálvandi ikki at nøkta allan tørvin men ein partur av tørvinum og eta saman við privatum sum ein kanska ein størri part men sjálvandi fara fara tey privatu eisini at halda áfram at byggja visti ikki tað vera hetta her
ri sum gjavnaðarflokkur heldur at almenna skal byggja
øllum bíligar bústaðir so fór eingin privatur at gahvat skal privatur fara at byggja til hví skulu tey hví skulu tey egentiliga gera tað vissu øll sita við se øll situ bíða eftir javnaðarflokkinu til javnaðarflokkurin fer at byggja øllum bíligar bústaðir og vustu nakar trý tíð ja eg meini tað hetta er tað sum hetta er tað sum okur hoyra javnaðarflokkurin skal byggja øllum bíliga øllum bíligar bústaðir og so siga mann hvar eru tað privatu signalini øllum førum fá ein partu av politisku skipanini er púra greið púra púra greið tykur privatu hava einki at gera tí tí tí ataitt bústað er sett heim deilig grundgeving gjónnóls joensen ger sovæl akfyri frú forkvina javnaðarflokkurin vil byggja í
búr til vanliga fólkið tað er tað sum javnaðarflokkurin vil eisini við hesum uppskotu
og líka fáa nøkur ting upá pláss í mun til tað sum jakuvestegar er inni á hann hevur partvískt rætt í tí sum hann sigur at tað gott nokk ikki nógv bygd tað kundi verið bygt eitt sindur meir men tað var ein íperviku sum tað er bivu sagt men at landstýriskvinnan hjá hjá fólkafloknum sum kom til hon líkasum slópaði ella tók tók við líkasum har sum eykum samulsen slepti tí hon hevði gjørt tað forarbeiði ogtað tað skal vera rætt rætskal vera rætt men tað er tegr stamtum tá tað kemur til at tá ið jakuvesegar nevni barnahoymið so havi eghug at gera eina viðmerking tí barnahoymið er og verður eiskomm at vit ikki trýogtretivu fólk inni her
ikki nú hesi ferð heldur heldur ikki seinast rætt skálarætt so tá tað kemur til tað so koma hesar samgongurnar báðar at standa við at vit ikki hava bygt til okkara allar allar sárbærastu børn sum vit seta heiman sum ikki hava eitt heim ein ein ein bygning sum tey kunnu vera stolt av og kunna búgva
jakovvestegaad ger so væl
takk fyri frú forkvina eg veit atlandskrinskvinnan svar elsbetmersetis gunlegsdóttur gjørdi ábygdaratíðirt á í á tí økinum ja tað er tað er ein skomm og ja eg eg eg skilji ikki hvussu mann kann koma burturúr enum einum einum sovnum máli upp á tann mátan altso tað var ja ein parodi av tí aðru ferð okur sótu í fíggjarnevndini og viðgjørdu ymisk uppskot um tað sama hvírjapróvur finguð eitt nýta uppskot sum varð tað durkað við tíggju tíggju talvs milliónum og faktisk vist mann skal siga tað herfrá við ongum skili og tað er javnt tað er ein skomm okur hava so hendan samgongan elsbet mersetes gunnlegsdóttir setti fjøt til eina rúgva a byggjaríi far tey reist ymsastaðni ymsastaðni í havni og at tað var klárt tað var einki klárt av nøkrum slag tað er veruleikin takk fyri frú forkvinasíðan er tað eykum samuelsen gersovæltakk fyri harra formaður nú nevnir jákovestegoard barnaheimið og tað verður tosað so nógv um byggigølur og og
tað er tað her í hesum samgonguskeiðnum og eisini undan tað lógaruppskot tað síðsta lógaruppskot sum bleiv lagt niðan í løgtingið í samband med barnheimi eg meini tað tveyogfýrs milliónir men byggiharrin sum er landsverk kom so og segði at tað fór at kosta oman fyri hundrað milliónir og so valdi tann landsstýriskvinnan at steðga einari byggigølu men tað er eisini stór skomm siga hvasturoyar eg haldi at mann skal ikki bara blása og hava mjøl í munninum so má mann byggja og lata tað vera byggigølur so eg eisini vilja hoyrt at akvvesturgoyrd hvussu hart hann hevði rópt tá tá ið prísurin ikki fór at halda men lat tað so fara so sigur hann at samgonga handlásir so skjótt hon tók við í í tvey túsund og nítjan fyrsta septembur trýogtjúgunda trýogtjúgunda í triðju í einogtjúgu fingu búð sær heimild og vit hava triðja mai í tveyogtjúgu nú hvussu nógv
góði ger so væl
takk fyri frá forkvinna nú var orsøkin til at mann ikki bygdi barnaheimið at mann var bangin fyri byggigøldið nei so bangin má mann ikki vera mann blakar heilt frá sær at byggja nakað nú er tað kanska orsøkin til at eyðkunn saman senn einki gjørdi um mann bangin fyri byggigøldið men altso so skal mann so skal mann halda seg langt vekk so skal mann halda seg langt vekk fara at sita vi ábyrgd viss mann er bangin fyri at gera nakað tí mann er bangin fyri fyri byggigølu ja tað tekur tíð at fyrireika og serliga tá ið einki var fyrireikað yvirhøvur tá ið okur komur til tað tekur tíð annars hevði tað verið fyrireikað sitið heilsupenn langt síðan havt orðnøvøll heimini men farið runt í havnini og hygg niðan hevði heitalar og øt á argi heimini eru reist nú aftan á stutta tíð tá mann hugsar um bygging takk fyri frá fólkum takk fyri og elsibeth eitur sjónví elsbeth mercedes gunnleysøtur á tingi næstuja røða er akta villiamson johannesen ger so væl
ja takk fyri frú forkúnna eg ætlaði líka bara
stutt at svara onkran av tí sum jakob vestergaard var inni á undan hvørnir røðarijakavestur nevndi hetta her at hann brúkti sjálvan sum dømi at hann býr í økrum og har er tað ikki so lætt at selja síni hús tá mann verður gamal og flytur inn í einum íbúð og tað hevur jakavestur goyrt nokk rætt í at tað er galdandi ikki bara í økrum men eisini øðrum smáum plássum í samfelagnum tíverri men tað eru rættiliga nógvir pensjonistar sum uttan iva tá tey koma til árs børnini fluttu heimaður frá um mann kanska ikki hevur teir somu og siga førleikarnir sum hann hevði teir meiri yngri sum hava ein stór hús kanska ein kjallara við fýra kømøðrum og einari stovu sum standa tóm og kanska ein stóran hava og garðum báðum húsini skulda til líka um tað var møguligt høvdu tey ynskt kanska koma flutt í eina minni íbúð og tað hevur við golfbikinistarnar men forsetin er sjálvandi at tað skal fíggjarlag bera til at mann kann selja húsini frí
fína kostnað og so fáa fáa eina íbúð sum man klárar at betala sum pensjonistur so tar er gott fyri pensjonistarnum at at hugsa at tann
og ikki bara gott fyri pensjonistarnar il eisini gott fyri yngri familjur tí tann hátt gerast fleiri sethústøk á marknaðinum sum barnafamiljur síðani kundu keypa tað var eitt av jakuvestegar inja eitt annaðsum jakuvestegard g inja eg haldi tað ar sindur misskilt um hvat javnaðarflokkri hevur sagt sum eg skilti jacobs rætt sum segði hann at bústaðir var var blivin til spikulatión tað var ikki heilt tað hvussu sum eghavi ført fram og jakobvestergord spekulerarar heldur ikki hana oyr eini hús og býr har og tað er tað og tað geri eg eisini eg igi eini hús og atl mæ at búgva har ja mannkann ikisiga alt lívið tað veit mann ikki men men men eg onkar ætlanir um at flyta men tað eru rættiliga nógv fólk og tað er kanska serliga fyritøkur og fólk so eiga nógvar pengar sum keypa bústaðir upp við tí endamál a leigar tær út bæði til føroyingar og kanska fyrstog fremst samband við ferðavinnuna til bmb og t blívurdóms spekulatión sum ger tað at nógv koma eiga nógva bústaðir fyri at leiga út og ferat vinna pening uppá hata og tað ger so ateg ffáir bústaðir til vanligu føroyingar og tað er tá tað vig meina við at eitt heim sk ikki skal vera spikulatión men tað skal fyrstog fremst vera ein bústaðir ogeitt heim hjá føroyingum øh jakuvestekard segði eisini at tað virkar sum javnaðarflokkur ætlari at øll suldu búgva í havn taætla slett yvirhøvur ikki henta heimildin leggur nettupp upp til at bústaðir saman við øllum kommunu landinum kann stovna almenn gagnið bústaðarfeløg eisini í suðuroynni g norðoyggjum og vágum og aðrastaðnis tí tað er neyðugt at fólk skulu hava ráð til at búgva hava møguleikar til at búgva bíligt allastaðnis í landinum øh solei ter at javnaðarflokkurin skal byggja bíligt til øll javnaðarflokur vil sjálvandi iki byggja nakra íbúð men javnaðarflokkurin heldur at tað er skilagott at bústaðir og kommunurnar fáa heimild til at byggja bíligar boðubústaðir soleiðis at tey fólkini sum í dag hava óalmindiliga trupult við at klára seg í samfelagnum heilt einfaldu bílisútreiðslurnar eru so stórar tey klára ikki at keypa tað camandar o viku í gjár tí at tað er alt for dýrt at keypa ímutilhvara inntøkuna at fólk hava og tí er dýrt at búgva til loiðu av privata marknaðinum sum oftast tað eiga vit t taka hond um sum samfelag og loysa og tað er tað sum er endamálið við hesum uppskotinum øh munurin kanska millum javnaðarflokkin og fólkaflokkin og í hesum før ennu samgonguna er tað at vit vilja loysa bústaðartørvin hjá borgarunum eg suman lesur álit hjá samgonguni so snýr taðse ræðuliga nógv um um um te privatu vinnuna altso bústaðir má ikki óreka te privatu vinnuna at vinna pening upp á at byggja leiðubústaðir og leigar tær út einki ringt um privat vinna eri rættiliga fegin um at privata vinnan byggir leiðubústaðir eru komin in á marknaðin tí tað er ikki komið yri seinastu tíggju árini og tað skal eisi halda fram við at gera men tað er umdarligt at tað er eitt argumenti í føroyum at vissu tað almenna byggir bústaðir leiðubústaðir so kanntað privata ikki gera tað tí í øllum okkara rannalondum øllum okkara grannalondum hava vit alment gagligar leiðubústaðir og privatar leiðurbústaðir har er tað eingin trupulleiki og tar byggja tær hvør síni endamál og ætlanin er heldur ikki m jakuvestegar g inni á at vt skulu bara byggja til serligar bólkar øll hava atgongd eftir okkara tykki til eina íbúð hjá bústøðum eisini til eina almenn gagliga íbúð tá tað verður samtykt tað er tað eisini okkara grannalondum men tað vísir seg bara at tað eru serliga ung fólk støk fólk og fólk við lágum inntøkum og pensjonistar sum búgva í tílíkum íbúðum meðan onnur velja at keypa sítt egna tey sum hava eina hægri inntøku tað er endamáliðvið upskotinum takk fyri frú forkvina ja takk fyri fleiri viðmerkingar tann fyrsta frá elsbet mersetis gunlestóttur ger sovæl ja takk fyri frú forkvinna eg og røðarin vit eru øgiliga samd í nógvum av hesum her og serliga hetta her við ati tað vanliga fólk við vanligari inntøku skulu hava ráð til at kunna leiga ein bústað mann snakkar um fólkapensjonistar og har havi eg hug at nevna at ein fólkapensjonistur í løtuni fær tólv túsund sjey hundrað og hálvtrýss krónur útgoldið um mánaðin visshanner einsamallur og ikki samlað sær nakað upp til eftirløn og so vissu vit hugsa vanliga at arbeiðsmannin sum arbeiðir í fjøruti tímar um vikuna hann fær trettan túsund og níggju hundrað krónur útbetalt um mánaðin og so skal manbetala eitt limagjald sum eg kanska eg veit eg sigi fimm hundrað krónur so er tað trettan túsund og fýra hundrað krónur eftir so tað er minni munur so tað sigur seg sjálvt at vis iðvanligi arbeiðsmaðurin ikki hevur ráð so kann fólkapensjonisturin heldur seg hava tí tað liggja øgiliga tætt upp á hvønn annan og tað er nemliga har sum eg vóni at bústaðir fer at byggja so

ja tað sigur seg sjálvt ati at akurát hesir færi bólkarnir eru tveir bólkar sum eiga fokusa og sjálvandi eisini lesandi ogsnakrar frá syrgjarar suman tekur ein heilt privatan kjallara so er kanska er í havni kostar tíggu túsun rónur umánaðin og suman fólkapaðasystir hevr r tólv túsngn jeyhunraðog ál trýss krónur at liva fyri um mánaðin og ein vanlig arbeiðsínu tøa tretta túsund íggju hundrað skalt úbespala tíggju ja skal túpspala tíggju túsund krónur í leiði av tí tað ber ikki til og har tað einasta loysnin at loysa tað uppá er rivinga vísur í tað er at tað almenna spælir ein leikulut og kommunurnar og að akurátíð hetta uppskoti legur upp til kann mann fáa leiðina niður til har á leið fimm túsund krónur um mánaðin so ber tað til gja fólkapensjnistu kanska at selja síni sethús og at flyta í eina eina deiliga íbúð tá mann koma i komin væl upp í árini og statvekk liva eitt rímiligat gott lív og tað kann ein vanligur arbeiðar eisini og opstaka fyri syrgjarar men tá tíggju túsund krónur um mánaðin tá er tað tungt at liva í føroyum hjá einari vanligar inntøku takk fyrier ta bjarni hammer gersuvæltakkfyrhra formaður tað virkar sum elsbett mersedes skunnas
pansá tú hvørja ferð tekur tann hægsta prísin altso eg eri eisi
bústaðir hjá bústøðum millum annað tú kanst leiga tú kanst leiga heila hús sum eru hálvfems fermetrar suðuri fyri sirka sjey tiúsun krónur við øllum um mánaðin mann kann ikki taka hvorastan hægsta prísin og samanbera vit ta lægstu inntøkuna soleiðis hong tað bar slett ikki saman men taka snakkm út her so ber tað til allar aðrastanis tað eiðrarberar til í føroyum og tað blívur víð at vísa á fólkaflokkinum at javnaðarflokkurin vil byggja bústaðirnar til øll í føroyum yvirhøvur ikki okur gera tað at tann parturin av føroyingum sum ikki hevur møguleikan ella sum er tvingaður at betala henn á leiði sum tað sterikk kunna betala ferð enn á betur leiðið við almenn gagligum bústaðum sum vildi vera ein partur av tí stóra bústaðarmarknaðinu ikki alt yvirhøvur ikki fólkaflokkurin vil at tað skal ikki vera møguligt tað er munurintakk fyri harra formaðurel jhannesen ger suvælja ja takk fyri eg púra samdur bjarna hammer nú nevndi eg fyrri fyrr í dag á røðarpállinum at í danmark hevur mann fimmogtjúgu prosent
av av bústøðunum í danmarki í almennum
gagnlig leiðubústaðir tað sara til umroknandi føroyar altso skuldi verið fýra fimm túsund í føroyum taðtaðer forstórvt mál at seta sær upp á stutt sigd í hvussu er eftir okkara tykki meni at vit hava sirka akjadis bústaðir í føroyum tilsamans um ein tvei ein tvey túsund av teimum yvir nøkur ár ikki frá ikki í morgin men innan fyri næstu fimm tíggju árini vórðu almenngagnlig leiðubústaðir skulu tar hjálpt væl til ikki minst hjá akkurát teimum sum í dag hava trupult at klára seg til dagin í vegin eykun samuelsen ger sovæl ja takk fyri frú forkvinna tað er akkurát tað at hetta her páhaldið hjá jakuvestigaard um at javnaðarflokkurin vil byggja vil hava at tað bara tað almenna skal byggja í føroyum tað er jú absolutt ikki tað sum vit hava sagt og so skuldu vit eisini havt gjørt uppskot sum vóru munandi størri enn hesi tí í dag er tað almenni gagnligi parturin av leiðubústøðuni bara tvey prosent
tað sum vit vilja byggja tað er íbúðir til
lesandi til støk og til eldri lesandi ella eitt ung arbeiðafamilja sum skal búgva í einum kjallara fyri tíggju túsund krónur um mánaðin tað verður ein fella sum mann ongantíð sleppur burturúr tí at skal mann betala tíggju túsund krónur um mánaðin í leiði so verður tað øgiliga trupult nakrantíð at kunna seta fótin undir egið borð og tað er akkurát tað sum vit vilja fyribyrgja svæ johannesen ger sovælja takk fyri bað bara líka púra samdur við ga eygum samelsen øh so sbæla líka tl eitt also tað v kemu enum kjaki en a sakar um á ta almenna byggir altso tað almenna byggir í sjálvum sær onga íbúð tað er tær privata sum byggja aflar íbúðirnar eisini ítbúðinar sum á almenna eiyður men tað er tað almenna sum eigur teir
og leiga tær út so erutað nøkur privat sum eia
ta íbúður av leiga út men tað her et práta vinnulívið sum byggir í allar íbúðir so sotað skaleg ikki vara skeivur av men tað ber væl til tað privata idijaktivið tá kemur til leiðurmarknaðin bjóði eg vælkomin men tað má kunna ber til at bæði hava tað privata og tað almenna inni á marknaðinum tað ber til í øllum londumurundan um okkum takk fyrit næst røða verður ingilín didriksen strøm ger so vælafyri frú forkvina bústaðir er bústaðartrupulleikin tað hevur hoyrt nakrar ferðir í dag og soleiðis ljóðaði eisini frá fólkaflokkinum áðrenn valið og tað haldi eg er øgiliga væl endurspeglað í tí álitinum sum eg komi frá meirilutanum øh tey siga nøkur áhugaverd ting kann mann kann mann siga til dømis at
visti mann fær
loyvi at at stovna almannagonduligu bústaðarfeløg so fara peningastovnani sjálvandi ikki at fíggja privata bygging av leiðubústøðum og har kundi hgsað mær at vita hvar meirilutin veit tað frá tað er einki sum bendir á at tað er rætt íbúðirnar tær eru nærmast leigaðar út áðrenn teir eru liðugt bygdar eg haldi at tað er eitt ótrúliga ivasamt uppáhald so sigur meirilutin eisini at uppskotið tað fer at tálma allari bygging og bústaðarneðin verður ikki loyst og hvar aftur hvar veit mann tað frá hetta eru ræðumyndir sum einki hald hava í veruleikanum í londinum
um har virkar almenni og privati leiðmarknaðurin síð um síð so er eisini ein
hakæraða bústaðir um ikki at fyrisita pening og ognir skynsamt í hesum meirilutaálitinum og hetta kann mann jú síggja sum enn eitt álop á bústaðir sum hendan samgongan hevur hevur fylgt síðan um kom til har tað seinasta skotið í byrsuni tað var at finga t bústaðir at byggja saman við privatum og krevja eitt avkast sum í síðsta endaðú hækka leiðina meirilutin sigur í álitinum her er okkurt heilt heilt galið og landsstýrismaðurin skalkanna tað men vit vilja ikki siga hvat tað er tað sum hann sigur í hesum her álitinum so sigur mann eisini at tað ikki rímiligt at fólk sum búgva í egnum húsin skulu vera við til at tryggja nøkrum øðrum sum eru verri stilla taka yvir høvdið ein grundleggjandi fortreytir fyri okkara vælferðarsamfelag tað er at øll eru við til at tryggja vælferðina eftir føromuni og vit sum eru so heppin at vit hava eini hús mugu ikki blíva so innhetin at vit ikki vilja tryggja grundleggjandi vælferð fyri onnur tað er ein grundleggjandi ósemja haldi eg blív nokk so týðiligt millum fólkaflokkin sambandsflokkin og javnaðarflokkin og javnaðarflokkin halda vit at vit mugu tryggja fólkið ein tryggan bústað at vit skulu hava ein fjølbrotnan bústaðarmarknað tí vit eru ymisk og hava ymsar fortreytir og at tað at hava ein heim tað er ein mánnarættur og at vit vilja hava eitt land har sum rík og fátøk og ung og gomul búgvaligumlið men tað samfelagið tað niðurlaga vit tá vit gera tað nærum ómøguligt hjá vanligum fólki við vanligum størvum at fáa ein bústað tað er longu nevnt í dag sum vit sóu í tíðindunum í gjár ati ein vanlig arbeiðsinntøka í havn fara ikki eitt lán ið nær námynd er til at keypa eini hús ella eina íbúð hmen hetta nevni samgongan slett ikki í sínum áliti at tey taka ikki upp á orði at vanlig fólk eru ráfrátækrarváða tí útreiðslurnar til ein bústað eru so ekstremt høgar at fólk mugu taka við tí sum tey fáa sjálvt um tað er kanska stutttíðar leiða og sjálvt um leiðan er nógv hægri enn virði í íbúðini egentiliga er altso eg haldi faktiskt at tað virkar sum hann er ikki í í kontakt við veruleikan hvat tað er sum fólk stríðast við tá tað kemur til at hava nakað so grundleggjandi sum tak yvir høvdið tað haldi eg heilt heilt alvorligt at at tað tað virkar tað sum tá eg lesi hatta álitið og heldur so halda tey at trupulleikin er at tað møguliga verur verri hjá privatum at byggja íbúðir fólkaflokkurin og sambandsflokkurin fóra úr vinnupolitikk ikki bústaðarpolitikk ikki vælferðarpolitikk atlitið til tann privata leiðimarknaðin er nógv nógv størri enn atlitið er til tað vanliga fólkið tað skýnur burtur úr hesum álitinum tørvurin á bústøðum hann er ógvusligur í føroyum í dag og sjálvandi hava vit pláss bæði til tann privata marknaðin og almannagagnigum bústøðum og at bústaðir kann byggjast saman við øðrum tað eru heilt ymisk fólk sum hava heilt ymiskar tørvir og vi ikki tryggja at fólki taka yvir høvdið so er tað stórur vandi í at fólk tey flyta simpltan av landinum tí tað eru tey sum kunnu vera við á tí fría bústaðarmarknaðinum men tað eru so sanniliga eisini tey og tey gerast fleiri við soleiðis sum prísirnir hækka í løtuni at tað eru fleiri sum ikki hava tað frælsið tá umræður egnan bústað at velja frítt takk fyri frú forkvina takk fyri eygun samelsen eina viðmerking ger sovæl ja takk fyri frú forkvinna ja eg dugi øgiliga illani at síggja tann vanliga borgarin og møguleikan hjá vanliga borgaranum at fáa eitt heim í tekstunum hjá meirilutanum hjá sambandsflokkinum og fólkaflokkinum tað snýr seg um at tað er lætt at senda rokningar til fólk og tey sum hava sett føtur undir egið borð tey skulu ikki verða við til at fíggja onnur hvat soliðis kommunan byggir eldrabústaðir sum hon hevur heimild til skal hann ikki kunna ein kommuna ikki kunna tað sum hon kann í dag og so er tað hetta her við at at e kappingaog peningastovnarnir vilja ikki fíggja ikki eitt orð um tann og so restin er so um at bústaðir ikki ikki at har er okkurt sum skal kannast tað var jú eisini tað sum var slagorðið undir í vælstýrðinum hjá fólkaflokkinum tað var av bústaði var ikki loysnin men problemi so tað er tað bústaðarpolitikkurin hjá teimum snýr seg um kappingaravlirandi og bústaðið skal man hyggja eftirn digisnstrøm ger sovæj takk fyri takk fyri viðmerkingina
ja eg haldi nemliga at tað er rættiliga interessant hetta álitið tí at mann nevnar
e r einki um at vit hava størvan tørr stóran tørv á bústøðun í føroyum í dag ki man tekur tað ikki upp á orðið men ignorerar tað vanliga fólkið sum hevur trupult við at fáa tak yvir høvdið í hesum álitinum eg haldi at tað er rættiliga sigandi fyri hvat er fyri politikkmanførur og eg haldi eisini vit síggja tað fleiri hava í dag spurt hvussu nógvar íbúðir eru bygdar síðan hendan smgogongan kom til og svarið er einki svarar upp á tað men svarið er onga eingin eingin íbúð takk fyri frú forkvina ristian andreasen ger sovæltakk fyri frú forkvina man má siga tað at propagandamaskinuna hjá javnaðarflokkinum honum koyrir væl altso tað er tað verður tað verður slongt út við pástandum og javnaðarflokkurin fær fría mikrofon a so tað er allar mrallar merikeofonir hestand ottirnar og mn mann koyrir út hett er við bústaðið í trupulleikin altso undanfarna samgonga játtaði bústaðin tveyhunra o álvrýss milióni krónur vit hava játta bústaðinum fýra hundraðog hlvtrýss milliónir krónur
undanfarna samgonga hevði tvey hindramilliónir til játtaðar til vardar bústaðir bygdu ongan
bústað vit hava sett vit hava sett ferðat ta byggingina og tay verða opnaði fírn nasta dag so egikkidugir at fylgja við í javnaðarflokkinum vt hvat hendi í samfelagnum so mát tað vera tykkara trupulleiki eg haldi tað er forbíligt at sleingjað um seg við pástandanda um eitlanina við bústaðir er trupulleikin vit hava prioriterað bústaðir vi hva játanin umfýa hnr ávtýs miljnirkrónur er taðikk gott nokk takk fyri frú forkinatak ingilin ditirsen strøm ger sovæleg haldi at tað er kristian andreasen sum er úti á kontakt við hvat hendir í samfelagnum prísirnir hækka og hvat ger samgongan hækka leiðina til anmanar bústaðir tað er tað sum tey gera niðurlaga
tað tað búsnir eitt bústaðaramboði sum
u vit hava ger tað sum sangomm gongan at gera á bústaðarmarknaðinum eg haldi at tað er ikki at vera í kontakt við tað samfelagið sum summann livir í álavar a tosa jhannes joensen ger so væl takk fyri fyri forhvunna ja hetta er ein av størstu avbjóðingunum sum er í samfelagnum í dag og vití tinginum hes keklastovnum hvør gjørdi hvat nær og hví stað fer at hyggja ata frameftir og hyggja hvat kunnu vit gera við í tingini og keglast ovan tað skal er almentella privat og havat vita at tað skal vera bæði so í mínari vegis so er at koma í gongd og geva fleiri møguleikar til at byggja og tað leggur hetta uppskoti til og so skili ikki ví mann sal vera ímóttíl øll ynskja væl tað sama ikki bleiva við at keglast um hvat hvør gjørdi hvat nær
tað er líka
tað r maskal hyggja lín ditressen strøm ger sovæltakk fyri frú forkvina ja tað er frameftirt vit skulu hyggja og vit ynskja øll siga vit ein fjølbroyttan bústaðarmarknað men vit fáa ikki ein fjølbroyttan bústaðarmarknað vissi vinnan skal taka sær av øllum bústaðarmarknumvit mugu hava ein bústaðarmarknað har sum bæði privat og tað privata og ta almenna
samvirka og tað hava vit ikki
vist mann blívur við við at siga at bústaðar eru bústaðartrupulleikinsyrist hevur teg gerað tað so vælja tað sum skilur partarnar er nokk tað at okur eru nøkur sum halda at bústaðir skal vera tað amboðið hjá landsstýrinum til at arbeiða við bústøðum sum sum part av vælferð og sum part av okkara sosialpolitikki har nøkur síggja bústað sum part av einum vinnupolitiskum arbeiði og tað er nokk tað sum skilir partarnar tað virkar øgiliga undarligt tí at okkum vita at vinnan sjálvandi skal hava avkast og tí verður tað koyrt oman á leiðina sum verður dýrari og her hevur mann so lætt
lagt upp fyri einum máta sum kann gera tað soleiðis at vanlig
arbeiðsfólk kunna fáa tak úr høvdi tað eru í hvørfall ein risaavbjóðing í dag tr avbjóðing hjá nógvum at fáa fáa nakað vúðví men tær lægstu lønir hava ongan versins kjans at seta búgvse sum støðar nar í dag vistu mann ikki setir politisk tiltøkuverk ingilín didisen strøm ger so væltakk fyri ja altso privatileiðimarknaðurin skal sjálvandi hava yvirskot sjálvandi tað er tað er tað sum
ger teirra arbeiði og tað er fínt men vit mugu eisini sum
felag at tryggja at vit hava bústaðir til fólk sum hava einum lægri inntøku og tað er nærmast ómøguligt í dag at fáa ein bústað við einari lágari inntøku tað vita vit og tí er tað so harmiligt haldi eg at mann fellir eitt uppskot sum roynt faktiskt ger at mann saman við kommununum hevði kunnað farið undir saman við bústøðum at stovna nøkur almannagagnlig bústaðarfeløg tí tað haldi at vit hava tørv á saman við tí privata leiðimarknaðinum takk fyri frú forkina takk fyri ja nú koma ein røðari afturat uppá talar listan tá eð i kristian andreasen sum fær orðið ger sovæl takk fyri eg kann yvirhøvur ikki góðtaka at javnaðarflokkurin stendur her á tingsins røðarpalli og og sigur ósannindir sleingig so um seg við pástandum um alt smiltl himmalajørð hendan samgong
an hevur nemligani prioriterað bústaðarmarknaðin hevur játt
hevur gjørt ein bústaðarpakka hevur játtað bústaðum fýra hundra og hálvtrýss miliónur krónum og nýggjum pengum at byggja firði og tað er tsvørt lygn at vit hava hækkað prísina hjá bústaðum vitvil gjarna hava javnaflokum dokumenterað sít pástand áðennhan keur út í sørroyum yleysum pástandum og tað er helt ikki rætt at eingi ongar verkætlan er í gongd bústaður hevur sett segði hevur boðið trígga ætlan út á einum sandavági á eini heimashonni og einum sørvági so taðer heltr ikki rætt at eingin bygging er er farin í gongd og vit hava sett eina røð av av av byggingum av av vardum bústaðum og stovnum í gongd nakað sum fullstendiga lág á lágni um í síðstu samgongu men tað er enna her tað er eina her propagantamaskinuna hjá javnaðarflokkinum sum sum nú koyrir og manmann mann mann mann mann pástendur at vit kula hav sagt at bústaðið er trupulleikin altso bústaðið er ikki nakar trul
og leikir bústaði er at tað er ein stovnur sum vit hava prioriterað høgt og hjálpa hópin av pengum til men sum sagt tað er beinleiðis
tale skeivt at vit hava hækkað nakrar frísir takk fyri frú forkvina takk fyri taðil viðmerkingar til røðaran herver postóttir ger sovæ akk fyri tað er nú einaferð soleiðis at dagin undan valinum í tvey túsund o nítjan sum segði fyrrverandi formaður fólkafloksins jørgun niclasen at bústaðir var bústaðartrupulleikin so tað er ikki nakar pástendur sum hvørki tjóðveldið ella javnaðarsflokkur komu við tað kanst so tað kann khristin andreasen barða leita aftur í kjak sum hava verið ú valsíðnum til pástandin um ella til tað sum kristinandriasen kalar ein pástand um at bústaðarpakkin hjá samgonguni fer at hava økta iðeitt økt leiðugjald við sær hjá bústøðuni so kann formaðurin fólkafloksins baða hyggja í málið sum var til viðgerðar í trivnaðarnevndini tá ið bústaðarpakkin varð til viðgerðar o hyggja undir nevndarskjót so kann síggja pásandin afturvíshann um at leiðugjaldið fer upp við teimum broytingum sum samgonganin hevur gjørt í lógini um húsalanssrunnin sia andreasen ger sovætá ið taðav er sagt sagt tað at tað er blivið sagt at bústaðir er trupulleikin so veit hervurpostarti tað at tað hevðinakað at gera við hvussu bústaðir bleiv rikið hvussutað leiv organis
sera og so víðari vit gjørdu tað at vit gøvu tað møgulega at arbeiða saman við privatum sum tað sjálvur hava biðið um gjøgnum nógva ársfrágreiðing
fa o suvíðari fyri at fáa meira pengar til bústaðarbygging og o bústaðir er í dag eitt felag sum hendan samgongan hevur uppprioriterað og hevur játtað eina hálvar milliard til pengum og fara at siga tað at vitnú siga tað at bústaðir er ein trupulleiki tað passar ikki og tað passar helduk at vit hava sett prísirnar upp yvirhøvur takk fyri frú forforkvina lspet mersetis gunnestóttur gersovæl ja takk fyri frú forkvinna eg kom at hugsa um hetta her við at røðarin nevnir hetta her við taðtalað nógv a lani frá áðrenn vit komu til og hendan samgongan hon hevurið eg kann ikki lata vera við at hugsa um tað sum javni eisini skrivaði um tá ið tá ið eg vitu í samgonguni settu spakan í upp í mýrini so var tað fyrstu ferð í fjøruti ár atbstaðr blevur bygdi til fólk við menningarteirm fyrstu ferð
eirargarð var tað seinasta og longu nú
í fyrsta dagin tað fer solevigt nólsoy settan spakan í tann næsta heimi tí fólk við menningartarni og tá snakki eg um suðurstreymaði umframt heimið ella býlingar til børn og ung við autismu so vit hava ikki ligið heilt afturlatið sínum kristian andreasen gjørt væl øll sum hava eygur og oyru síggja hvat gongur fyri seg byggjaríun sum fær fara fara í gongd bæði her í havnum og at læra seg tá vit hava hoyrt um stovnar bæði í neysturoynni og í klaksvík við havn alt sett í gongd hesar samgonguni vit hava játtað at vit hava tikið í sett tvey hundrað millióner krónur av til tað
tað endamálið vit eisini játta pengar til bústaðir
vit hava eisini heilsað javnaðarflokkin og sigað tað at vit hava økt útreiðsamt almannamál sínani vit komu til við fýra hundrað milliónum krónum so vit hava sanniligan uppræðfest almannamál nakað sum javnaðarflokkurin slett ikki kláraði tey hansara samgongum takk fyri tú for forkvinnan takk fyri tann næsta røður hervør pálsdóttir ger so væl hevur báð ein minutt til at gera viðmerking so mátti eg taka orðið tá ið trivnaðarnevndin viðgjørdi bústaðarpakkan sum hendan samgongan er komin við so gjørdi mann jú eina broyting samgongan gjørdi eina broyting í lógini sum gjørdi at bústaðir skal byggja saman við privatum tá skal í verkætlanum byggja saman við privatum og ikki byggja einsamallan
sum tað hevur verið siðvenjan annars
er so kom so fram undir teimum hoyringunum og nevndarviðgerðini vit høvdu at við einari broyting av tí slagnum sum hann gjørdi har ið mann so har ið bústaðir sum máttu hækka sítt avkastkrav sum annars ferð til viðlíkahalding hevði tað við sær at viðeittvvisthækkaði við einum prosenti frá at verða fýra prosent til fimm prosent hevði tað við sær eina øking í húsaleiðini upp á tjúgu prosent fórvkastkravi seg upp á seks prosent av
tvey prosent hægri enn tað sum hann hevði áðrenn hevði tað við sær eina øking í húsaleiðini upp á níggjuogtretivu prosent hetta eru upplýsingar sum trivnaðarnevnd fekk at vita tá ið
tá ið bústaðarparkin var til viðgerðar og tað er tað sum verður víst til hetta er tað sum vit fingu at vita við summan gjørdi ta broytingina sum samgongan mælti til og sum samgongan samtykti segði tær eina broyting í í leiðukostnaðinum upp á millum tjúgu og fjøruti prosent í leiðirkostnaði tað er ein stór hækking og tað er tað sum eður víst fram tað er tað sum fór fram í trivnaðarnevndini tá ið vit viðgjørdu bústaðarpakkan takk fyri ein viðmerking frá elspet mersetis gunnestóttir ger sovæl ja takk fyri frú forkvinna sum eg skilji so so er tað verandi bústaðir titi ikki tað vit tosa um tað sum vit tosa um tað tað er tað sum verður bygd frameftir men har er at siga at tað verður ikki nevnt í lóginum nakað avkastukrav tað verður nevnt í lógini at mann skal vera saman við privatum og tað vita vit at har sum tá privata kemur inn og tað kemur kapping í tá blívur tað fyri tað mesta rættiliga nógv bíligari so eg haldi ati røðarin skal ikki vera so yvirdrivin nervøs eg vænti tar verður bíligari vist tað verður nakað takk fyrihervur posdóttir gersvæltakk fyri eg vísi til upplýsingar sum komu fram í sambandi við at við viðgjørdu um mann skuldi gera eina broyting í at binda bústaðir til at byggja samar við privatum og at ikki kunna byggja einsamalt tað er tað sum er vís til og hetta er teir upplýsingarnar sum komu fram uppímóti tjúgufjøruti prosent hækking í leiðugjaldi tað er ræðandi tað er ræðandi hetta e l tey liggja undir málunum fyri bústaðarpakka
opin fyri øllum øllum løgfólkum øllum at
at hyggja eftir vit mugu hava fokus á tey sum skulu búgva í hesum bústaðnum tey sum mangla taka yvir høvdið vit mugu hugsa bústaðarpolitikk sum vælferðarpolitikk og ikki sum vinnupolitikk ogtað er tað sum hann hevur mist við at binda bústaðir sum han er gjørt við bústaðarpakkanumelgirmengesæfrú forkvina tað er fyrimunur vansað við øllum og á ein vansi við at lata privat koma á sama í bústaðunm er sjóðandi tað at tað kanska krevja hægri avkast tað skann eg blíva dýrari fyrimunurin harafturmóti er tað taðú fært nógv meira pengar at byggja fyri víst vutu hyggja eftir tað var fýa hndraðog hálvtrýss millun
sónir sum blíva játtaðir at til eft her
tvey hundrað skuldu brúkast til serligar bústaðir tá ið seg nú er tvey hundrað og trýss milliónir eftir fyri tað kann mann kanska byggja hundrað og tjúgu íbúðir so er tað liðugt stað fyri at kanska byggja tríggjar frá tað er tað ikki ein fyrimunur at kunna byggja trý hundrað og trýss íbúðir heldur enn hundrað og tjúgu tá ið verður poststøttur gerst væl bústaðarpakkin við tí broytur sum var gjørdur við at tvey hundrað milliónir skuldu til ella sosialaðar bústaðar ymiskar bústaðir serliga bústaðir tá ið mann eisini bundi bústaðir til at byggja bústaðir ella stovnar sum tey ikki hava verið von við at gera áðrenn og sum tey mæltu til at mann ikki legði undir tey tí tey næmi ikki hava eina siðvenju fyri at byggja teir og heldur ikki kanska ikki hava nevndvís
eg eri serkøn í at byggja tað visti mann hyggur eftir
undir síðstu seti undir síðst samgongu setti mann tvey hundrað og hálvýtrýss mar tvey hundrað milliónir av eina lániheimild til at byggja hjá bústøðunum tað hevði við sær at mann bygdi eina íbúð um um vikuna umframt at mann faktiskt kom upp ímóti at ava bygt fimm hundrað bústaðir fyri tvey hundrað milliónir tá mann so í bústaðarpakkanum kann byggja hvat hundrað og tjúgu bústaðir fyri fyri tvey hundrað og hálvtrýss miliónir so er okkurt ráðruskandi galiðtakk fyri síðani er tað bjarni hammer sum fær orðið ger sovæløh ja takk fyri hara formaður
hatta er bara líka viðmerkið á okkum lítið smáting sum er sagt her uppi
millum annað verður tað sagt at kanskasorsfa samgongunarsíðu at at javnaðarflokkurin og andstøðan sigur atat samgongan sigur at bústaður er trupulleikin men altso tey fyrstu tvey árini í hesi seinnini hoyrdu okur einki annað enn bústaðir var trupulleikin øll minnast her inni stjórin bleiv settur eittannastað í skammikrók hann bleiv tvungin at hann kundi ikki hann ganga úttala seg fyri bústaðir uttan at nevndarfovrvonim gav henum loyvi til tess altso hvat er tað hatta minnist akkurát um mann kann næstan siga sum okur hoyra núr útvarpinum um hesi hesi her stýrini í mann kan siga hesi diktaturini stjórin er bústaðir almenni bústaðir fekk munn kurv frá stýrinum frá samgonguni hava øll gloymt tað eingi núv nevnt tað okur hoyrdu eisini
aftaná tvey ær er farin so blivur hann tungin til at samstarva
við tey privatu altso veruliga tvungið tila samstarva tvungið etila samstarva og okur hoyrdu tað at tað var tann stóra grundin at stjórin ynskti ikkiat samstarva tá tað var okur hoyrdu eisini rópini her ráogusamgongulimum koyr stjóran frá bústovuni frá hjá ein gini kundi nevna nøvn tí tað vóru sum ikki nógv koyr akkurát her orða koyr koyr stjóran í bústaðini frá tá ið hann ikki vil gera sum samgongan sigur tað passar so kann mann siga at altíð so evilia deiligt nú millum bústaðir og og og tað sum gongur fyri seg okur eru øgiliga glað fyri at stjórin vlerða sitandi eingin ivi um tað tí tí stjórin hevði fatur í tí rættu endanum men tað r tað er eingin grund til at standa her og siga alt e lyttur og í dúll í hasum har tí tað bleiv simpulen tikin tummilsskrúvurnar blivu skrúvaðar so hart o kundi á stjóranum og tíbetur reyk reyk kanska onkrur nevndarlimur í staðin fyri sum varð settur av einella aða bara einari orsøk at pressa stjóran út taðvar bara hatta at pressa siva nút eg fari líka brota inn her og minna á at evnið í dag er møguleikin fyri at byggja almenngagnlig bústaðarfelag og og eg haldi at vit skulu royna at halda okkum eittlítið sindur til evnið í dag eg havi mint á tað fyrra í utakk fyri fru forkvina ja tað er hetta er ba nagvar við merkingar sum er kom sum eru blakaðar út her í tingi í dag sum eitlannasstað iki kuna standa ósvaraðar men hetta her uppskotið er veruliga gott uppskot sum vísir at tað eru mann roynir at hjálpa til sum man kann fáa nakað fleiri almenn gagnaðar og bústaðir soleiðis sum øll tey flestu grannalondini hjá okum ig gera tí er tað at tað kann ikki vera ein trupulleiki sjálvandi skal búskal tey privatu byggja tað sum tey kunnu men okur kunnu heldi aflanast at forða hinum at gera tað eisini bústaðir uttan at tað skal vera at trýstast inn saman við tí privata tey kunna nokk finna út av tí sjálvum takk fyri frú forkvina sover tað viðmerkingar elsbett mersetis gunlestóttur ger sovæl ja takk fyri frú forkvinna røðarin sigur at formaðurin bleiv settur fyri at pressa stjóran út
altso eg fór leingi simtilen eina eina umbering fyri tað eg far sjálv landsstýriskvinna ta og setti hendanregin hammer og nevndin skipaði seg sjálva og fyri tað næsta so hevði ikki funnið upp á at sett fólk til at koyra onnur til hús eg haldi undir alt alt lámark eg vænti kanska eisini at tingformaðurin tingforkvinna gør ein átalu fyri at at lúgva og lúgva soleiðis pá meg eg havi einki útistandandi við andrasróin bara til bhailiorentering sum kann fara at spyrja hann sjálvur ja tað sum vit hava orðnað og tað sum eg sum landsstýriskvinnan orðnaði okur legði í niðan her tað var tað at bústaðir skuldi fáa fýra hundrað og hálvtrýss milliónir at byggja fyrr bjarni hammer gersovæltakfyri frú forkvinna og takk fyri hasar sigurviðmerkingina tað sum er við tað kann gott verða elsbet øll minnast tann persónurin frá mest pressaður her í tinginum tað var elsbpet mersetes gunlegsstótu
tað var hon og hvar kom pressi frá vist tú ikki kom frá elspetti merseters skunne seg sjálvum so komst tú at kom tað frá hennara starvsfeløgini landstýranum hatta er ikki nakað sum eg finni uppá hatta var alt frammi allastaðnis ta tað tað snýr seg um tar vita okur av stjórin skuldi burtur hvør sum vildi hava hann burtur tað er so tað tí at hann ikki vildi ganga undir hasum treytirnar sum bústaðir attaná stepar upp he til at byrja eina firnuna av tað er tað tað snýr seg um og eg trúgvi at elsbett mersedes gunlegstóttur heldur sikkurt at stjórin er ein góður persónur men okur vistu at hon var pressað veruliga pressað av sínum allarnærmastu til at gera hesar broytingarnar tað tað er ikki nakað ósægt yvirhøvur í tí takk fyri frú forkvina takk fyri eg haldi ikki í sambandi viðhetta málið at tað er so øgiliga viðkomandi kanska viðgera
undanfarin landsstýrsfólk á handan
gott eg haldi at vit skulu royna at halda kjakið í gongd um málið sjálvt um so er at mann skal fáa bygging í lag umsett hvør tað er so má tann stovnin sum standar fyri byggingini fáa sett gongd á bygging og tað hava okur hildið her at tú gingið øgiliga strilt við tí tá ið mann umrøður ávist starvsfólk so var tað haldi eg øgiliga áhugavert at síggja tá ið álitið bleiv handað landsstýriskvinnuni tann sjansan sum fyrigekk har og sjálvandi skal ein stjóri ikki
ganga g renna eftir boðum frá einstøkum persónu løgtingslimum ella men ein stjórur má onkursvegna innrætta seg eftir til lóggávu sum sum er gjørd og eftir tí yvirskipaða leisti sum leiðslan landsstýrið stingra út í kortið
og vissi eg onkursvegna lítið aftur á tað sum hendi tá ið eitt áliti varð handað so var tað ikki júst tað og so kann mann so fylgja ferð um um tað so erður orsøk til nagkatøttina sum hevður verið í bústaðinar mann hevur fingið for lítið burturúr tí mann onkursvegna er ósamdur við leistin tað skal ein stjóri ikki vera stjórin skal fylgja tí lóggávu sum er ogein stjóri skal fylgja tí sum tað yvirskipaða leiðslan í hesum førinum nevndum og landsstýrisfólki siga at stjórin skal gerast sose ta allastaðni soleiðis eigur tað at vera allastaðni eg skal ikki koyra nakran til hús men eg veit hvat hevði hent í einum privatum felag við sæg tansk iansam gakk fyri seg har hetta her við leiðikostnaði og hvat tað kostar at búgva í bústøðum og fólkaflokkuriher fingið skotið í skógvarnar at okur vilja økja leiðina tí at bústaðir hevur sagt tg eg meini tað tað sum eg havi roynt at sagt og tað er bæði galdandi fyri almannataðir almannagagnligar bústaðir og annað tað er tað at okur muga fáa so nógv á banan sum til ber so nógv á banan soleiðis at útboðið fangar eftirspurningin tað er lykilin ikki tað at mann politiskt meldar út at nú skal mann byggja bíliga bústaðir til allar føroyingar og helst í havn nei okur noyðast okur noyðast at javnstilla allar partar sum hava hug at byggja soleiðis soleiðis okur fáa eit nógv størri útboð soleiðis at eftirspurningar útboð samsvarar so koma prísirnar niður á ta leðuna sum tann eina ferð eru hvat tað su verður tað er so ein góður spurningur tað svingar við konjukturunum í í løtuni eru konturarner øgiliga høgir føroyum og prísirnum eisini hareftir men at taka eina útsøgn bara smekka út í leysa luft frá frá bústaðir um at leiðukostnaðurin e fleirfaldast ella seta prosenttal á tað skal mann vera øgiliga varin við teir hava ikki kunna prógva fyri trivnaðarnevndini hussu teir rokna leigugjaldið út í samband við hesi málini takk fyri frú forkvina takk elsbett mersetis gunlestótir ein viðmerking ger so vælja takk fyri frú forkvinna takk fyri røðuna øh eg hugsi eitt sindur um hetta her sum bjarni hammer nevndi ati endamálið við nevndini var at koyra stjóran heim og tað haldi e at jakobvestegaard kann prógva og minnast til at var tað nakað sum eg sjálv har varð landsstýriskvinna gekk høgt upp í so var tað akkurát áarmslongt eg mundi betalt næstan við við landsstýrissessini tí eg gekk so høgt upp í eg skal ikki blanda meg uppí so eg haldi ati at tað er langt úti tað sum bjarni hammer kemur ta hanyldar meg fyri slíkt og hann veit hann veit væl aftur ósamnutisum hann sigur um fyrrverandi landsstýriskvinna tak og nú er tú systkju bjarni hammer sum fær vara o jacobvestegaard ger sovæl ja takk fyri frú forkvina og eg kann vátta tað sum elsbet mersetes gunlegssdóttur sigur og tað er sjálvandi sum landsstýrisfólk skal mann ansa eftir hvat mann blanda seg
og kann mann ikki blanda seg í bý tað er ein aðal regla
og tá ið tú hevur eitt eitt stýri eina nevnd millum landsstýrisfólki og og stjóran so er tað ikki atgongd frá landsstýrisfólkini til stjóran men teg til frá frá stýrinum til stjóran tað soleiðis tingini hanga saman og tað soleiðis tær skulu hanga saman ogso kann mann so diskutera til tær ymisku skipanirnar la góðari likkir er nevndi fyrr í eini viðmerking at fleiri fólk sum sita for leingi í nevndin tey grógva fast og halda at nevndin er fyri teirra skild heldur enn mótsatt so tað at í útskiftingur enn í nevnt tað er púra natúrligt takk fyri akk fyri tað eru ikki fleiri sum hava biðið um orðið og tingmál nummar rý
trýoghálvfjerðs sum snýr seg um heimildastovna almannagaglið bú
bstaðarfelag tað fer nú til atkvøðugreiðsluja vit fara so at atkvøða í málinum sum vit nú hava viðgjørtí ein tveir tímar ella hvat er og her er einki broytingaruppskot so vit atkvøða í upprunauppskotinum gjørdst væl
ja vit eru liðug at atkvøða málið í falli tað er tólv atkvøður fyri nítjan ímóti eingin er blongt málið er sostatt endaliga viðgjørt og avgreitt frá løgtinginum vit koma so til aðru viðgerð av løgsmáli ummar hundrað og níggjuogtretivu tað e uppskot til løgslóg um broyting løgslóg um grannskoðan av landsroknskapinum við meira beinleiðis í atgongdu til elektronska upplýsingartelduskipanin hvør biður um orðið tað er eingin eingin biður um orðið so fara vit so er orðaskiftið endaðog vit fara at atkvøða í hesum málinum hetta málið fór beinleiðis til aðru viðgerð vit atkvøða núvit eru liðug at atkvøða málið er samtykt við einogtretivu atkvønu fyri ongari móti ongari blankari ferð soleiðis samtykt til triðju viðgerð vit koma so til fyrstu viðgerð av løgtsmáli nummar hundrað og fjøruti tað er uppskot til løgslóg um at fíggja koltursætlanina hvør bir um orðin beini johannesen tað er beini johannesen og beintaløgu jacobsen sum hava tekna til sum framsøgun fyrst fær beini johannesen orðið ger su væl takk fyri harra formaður hetta uppskotið tað er eitt uppskot hjá jensarana landssýrsmannin um at um han á heimil til at fíggja koltursætlanina og tað var so sær at aftur í trýss trettan tá var tað so eisær at mann setti eina antikariska serskipan í verk sum skuldu gerast við koltur og har mann tók koltur úr landbúnaraskipanini man tók festini burturúr og so setti mann úr búnaðargrunninum fimm liliónir av til at gera hesa her antikariserskipanina og tað er so tað sum verður kallað koltursætlanin og øll ætlan sum er hon verr mett til at kosta fimmogtrýss miliónir og fyri at røkka og tað sum hann hevur ætlað tað er tað at mann finnur útlendskar íleggjarar og grunnar og at fíggja hesin her og tað er eisini føroysk fígging skal eisini nevnast við og ein treyt sum verður sett oftanum tá ið tá mann tosar um tílíkar verkætlanin tað er tað at tað almenna eisini skal vera við
og tað sum hetta e uppskotið leggur upp til tað er tað atat mann heimillar landstýrismanninum at fíggja níggju milliónir av koltorsætlanini av teimum og tað er so treytaðu av tí at tjósavnin fær uttanlandsfígging til restina og júst koltorsætlanin tað er øgiliga spennandi ætlan sumeisini fer at vísa okkum hvussuta náttúruligaog føroysku tá ið mann ikki hevur seyð og annað a á einari oyggj hvussu so tað var øiliga spennan and at síggja tí at verkætlanina og at síggja hvussu hon fer útvikla seg so at eg haldi atað er gott at vit kunnu royna at fáa fíggingina upp á pláss og royna at eisini t fáa viðgjørt hetta málið nokk so skjótt og avgreitt he í løgtinginum nú so eg skal ikki leggja nakað afturat takk fyri hara formaður takk fyri so fær beinta løguð orðið ger so vælja takk fyri harra formaður hetta eru uppskot tið løgtnslóg um heimilda fíggja koltrætlanina landsstýrismannin verður heimildað av heimilda a fíggja níggju miliónir krónur av koltersætlanini hjá tjóðshavninum og koltrætlanin sum annars við alt er mett at kosta fimmogtrýss milliónir krónur og tað var trettan av løgmaður boðaði frá at ein serskipan skuldi gerast fyri koltur og koltur varð í tískil tikið úr í landbúnaðarskipanini og í búnaðargrundinum vórðu so fimm milliónir settar av til hesa her antikvarisku serskipanina koltrætlanin hon fevnir um varðveiting og nýbygging av býlingunum í koltri og um at endurskapa upprunaligu náttúruna í koltri og sum sagt so er hom hetta kosta fimmogtrýss milliónir krónur og hetta er so einir partur av fíggingini sum vit viðgera í dag
tí tað er jú neyðugt at fáa fígging frá landinum tí verætlanin hevur eisini fingið partar av fígging aðrasaðni frá ætlanin so er at verkætlanin verður sett í gongd í tjúgu trýogtjúgu og at tað verða játtað árliga
tríggjar milliónir í árinum trýogtjúgu til fimmogtjúgu til endamálið í koltrætlanini sum verður oyggin býtt upp soleiðis at norðuraparturin fær ð fyri seyði og soleiðis at upprunavaksin kann koma fyri seg og eg má siga bara tað ið sjálvum sær kanska er á bragd charti-golan segði at tað var torført at stjórna oinum landi sum hevði tvey hundrað og seksogfjøruti ymisk sløg av ostum so at klára at friða ein part av einari oyggj tá ið vit áva hálvfjerðs túsund seyðir í føroyum tað er kanska bragd í sjálvum staðar men tað eru eisini nógvar aðrar rættiliga áhugaverdar ætlanir við eisini koltrætlanini og so fari eg nevna oytt afturat tí haldifaktiskta at tjósannir gr nógva rættiliga áugaverdari ætlanir millum annað tann ætlan sum eisini er á seðratali við lendisbæta har man roynir at fáa upprunavøkstur aftur so hetta er avgjørt nakað sum vit í tjóðveldinum fara at hyggja positift eftir takk fyri ja takk fyri e gers o væle ja takk fyri ja vit halda at hetta er ein ómilliga spennandi verkætlan eisini er ikki minst tað ta norðurpartin av oynni verður friðar fyri seyð og að sum beitta løgum nevnir tað er ikki bara bara at fáa friðan nakað sum helst fyri seyðir í føroyum men tað verður ótrúliga spennandi tí tað verður jú eini ein tjóðarlund o og at síggja hvussu vøksturin fer at vera men eisini vitanardepilin altso gamant føroyskt báta sum gu alt sum erur møguleika fyri og søgurnar ikki minst søgurnar sæð frá kann mann siga frá tí kvinnuligá sjónarhorninum sum eisini verður ein partur av tí hvussu mann livdi og hvussu mann ambataði djórum og hvussu mann ja í heila tikið fekk lívi at hanga saman tað verður jú eisini ein partur av tsum savninum vinnunevndin hevur fingið framløgu um verkætlanina so eg bara siga at vit taka sjón fult undirviðsar verkætlanini og gleða okkum til kanska at síggja meira ítøkilig úrslit av henni skjótt tí hon hevur verið nokk so nógv ár ávegis eftir hondini
fyri ja hon hevur rættiliga nógv ár hvussu er eini tíggju ár ella harða
ey ávegis og ja tað er nemliga øgiliga áhugavert hetta her við at ein partur av oynni verið frigarfyri seyði men at í siðrapartinum verið býlingurin norður í gerði endurskaptur við sethúsum og bátasmiðju og framsýningum og verkstøðum sum sagt so haldi eg at tjósan hevur rættiliga nógvar áhugaverdar verkætlanir í gongd í løtuni so hetta er avgjørt ein av teimum rættiliga spennandi takk fyri ser tjenesaranagersuvæl takk fyri og takk fyri nógv positiv orð og eg ivist onga løtu í at løgtingið fer at standa fult út saman um hetta her okur hava havt tað til viðgerðar einaferð fyrr tað var miri soleiðis lesligt í sambandi við in fyrispurning um okkurt heilt annað har eg greiddi frá vesini her tað er út móti einum ári síðani tá hevði eg sjálvur sæð hetta prosjektið framlagt og okur fingja framlagt í landsstýrinm eisini og sum eg skilji í vinnunevndini eisini tað burdi faktiskt alt
løgtingið fingið hug til at sæð tað er
imponerandi men sjálv verklagslógin kemur so fyri tingið tá ið hon er gjørd mann væntar hetta fer at kosta einir fimmogtrýss milliónir og mann hevði væntað at tað fór at vera lætt at fáa fáa útlendskar grunnar av fíggja dag og tað feta kanska eisini hóast alt men mann væntaði at at tað fóra ikki at verað neyðugt við nøkrum føroyskum pengum menso

greitt nú at okur noyðast at koma við níggju milliónum hevur mann roknað tað til men skal g eisini siga eitt positivt og og gleðiligt tað er tað at raksturin kemur at hvíla í sær sjálvum tað hevði mann ikki væntað men tað hava so nýggjar metingar gjørt at mann sigur tað so men tað vil framtíðin alt vísa hvussu tað verður hetta er spennandi hetta verður ein magnet rokni eg við fyri ferðafólk og hetta verður upplagt høvið hjá skúlanæmingum føroyskum skúlanæmingum at koma at síggja tey kunnu ivinátta eisini vera har og og uppliva hvussu hvussu fantastiskt okra forfedrar hava klárað seg gjøgnum tilveruna hetta varðar spennandi ja takk fyri takk fyri tað kur ikki fleiri sum hava biðið um orðið málið fer í mentanarnevndina og sum vit vita so er tað vitið frá tíðarfreistunum í hesum málinum so vit fáa nokk viðgjørt tað endaliga í hesi vikuni so fara vit víðari í skránni og vit koma nú til skrivligan fyrispurning nummar trettan frá kailioholm johannesen landsstýrsmann til elsbet mersetes gunleygsdóttir viðvíkjandi norðoyar búð og heimatænastu tað verður elsbet mersetes gunlegsdóttir sum fyrst fær orðið ger so væltakk fyri harra formaður onkur helt at eg skuldi ikki vera forlokal men tað verður tað í hesum fyrispurninginum
hon er til kali oholm jóhannesen landsstýrismann í heilsumálum og eg kann lesa fyrispurning beinanveg og tað ljóðar hvussu gongur við málinum har norega búð og heimatænastu her bjóða klakska sjúkrahúshølini hjá norðega røktarheimi at brúka til depil til rehabilitering ímóti einum rímiligum gjaldi so tann næsti spurningurin er landsstýrismaðurin heilsumálin farin í dialog við norðrega búð og heimatænastu um ein fíggjarloysn sum bæðir partar kunnu taka undir við havandi huga at norðrega búð og heimatænasta má byggja nýtt røktarheim til áttaogtjúgu búfólk um hesi skulu flyta úr norðoya røktarheim tað er nógv virksemi á klaksska sjúkrahúsi og har er plástrot samstundis er avgjørt at sjúklingar við seinhaldsskaða skulu fáa rehabilitering á klaksvíkar sjúkrahúsi sum støðan er í dag er bert eitt pláss til sjúklingar sum hava verið høgt spesialisert
feraði spesialiseraða rehabilitering í danmark afturat hesum trý pláss til sjúklingar við aplekc hetta er ov lítið tá vit hugsa um at umleið hundrað og tjúgu sjúklingar um árið verða raktir av eina heilabløðing ella blóðtøppu í heilanum yngiligt er tí at norðoya røktarheim verður tikið upp í klakskar sjúkrahús soleiðis at tørvin á rehabilitering verður betri dekkaður í norðlísinum hin sekstanda mars í tjúgu tveyogtjúgu skrivrarð borgarastjórin í klaksvík og formaður í stýrini fyrá norðega búð og heimatænastu at tey ið norðrega búð og heimatænastu bjóðaði klakskar sjúkrahúsið hølini hjá norðega røktarheim at brúka til depil fyri rehabilitering ímóti einum rímiligum gjaldi hølini hjá norðega røktarheimi eru nógvar ferðir betur egnað og samanbond við sjúkrahúsi enn starvsfólkabygningur ið verður ein dýrloysn sum kortini ongantíð verður eins góð tað hevur stóran áhuga at vit vita hvussu tað gongur við at útvega klakskar sjúkrahúsið harðt tiltrongd høli við til virksemi somuleiðis vita vit at m bh ikki kann geva avkalla upp á norðoya røktarheim við áttaogtjúgu búplássum uttan eina avtalu um eitt rímiligt gjald soleiðis at mbh tað er norðea búði heimatænastuna beinanvegin kann fara undir at byggja nýtt tíðarhóskandi røktarheim til hesi áttaogtjúgu fólkini sum í dag búgva á norðrya røktarheimi hatta vóru spurningarnar og eg eri spent at hoyra svari tí ati har ið á klaksvíkari sjúkrahús har er veruliga plássmangul til tær viðgerðir sum eru serliga havahugandi rehabilitering sum man mann hevur tikið avgerð um skal vera á klakska sjúkrahúsi takk fyri ja so fær landsstýrismaðurin keilioholm johannesen orðið gerso væl ja takk fyri harra formaður og takk fyri spurningin øtað er gott at sleppa at lýsa hvat er við at arbeiða við har norðuri og tað er púra rætt at ein tann eina dagin so fekk eg eftir avtalu í eina fund hborgarstjórin í klaksvík bað um ein fund og vit fingu diskuterað hetta her hølini til búðu heimatænastuna sum tey hava í dag og viljin skal skal ikki liggja eftir men tað er sum landsstýrisfólk er man eisini noyddur til at vita fyrst áðrenn mann byrjaði eitt samstarv hvat vendir upp úkvavin niður og tað er soleiðis at norður at búða heimatænasta tann bygningurin har hann stendur til at vera áttur av klaksiskari sjúkrahús altso so so tað er eitt sindur ringt at fara leiða til seg sjálvan og betala fyri tað altso men tá ið tað er sagt so eigur mann at fara at fáa einaatfa
eina politiska loysn hetta er eitt sindur í tveimum tí at vit hava havt tað gulhúsið fyri
kortum og tá ið tað er liðugt so flyta tey úr starvsfólkabygningini har norðuri og tað sum æ ynskir at gera har tað er at umvæla og nýtømas gera tey hølini fyri at mann kann sleppa at búgva í íbúðum har tá ið tú fært nerureabilitering tað vil siga vit arbeiða við at fáa til seks tella átta íbúðir soleiðis at fólk sum fáa nerureabilitering kunnu búgva har og eisini hava gestir við í løtuni er tað slett ikki nøktandi til tey til ta tíðina vit eru í tey deilast um vesi og sovorð nakað so at at tað er slekki nøktandi og tað hava vit sett pengar av til fyri at prosjektera tað sum er í starvsfólkabygninginum sum vit ætla at gera til neru reabilitering hitt málið um norðoya heimaog bútænastu tað er simpilen tað at at sjúkrahúsharnorðurið er blivið for lítið at mann vil tútvíga alt tað virksemið sum er har norðuri sum mann kann avlasta eisini og tú so gár eisini at at landssjúkrahúsið kann brúka altso t til at avlasta at fáa pasjentar norðuni so at attað er eitt mál fyri seg og eg fari at biðja um at fáa politiskt eisini til at hava at vit havað tað beløpið á langdíðarløgi ætlanini sum var á sum eitur hálvtrýss milliónir krónur tí at eg skal nemliga brúka partin av teimum pengunum kann til at fáa ja kunnu finna út av at fáa uppraðfesta har norðuri enn meira bæði reabiliteringina nerureabiliteringina sum vit hava hava sett gongd á og eisini at aútvíga meira fyri tar tænasturnar sum øverða gjørdar har norður og so er spurningurin hvussu ger mann tað tað sum eg fataði at kommunan sær fyri sær tað er at vit at vit geva ein ella annan stuðul fyri at tey kunnu fara út har frá og byggja sær eitt nýtt røktarheim tað er tað sum e eg fataði lá í kortinum men eg ætli mær at arbeiða við tí so at vit fáa sett nokk av pengum av til at gera umstøðurnar væl betri og at fáa fleiri kvadratmeldir har norðuri og og tað haldi eg er tað haldi g er hart tiltrongt so at vissi eg fái upplakning her frá frá samgongu í andstøðu so skal mín innsatsu ikki liggja eftir til at pá eina máta finna eina loysn saman við klaksvíkar kommunu og norðoyar búð og heimatænastu soleiðis at vit kunnu útvíga kvadratmetrartalið har nei hatta er akkurátsum eitt sindur í tveimum eitt er nevrureabiliteringin íbúður til tey sum eru har og hitt er meira tað virksemið sum er á klaksvíkar sjúkrahúsi erí løtuni tann starvska bygningurin hann er faktiskt í trimum hæddum og tað er eisini nakað við at ð man brúka tað til læknar og til vaktirnar har eisini so at at vit hugsa um ta fyrstu hæddina til hesa nevrureabilteringina tað var tað fyri fyrst harra formaður ja akk fyri so fær elsbet mersedes gunlesdóttur orðið afturger so vælja takk fyri harra maður nei ja harra formaður hbara fyri at fáa tað upp á pláss so er starvsfólkabygningurin hann er til scilerosi og annað ambulant virksemi so sum støðan er í løtuni so er klakskar sjúkras simpultenn noydd til at fáa meira pláss har er einki at gera tí at virksemi tað er blivið meir og meir og tað krevur stórt pláss eisini tá ið tað kemur til reabilitering og landsstýrismaðurin hevur nokk verið har norði tað veit eg og hann veit hvussu umstøðurnar eru og hvussu lætt atkomiligt tað er til norðoya røktarheim frá klakskari sjúkrahús inninoroya røktaraheim so hatta verður so øgiliga
ja eg síggi fyri mær at visi mann fær ein loysn har so eigur tað at fara at verða øgiliga vællukkað øvit karliu holm johannesen og eisini undanfarna landsstýriskvinna hava arbeitt øgiliga nógv við at fáa landssjúkrahúsið
mann sigur upplatt her og bygt nýtt og tað hevur kostað eg eg vet ikki nógvar siffur milliónir krónir ígjøgnum hesi árini og eg eri glað fyri tað ið at bakka upp um tað tá vit sótu til landsstýrið so bakkaði karliðið eisini altíð upp í tí innan fyri tað sum hann kom við og mannska eiga rós fyri at hann dugdi ella ja ja dugi væl at arbeiða og at fáa ta játtan sum krevst og e ivist onga løtu í at landsstýrismaðurin seti sær fyri at fáa játtan til at fáa eina loysn hesum viðvíkjandi so mikið kenni eg landsstýrismaðurin mannin so klárir hann tað bumbu sikkurt og her nevni landsstýrismaðurin hálvtrýss milliónir krónur og tað er akkurát tann loysnin sum eg hugsi um at at visti mann ikki forógvusligur man at mann kanska fær ein játtan upp á kanska tíggju fimtan milliónir í árið um árið í nøkur ár so kundu norðura búð á heimatænastu fara út og fingið eitt land æl man sigr við garanti í rygginum um at tað koma kanska tíggju g fimtan milliónir um árið frá landinum og so kundu teir koyrt eitt sindur í eisini soleiðis at tað verðar eitt gott samstarv og so hetta her við hvør eigur bygningin hvør eg sjo eit bygningin eg veit ikki sjálvfylgi kt man kann altíð fara at diskutera tað men tað havi ikki ordiliga hug til í dag eg veit at kommunurnar betalt eitt sindur landið eitt sindur og so víðari men tað sum eg gjarna vil eg vil koma forbí tað og finna eina loysn tí ati tí ati mann kann líka miki hvør eigur a henda bygningin maltso tað er vant ikki nakar landsstýrismaðurin fyri at sipa hesær áttaogtjúgu fólkini út úr norðroya røktarheimið fyri at nú skal sjúkrahúsið hava hesi hølini og tí er tað øgiliga viktigt at mann fær eina loysn soleiðisnar at kommunan kann fara í gongd við við at seta skjøtil á ella byrja við at byggja eitt nýtt gott røktarheim eisini ein nútímans røktarheim samstundis sum klaksvíkar sjúkrahús fær hetta hølið hetta er so hart tiltrongt eg havi ikki orðið fyri tí eg eri har í sjúkrahúsinum hvørt og vitji og vit hava sum aðrastaðni eisini sera dugnalig starvsfólk sera dugnalig starvsfólk og tey simpltent brenna fyri hesum økinum og tað bleiv eisini diskuterað nógv tá tá ið rehabilitering rehabiliteringin skulu til klakskar sjúkrahús men tað sum eg síggi í dag tað er at starvsfólkið tað brennir virkliga fyri økinum og tað er nøkur rættiliga góð úrslit sum mann hevur sæð harra formaður ígjøgnum hesi árini og tað er tað sum vit skulu byggja upp á og blíva enn nov betri til og ivist onga løtu í visu vit fáa karmarnar so so fari tað at lukkast og eisini er tað soleiðis í dag ati ja vit vit eru ferð við ati fáa eitt heim til fólk ví seinheilaskaða í klaksvík sum eisini hava brúk fyri rehabilitering ella endurvenjing viðlíkahaldsvenjing so eg síggi fyri mær har fer at vera eitt fantastiskt samstarv tí í tí heiminum har kann mann eisini búgva bæði styttir longri tíð og at fáa tað til ein bústað so harra formaður eg havi virkuliga álit á at landsstýrismaðurin at hann fer at makta hesa uppgávuna takk fyrija so fær landsstýrismaðurin orðið aftur kailiu johannesen gersovæl ja øvit hava sitið á arbeitil landsstýrinum er púra rætt og eg havi ettstórkt hjartar fyri klaksvíkini frá tí eg arbeiddi á kósini øhmen tá tað er sagt so skulu eisini altso vit hava nú fingið ein spildurnýggjan hábygning eg haldi virkuligani at at taytørvn har norðuri at fáa nakað gjørt og eg tí byrjaði vit í guluhúsinum tað var har varð e sjávandi einki gjørt síðani nítjan hundrað og trýogtjúgu so tað er altíð okkurt so har hendi hvussur nakað tað er aftaná hundrað og ára altso deilt so so so fekk mann sett okkurt í gongd men hetta her eg havi brúk fyri góðum kreftum til at fáa hetta her ígjøgnum og tað er púra rætt visti eg seti mær tað fyri so so veit eg fái fái gjøgnum saman við samgongu g andstøðu og tað er at fáa hasa har hálvtrýss milliónir á langtíðarløguætlanini soleiðis at vit kunnu fáa eina siðlagóða avtalu við klaksvíkar kommunu uppá

dúða og heimaftrað vit burdu broytt atta navnið altso norðreya búða heimatænasta so at tað fari eg at satsa upp á heilsikkurt til fíggjarlógina soleiðis at vit kunnu fáa nakað skilagott burturúr og tí at altso vistu vit fáa gjørt hasa reabiliteringina atsa nevru reabiliteringina so at fólk kunnu búgva har eisini tá ið tey fáa upp aftur venjing seks til átta íbúðir og tú kanst hava onkra familjumelim við teir so lyfta vit reabiliteringina upp á eitt heilt nýtt støði og eg eri eitt sindur eg eri imponeraðu ar allari endurvenjing í føroyum har suðuri gí havnini úr klaksvík og eisini fyrireabiliteringina vit hava hugt eftir nøkrum av tølunum bara frá tvey túsund og fimtan tvey o sekstan at vit taka játtanina sum vit hava brúkt uttanlands heim og tey bláiv meir metspisialiseraði eisini har norðuri viðvíkjandi nerureabilitering ha so so tað er tað er bara framdrift í o har er ógvuligani motiveraði fólk duga væl at arbeiða so ati eg al bakkahundrað prosent upp at vit fáa núreabiliteringin annan støði og at vit fáa meira pláss seingjarpláss eisini til meddisinskur deildar tí at tað er eisini press á oftani í havnini og tað kunnu vera fólk har norðuri frá sum sum líkasum skuldu brúk fyri at koma so koma tey í eitt lokalt umhvørvi eisini ha og tað er ikki at forsmáa ta tíðina man liggur eitt sindur logt ha so við góðum bakkaoppi rá tykkum so fari eg athundrað prosent seta mær fyri at hetta kemur í gongd tað ger eg takk fyri harra formaður ja takk fyri so er tað onnur sum kunnu fáa orðið fyrst er tað jóhandal ger so væl ja takkfyrihaa formaður eg haldi tað r atta ett erta ein viðkomandi evur góður spurningur sum elspet mersedis gunlegsdóttur hevur sett landstýrsmanninin í heilsumálanum og eg má siga tað ati reabilitering og endurmenning endirvenjing serliga innan fyri etta øki sum hevur við fólk sum hava havt heilabløðingar ella ella blóproppar og aðrar skaðar sum gera tað at tað ikki erið før fyri at klára seg aftaná at mann kann fáa ta neyðugu endurvenjingina og og og endur menningina er alfo mega og tað hevur verið eitt ting sum eg haldi okur í førjum hava manglað í stóran stíl at hava eina øein møguleika líkasum veit fjørt ella hammel niðr í danmark so eg eri øgiliga glaður fyri at hoyra tað at landstýrsmaðurin er komin har til at hann vil bakka hundrað prosent upp um hetta her øki sum eitur reabilitering tí tað er so ómetaliga nógv fólk sum hera rakt av tí tað er ikki bara tann persónurin
sum hevur fingið skaðan men tað er øll landsins familja sum er totalt kann man siga hevur fingið allastu dagligt at broytta og tí haldi eg tað hetta er sera sera sera gott átak
og okur eiga virkuligat prioritera tað tað var eittir mínum jartamálið til síðsta væl at fáa reapiliteringina á sett á dagsskránna tí hon er so viktig og tá mann hevur fylt up á sítt eyna kropp hvussu hvussu hvuhvat hvat patíðir ikki at fáa hana at tað verlig a kann kosta lív tá sær mann hvussu viktigt er at mann fær hesi tingini gjørdur man sær tað sjáldan sum mann sjálvur hevur prøvað tað eg var í klaksvík og skiftiknep fyri eina góðum mána síðan seks viku síðan fekk eina góða viðandlingaá klakskar sjúkahúses sum altíð og tey vístu mær tæir fasilitetirnir sum tey hava hugsað sær at brúka til til til til endurvenjing og endurmenning av av seinaheitaskaðum ella til neru vussu ena kat eg gú nerðarreapilitering a e gott orð og eg haldi tað ati okur eiga at bakka fult upp um hasa ætlanina og eg vil bara siga frá míttkomandi ati kemur ein áheitan á meg at geva um eina semmju til hasa verkætlanina so so so fer klaksvík hana tí at eg hava teð hava gjørt eina rúgvu og arbeiði haldi eg tí hava fyrireikað seg øgiliga væl til at fáa hatta sett á skrá í klaksvík eg havi tosað við ella samduri leiri ferði um tað kunhevu greippi frá tí og o tey fólki sum eru har hvussu nógvt hava gjørt fyri at fyri t fyriat útbúgvaskinanfyri øki til at menna og endurmenna hesi fólkini og tað haldi g okur eiga ati at hjálpa teimum við at fáap á pláss so eg hopi tað at tann loysnin við at brúkað hatta fasilitetin a klaksiska sjúkahúsis sum sum landi yverleikan eigur sum eg skilji etað í dag har munnu okurfinna eina loysn soleis at man kann fáa ein fasilitet til tey eldri uttan fyri sjúkurhúsi bygdan og og finaena loysn saman við kommununi hvussu man kann gera tað soleiðis at mann fer hetta her setta dagsskrá og ongantíð fór skjótt vil eg siga tí hvønn einasta dag er tað føroyingar sum ikki koma til arbeiðis aftur orsakað av tí at teir júst ikki fáa ta endurmenning og endurvenjing teir eiga at fáa og tað haldi eg ikki at nakað fortínar eg haldi ata htaer nógv menniskjur í dag sum visti høvdu verið loftaði í nógv góðari tíð aftaná tey havi fingið eina heilablæðing ella ein ein blóðproppiheilan kundi havt fingið kanska at tiðliga starv ella ella hvussu fingið gjørtdagligta munandi betri visi mann hevði brúkt meira orku og tíð upp á júst hetta her sum eitur endurmennjing og og reabilitering av av av nskaða ellaella negðrðareabilitering sum sum tað eitur át fínum ørðunum so harfrá vil eg sakka elspett mersedis gkunnastótti fyri hata góða spurningin og at at hon heu hevur ásetta málið og eg eri øgiliga glaður fit hyra tað ati kaleoholm johanesen landsýrsmaður gjøgnum formannin vil bakka eta hundrað prosent upp og gera soeið slag fyri tí og finna pengarnar soleiðs at okur kunna fáa framt eftir verki tað er gott t hoyra takkfyri hara formaður ja takk so er tað kristin mikkelsen sum fær orði gersuvæl takk fyri hara formaður tað er sum landsstýrismaðurin segði at hesin spurningur er líkasum í tveimum og vist suku taka reabiliteringina fyrst tað eru øgiligógv fólk sum eru rakt av tí og tað er avgjørt at mann skal hava tað í klaksvík og har er er taer plástrot og so tað er eisini gleðiligt at landsstýrismaðurin sigur at hann vili fara at arbeiða við tí men eg kann vísa á eitt eg veit ikki um tykur sóu u eitt ynnslagig í viku tað var so um dialysu har vóru nakrar menniskjalagnir sum reisa norðureftir fleiri ferð um vikuna líka so væl sum hesir fólkini treingja til at at fáa viðgerð líkaso nógv treingja tey fólkini til at fáa viðgerð sum er í dialisu men tað er nógv

arbeitt við tí og vónandi tí her er tað ein lækni sum skal skal taka líkasum ansvarligur fyri tí so vónandi kunnu hesi persónarnir teir brúka sekstan átjan tjúgu tímar brúka teir so at at vónandi blívur tað til nakað sum hevðiskilti at landsstýrismannin so vrðu verður arbeitt við onkur men men hetta var til at fáa keypt tólið takk fyri harra formaðurja so er tað eygun samuelsen sum fær orðið ger so væl takk fyri harra formaður ja hetta er ein sera viðkomandi spurningur
og spurningurin gongur

tey sum koma til endurvenjing bæði seinari
heilderaskaða og scelerosi og apoleksi og tað so at tann parturin eg líkasum kannman siga liggur í einari fastari legu vildi eg sagt men tað sum efekk meg at taka orðið tað er hetta her við at vit hava jú útbygt landssjúkrahúsið yvir eitt langt áramál og brúkt eina milliard og mann hevur samskipað heilsuverkið og tað sum eg haldi nú nú bíðar ella nú manglar tað er hvussu fær mann so útbygt bæði klaksvíkar sjúkhus og suðuroyarsjúkhus soleiðisnar at at mann í mun til tær nýggju uppgávurnar soleiðisr at mann hevur eitt nýmótanskt heilsuverk bæði í suðuri og í klaksvík og í tórshavn og í mun til tær nýggju uppgávurnar sum ella tær uppgávurnar sum hesi sjúkrahúsini hava tí at vit koma og at hava brúk fyri øllum heilsuverkinum tað er eingin ivi um tað og eg haldi tað er ótrúliga viktigt at vit fáa góðar umstøður til nevrureabiliteringina og og at mann eisini tað er fær mann størri høliðhølir í í í klaksvík so fær mann eisini latið upp fyri øðrum møguleikum ikki bara tað at mann fær n ímótansi reabiliterings umstøður men eisini at mann kann gera onnur ting til dømis meira pláss til medisinsku deild eitt annað er hetta her við dizfagi mati sum mann saktans kundi livera til eldraøki visi mann hevði betri umstøður og kanska fleiri fólk og í forhold til suðuroya sjúkus nú nevndi kristin mikkelsen hetta her við dealisuni í suðuri og eg minnist alt kjakið sum var í sínari tíð tá ið tað var trupulleiki við at mann mátti ferðast úr klaksvík til havnar til tealysi sjálvandi skal mann fáa eina loysn upp á tað og eg dugi eisini væl at síggja at hetta her við bygningunum tað líkist nokk so nógv bæði í suðuri og klaksvík at tað eru sjálvsognarstovnar og að er ósemja um kanska hvør eiður og sovíðari og í forhold til tað so so kann mann siga ja tað kann eg fari ikki ikki at siga hvør ella at leggja meg so nógv út í akkurát tað við ognarviðurskiftina á røktaraheiminum men visti mann skal útbyggja klakskar sjúkrus so má mann líkasum vordera hvat loysir seg betur at finna tí at har er ikki so nógv pláss at finna eina loysn við klaksíkar kommunu so at at tann tey áttaogtjúgu plássini har at mann p á einllan máta kann fáa loyst tað soleiðisnar at sjúkrahúsið fær røktaraheimi tað trúgvi eg er tann besta og nokk eisini tann bíligasta loysnin so at viðhvørt má mann kanska ikki hanga seg so ella iki eg veit iki hvussu i hvlsu siga ag hugsa eitt sindur ogt um boksna at visti mann skal fáa loyst hetta her so kanska mann má gera eitt sindur øðrvísi loysnir enn bara tær fýra kantar við at siga at vit eiga tað og tí mansn kann jú ikki koyra tey fólkini sum eru á røktaraheiminum út á gøtuna tað tað ber simpulten ikki till og tað eru kanska ikki so nógvir aðrir møguleikar fyri at útbyggja og modernisera klaksvíkar sjúkrus og eg haldi at bæði klaksvíkar sjúkrahús og suðurarsjúkrahús nú eiga tørn at vera nýmótans so at vit hava eitt gott nýmótans heilsuverk við ymiskum uppgávum á teimum báðum bæði í suðuri og í klaksvík so eg skal í hvørnfald siga tað at upplakningin hanas skal landsstýrismaðurin í hvørnfalt fáa takk fyri harra formaður so er tað rósa samuelsen sum fær orðið gersuvæl takk fyri harra formaður eg siga tað at sum onnur hava sagt eisini at tað var ein ótrúligan viðkomandi spurningur frá elsbett marsetis sgunlegsóttur og mann kann siga atær ett sidur fløkt í hesum málinum við tað at juridiskt er tað jú heilsuverkið sum eigur bygningin men tað eraltso røktarheimsbygningin men tað erkommunurnar sum brúka tað og tað er kanska ein ein ein einein ein avbjóðig í sær sjálvum sum í veruleikanum má loysast vis ið vit skulu koma so langt at seta reabiliteringina á dagsskránni mann kann tosa loysnir bæði her har og í veruleikanum haldi vit skulu hava eina loysn ømen tað liggur so ikki í hondunum hjá landsorsmanni heilsumálunum at finna ta loysnina sum hevur nakað við røktareim at gera tað liggur kanska meira ein loysn í politisku skipanini í samlaða um mann vil kanska fara inn í ta loysna sum mann
gjørdi fyrr við at mann stuðlar við eksanta krónum tiltil per búpláss mann hevði fimm hundrað túsund sum mann stuðlaði
til hvar búpláss til taðher mann gjørt til øll røktarheimini sum eru nýbygd í dag og so kanmann siga tað atvestirvágum har fingu vit so eina avtalu við tað at bygningurn var fullkomiligani niðurslitin oy lagdur har fingu vit so nakrar pengar til at seta bygningin í stand sjálvt um tað kanska bæði manglaði tíggju og fimtan afturat sum kommunurnar í dag hava so lagt út mugu finna eina loysn tiltilklaksvík og samstundis má mann eisini taka hadd fyri tann partuin í á tvøroyri og og hvat skal gerast hvørjum stað tað er nakað sum vit mugu finna út av at gera tí at vit eru siga tað at eg tá eg byrjaði at tosa um reabilitering tað hevur verið í tvey túsund og sjey átta níggju á tá tosað mæ stadvek um hetta her at tað var fimleikur mann tosaði um í staðin fyi t nú er tað blivið meir og meira me sig eg vann siga tað tað er meira virðing í reabiliteringini og tað er kanska tí at vit hava fingið meira og meira meir og meira starvsfólk fakfólk á økinum har sum eg síggi eisini úrslit tavos g onkur dømi at mann sagt ja men altso hvat nytta tað at venja fólk vissær bara kunna lyfta lítlafingur nei mað suma blíva við at venja altso vit hava dømir um at fólk sum bara hava kunnað l lítlafingur og ganga í dag so at bara tað tú kanst klára te itt sindur betri í dagligdagnum viðvð við viðvið at atfáa venjingar so er tað nógv vunnið bæði samfelagsmessett og persónligt eg eri ómetaliga glað fyri at vit komin har til atlandstýrismaðurin eisini saman viðokkum øllum og eg rokni við uttan iva øllum løgtinginum kunnu nú siga at reabiliteringin er byrjað altso tann tanntann partun við reabiliteringin er byrjað har sum byginr at fáa ein ein sum sigur hvar er hvat á hvørjum stað men samstundis so eru vitð eisini í tí støðu at tá ið fólk verða liggja inni á á á sjúkrahúsinum og skulu útskrivast har er eingin móttakari bara tað at tú liggur á á sjúkrahúsinum og har eingin móttakat tekur ímóti teir sjálvt um vit hava eina útskrevinga avtalu ímillum sjúrahúsið og kommunurna sjúkrahúsið og almannaverki so verður hon ikki nóg væl praktiserað tað er ikki ein tað er ikki natúrligt t at at kommunurnar taka ímóti ella ikki minst almannaverki tekur ímóti h eg skal ikki siga tað ett eitt einast eitt menniskja skal liggja úti á gongina á einumrøktaraheimi men hví skulu tey so liggja á einum landssjúkrahúsi har er øgiliga ni nógv sjúk fólk og fólk sum illanfyri kanska í føroyum hasu fólk órógva sum eru noydd at fara inná eina stovu har sum deyðarsjúk fólk liggja á gongini og eg má loyva mær at siga hvar er brunatygdin í einari kottstøðu hvat hendir í einar kottstøðu tá ið einir fýra sangur standa á eina gongd sum er smøl og at tú skult hava aðrar sangur út og tú skalt ja eg skal ikkiplap pensata út hvussu alvórligt tað kann vera men meneg vóni tað at vit kunnu fáa eina loysn við

og á klaksvíkar sjúkrahús so at vit verulga kunnu siga tað at nú er gongd komin á at vit fáa eitt ein reabiliteringsdepil sum tekur sær ella tríggjar ella sum taka okkum av teimum menniskjunum sum hava mest brúk fyri tí og eg má líka skoyta upp í hetta her at tann tann tanntann parturin sum her ver øgiliga nógv undirmett tað eru samskiftistrupulleikarnar sum fólk hava har sum vit í dag bara hava ein autopetolog á sjúkahúsverkinum og vit hava brúk fyri nógv meir og teir finnast men teir eru allir í privatsri skip so atog eg havði eisini mítt ynski at eisini veri tað at vit kundu setta á stovn útbúgving innan fyri reabilitering altso tað vil iga tað rgrityapeutar fysioterapeutar og ikki minst sosialargeva íføroyum sum mann arbeiði eftir føroyskum viðurskiftum og ikki eftir eini útbúgving hvat ein donsk lóð sigur so at eg vóni at vit kunnu fenag at finna eina loysn upp á hesi tingini og tað ivist í onga løtu at vit finna tí at øll ynskja reapilteringina í dag takk

ja so er tað spyrjarin sum fær orðið aftur elsbet mersedes gunlastøttur gerso væl ja takk fyri harra formaður eg ætlaði fyrst at svara kristin mikkelsen uppá hann nevnir hetta her við ati hann leingist eftir eldr at eldralógin verður eftirmetingin kkemur ella at mann sær nakað frá eftirmetingini og har skal eg siga at tað allarallarallarsíðsta undirskriftin eg gav áðrenn eg fór frá so landsstýriskvinnan tá eg varð noyd til at fara fyri at mann sigur samgongan ikki fór tað var akkurát eftireftirmetingin av eldralógini eg tónkt eg veitska at ti komið so langt eg sigi skund tykkum fókk gev mær tað nú tí eg visti at tað var komið næstan á mál so tók undirskrivaði tað so tað er alt sum tað er liðugt tann eftirmetingin so tað er bara at fara at spyrja eftir henni bara fyri at fáa tapapláss harra formaður øh eg má siga ati
eg eri øgiliga glað fyri afturmeldingina her í dag í sambandi við við mín
spurning eru sera tøktsom og glað fyri svari sum eg havi fingið frá landsstýrismanninum mær dámar øgiliga væl tá eg spyrji um nakað at eg fái ítøkilig svar eg fái ítøkiligt svar eg orki ikki fyri tá ið mann fornemmar at nú svarar mann bara líkasum man sigur at eg ja mann mann veit ikki hvat hvat hvat hvat hvat tað enda við sovorðtienso spurningur men eg eri øgiliga glað fyri at vita at nú fer landsstýrismaðurin og er longu farin í gongd at fáa eina avtalu við mbh ella kommunurnar har norðgi ella í norðurøkinum soleiðisnar at mann kann fara í gongd soleiðisnar at mbh norðea búða heimatænasta at tey kunnu fara í gongd at byggja eitt nýtt røktarheim soleiðisnar at klakskari sjúkrahús kann gera brúk av norðoyar røktarheimdi er soleiðis bara spyri mann skal skilja teg øll sum ikki kenna akkurát tað men tað er soleiðisnar at tað er hetta røktarheimið tað er fast í ter bygt fast í klaksíkari sjúkrahús so tað er so øgiliga lætt at kanska gera tað um soleiðisnar atklakskan sjúkrahús kann brúka tað optimalt og akkurát tað hetti verið við at at sum eg nevndi og onkur er nevnt java spítt sos nógv í norðoya røktaraheim landi spýtt soleiðis nógv í og eg haldi at nú skulu vi forbí tað vit mugu finna eina loysn og ið landsstýrismaðurin hann hevur hoyrt her í dag tað er full full av teimum sum hava verið her uppi í dag sjálvandi skal mann finna eina loysn og hann skal fáa heimild til ella verður bakkaður upp at fáa heimild til at seta pengar av og eg veit eisini at í suðuroy har stríðast tey við nøkulunda somu søk so so tað hevði verið gott tá te eisini kunna loyst tann knútin og eg havi altíð sagt at ð serliga síðan landsstýrisfólk tað merkir manda øgiliga væl tá man er í innan fyri tað sosiala økið hvussu fantastiskt alt hetta løgtingið er bæði ndstøða samgonga at hvussu hvussu tað verir bakkað upp um tá ið tað kemur til tað sosiala økið eg havi altíð verið sera takksom er tað enn og tað er eisini tað sum vit merkja at landsstýrismaðuin o heilsumálin hann fær fulla upak til at koma við einum uppskoti hvussu mann skal gera øtað verður eisini sagt at eg haldi at landsstýrismaðurin sjálvur sum nevndi hetta her við at mann hevur veriðí holt við hábygningin og mann hevur sett nógv eisini nógvar pengar í fyri at tað hann skal vera vællukkaður og nú eiga so klakskar sjúkrahústørn so tað tað eri glað fyri at hoyra hugsi um hetta her við ati tey fólk koma út føram vanlukku kanska einar ferðsluvanlukku kanska tað fyri eina heila bløðing at prp í heilan ja so fara tey fara niður til danmarkar og so fáa teir venjing venjing venjing danmark og so koma tey til føroyar og so akkurát sum so stilla ðsilnar av at tey fáa ikki ta somu venjingina í føroyum sum tað hevur verið og tað hava vit so gjørt upp við nú at nú verður tað endurvenjing tað verulíkahaldsvenjing so hetta her er heilt fantastiskt og eg haldi samstundis at tað er fantastiskt at landsstýrismaðurinfer í holt við beinanveg sum eg skilji ati at klakska sjúkrahús og tey sum fara út har ella fara út frá norðoyu a øoktar meg at tey skulu fáa gera sítt til at tey fáa góðar og virðiligar karmar so eg fari at takka øllum her í løgtinginum og landsstýrismannin eisini takk fyri harra formaður fær kristin mikkesen eina viðmerkingtakk harra formaður takk fyri elspet mersedes gunlasdóttur fyrrverandi landsstýriskvinna í almannamálum hon upplýsir at tað var eitt tað síðsta hom gjørdi tað var ein krivað undir eftirmetingina men tað vórðu trý ráðsuð vóran yvir tað tað var bæði heilsumálaráðið og og almannaráðið og fíggjarmálaráðið og so væntandi eri hini kanska klár har var millum annað at landsstýriskvinnan ætlaði at tað var sum í barnaansingini at kommunurnar ella samstørvini kundi áseta gjaldið tí tað er ongantíð regulera í hesi knaptu átta árini so takk fyri eitt at greit smær takk fyri

ja takk fyri harra formaður eg helt bara tað var vert at nevna tí at tá ið hann spurdi eftir tí og tað var tað síðsta undirskrivaði og so sum eg hava allir landsstýrismenninir ella landsstýrisfólkini undirskrivað eftirmetingina so tað burdi verið klárt at fara holt við tað og mín meining var hvørsfal
tá at hvat

tú kanst finna eina loysn sum hann hevur gjørt fyrr tá mann
bygdi røktarheim at tú ger ein stuðul eina eina upp á fimm hundrað ella hvat skal eg hava fimm hundrað túsund tað gjørdi mann tá ið tað var í heimi við vágna so var ein stuðul sum vóru felags um tað tað tað bíðaði ikki eini ein gonguleið at fara eftir hví sum mann politiskt bleivist samdur um tað at at andstøðingast eisini grund við einum sovnum leiði leisti tí tú kanst ikki geva nøkrum pengar fyri nakað sum tey ikki eiga nógv í ja takk fyri har formaður verður so vítt sum eg veit so hevur kommunan eisini
betalt nakað í í hesum her men tað sum eg royni at siga kom
latið okkum fáa eina loysn og eg kenni landsstýrismannin so mikið væl at sita í landsstýri saman við honum og tað er tað hann fer eftir tí loysn loysnum og og akkurát hvussu mann ger um tað eitur ein stuðul til til mbh norðega búð og heimatænastu endiliga lat okkum bara fáa hesa loysna eg far ikki inn í detalju hvussu hvussu mann skal gera og tá ið rósa nevnir so tá var eg eisini forkvinnan sosialur nevnd og brendi fyri tí og har vórðu full upphakninir til tað eisini og tá var rósa samuelsen landsyrskvinna og hon tók avgerð um at stuðla klaksvíkar kommunu tá var tað klaksvíkar kommuna við sekstan milliónum haldi hann var soleiðisnr at vit kund koma í gongd við at byggja á og eg kann líka lova fyri at tað hevu verið til gleðigags fyri nógv
og tað eigur rósa samlasen stórt takk uppiborið
eygun samelsen takk fyri harra formaður ja eg haldi at tað er sjálvandi áhugavert het her við at um mann um mann skal umhugsa onkra loysn viðvíkjandi røktarheimsbygging ella loysa trupulleikan við røktarheiminum hjá klaksvíkar kommunu heldur enn at fara inn í at geva pengar fyri nakað sum mann eigur sum onkur sigur men tað sum eg haldi er tað allarallarviktigasta tað er tað at klaksvíkar sjúkrahus eigur tornig og suðuroyarsjúkrahús eisini at mann fær nýmótas gjørt tey og tað er bara soleiðis har sum tær fysisku umstøðurnar eru trúgvi eg at tann besta loysnin í klaksvík tað er at kunna taka røktaraheimið í nýtslu til til sjúkrahúsið og so má mann finna eina loysn upp á eldraøkið hvat loysnin verður tað má landsstýrismaðurin so arbeiða við men tað viktigasta er at tað verður ein loysn og ongantíð ov skjótt tí nú er tað okkara tørmja takk fyri harra formaður ja tað er okkara tørn sigur eykun samuelsen
gjøgnum formannin ja tað er
tá klaksíkar og sjúkrahúsi nú tað haldi eg absolutt tað er tað sum eg eftirlýsi tað er ein loysn eg haldi tað at at at eg skal fara niður detaljur her nú og siga sodan sodan haldi eg geri tað og hatta ber ikki til sovorðt veitst hvat tað tími yvirhøvur ikki vit fara eftir einum úrsliti vit fara eftir ein loysn og tað er tað vit skulu og so á veg eftir hesai loysni so finna vit tav hvussu vit gera takk fyri so er tað landsstýrismaðurin sum fær tað síðstu tað síðsta orðið í samband við hendan spurningin ger so væl gilium holm johannesen takk fyri harra formaður tað sum mær dámar øgiliga væl í politikki tað er at lurta eftir tinglimum sum so koma við innputi ogso
klæði eg ofta at fáa eina loysn í høvdið sum eg kann fara eftir politiskt og hal havi
tega finguð høvdið nú eisini hvussu mann skal gera tað upp á lættasta máta og tað fyrsta sum eg hugsaði eisini um tað er er tað nk ein sjálvsagnarstovnar sama slag onkra aðrastaðni í føroyum og tað er tað og tí fyristilli eg mær nú at tá eg fái loysnin har norðeg so fái eg samstundis loysn har suðuri og eg geri tað upp á akkurát sama máta soleiðis at eins og tað dámar politikarar nógv best at tað er somu treytir so eitt gott hugskot haldi eg tá ið mannlstendur
er til at eiga ein bygning tað er nemliga tað sum vit hava roynt úr rósasamøllunevnd eisini ein ávísur tað er ein stuðulsjáttan eitt og annað per pláss tað kann vera
fimm hundrað túsundla hvat er so slepp mann frá at blanda alt tað juridisku upp í eftirher so fær mann eina politiska loysn hvar ið kommunurnar siga hatta virkar rímiligt og vit siga hatta virkar rímiligt tey sleppa at byggja nýtt vist tey vilja kommunurnar og vit fáa plássið hatta burdi verið ein vin vinstøða hjá øllum pørtum og hatta er tað sum eg ætli mær at arbeiða fyri og eg ætli at gera tað altso vissi á lívheilsuna so komi eg at gera tað meðan hendan samgongan situr og helst í ár at fáa eina semju um etta her so at mann kann koma í gongd ogeg eg síggi fyri mær at tað er møguligt við tí ja nú veit ikkium tit eru fóra positivt altso tit havra so øgiliga jalig men vissi eg vissi eg kenni politiskara rætt so er hetta ein loysn sum kann vera rímilig fyri báðar partar tí at tá ið vit koyrda eldr økið út so akkurátsum tey hesi bæði dóttirnir millum eitt sindur at tað var eingin loysn og tað hava vit eina plikt til su landspolitikarar at loysa so at bæði kommunur og land fáa nakað burtur úr tí og so serliga tey sum vit eru herfyri sjúklingarnar og røktarplássn so takk fyri spurningin takk fyri góð gott og konstruktivt íkast so at mann feksk alt við til loysnina men eg havi henna klára nú í høvdinum takk fyri ja tað er ein viðmerking rósa samuelsen takk fyri hara formaður eg gleðist yvir at landsstýrismaðurin hevur loysnina samstundis sum ann fær loysnina innan fyri heilsuverkið so er tað eisini umráðandi at vit arbeiða víðari við at siga tað hvussu fáa i loysnina millum almannaverkið o kommunurnar millum tey sum eru niðanfyri og omanfyri sjeyogtrýss tey hava eisini brúk fyri eina reabilitering sum ikki eru fevnd av sjúkrahúsinum har máa vit eisini í havnin hevur gjørt ein reabiliteringsdepil men har muga vit eisini í úti og økinu g hyggja eftir hvat er tað sum vit hava brúk fyri til tey sum eru niðan fyri sjeyogtrýss inanfyri almannaverkið og eisini tað er tað sum við umlatingarnir gera tað má ver eitt endamál við eina na umlætting tað skal ikki era ein pasifisering men tað skal eivt endamál fyri tann sum skal bæði til tey sum eru hjá kommununum og tey sum eru undir almannaverkinum og har má eitt samstarv til eisini har sum en skal gera nakrar reapiliteringsdeplar ja so er tað kaili holm johannesen ger su væl og tað samstarvið eg byrja í góðum samstarvi við
eð alla trivnaðarnevndina sum eg hevði at við
gja har úti fyri fjúrtan døgum síðani og vit hava sett tvey umboð fyri heilsuverki fyri kommunurnar og fyri almannaverki soleiðis at vit nemliga fáa eyðmørt hasi tingini har og hvat skal til fyri at fáa tað at fungera og soleiðis at eingin dettnir millum ímillum geirarnar og tað skulu vit royna at arbeiða skjótt við soleiðis at hvat hevur mann tørv á eg havi fingið at vita at mann er noyddir at hava eina yvirorðna lóggávu soleiðis at geirarnir lofta so hvørt mann er liðugur og á einum sjúkrahúsi og tað ætli mær eisini at at at fara eftir og tað eru vit samanum so at eg eri øgiliga spentur upp á vil hava biðjið um at fingið eitt konkret arbeiði ikki eina stóra frávita nógvar frágreiðingar altso heilt konkret hvat eru manglarnir hvussu syrgja vit fyri reint organisatoriskt
at eingin dettanir millum tá tað kemur til eitt nú
reabilitering óhabligni hesu nógv orð eg fløkist í ølm hsum orðinum habilitering er tað bleiv so øgiliga men reabilitering er eitt øgiliga dekkandi orð eg veit tað tað dekkar ikki alt men men tað er tað sum vit líkasum meina við og so var tað ein onnur sak sum var uppi í eina viðmerking til tað er tað at eg eri akkurát líka keddir sum allir aðrir føroyingar tá ið eg síggi hasar fantastisku suðuroyingarnir sum skulu til dialysuviðgerð í havninim mítt hjarta bløðir fyri at teirra verður noyddir til at ferðast øll øll hesi árini her og eg vóni at vit finna eina loysn nú og eg havi bakkað hanspauli har nonei har suður eg fult upk a vit prøvað kunnu vit finna eina loysn upp á tað her og eg hugsaði bara meg stilla sinnir vælsignað koma ikki bara fyribils áðrenn tað kemur flúgv tær við tyrlit tríggjar ferð um vikuna altso hon skal va hon skal flúgva nakrar tímar allíka til venjing ug sovorð nakað gev tað ein eina ordiliga behandling so at teir ikki noyddir at at at at sita umbor á smyrli tvær tríggjar fer um vikuna tað pínur meg sum landsstýrismann í heilsumálim at síggja takk fyri harra foraður takk fyri so varð hesin spurningurin svaraður og avgreiddur og vit fara so til tað síðsta málið á skránni í dag tað er svar uppá skrivliga fyrispurningurin nummar tólv frá svar upp á skrivliga fyrispurn rá ríkisbálninum til djóna nolsø joensen viðvíkjandi virkseminum hjá politinum í føroyum og tað verður djóni nolsø joensen sum fær orðið fyrst ger so vælharra formaður ja evnið er virksemið hjá politinum í føroyum og spurningarnir eru soljóðandi sum eg havi sent inn
nummar eitt er politiøkisráðið sambært rættargangslógini formliga tilnevnt og hava fundir verið í økisráðnum og nummar tvey hvørji fyribyrgjandi átøk ger politiið í lokaløki um kring landið nummar trý eru ætlanir um at seta meira inn lokalt tá tað snýr seg um rúsevna kriminalitet og fýra er ætlanin at lata politistøðin uppaftur í lokalumhvørvinum í mínum viðmerkingum til spurningarnar nevni eg at fleiri viðurskifti hjá politinum broyttust tá nýggja rættargangslógin kom í gildi fyrsta januar tvey túsund og einogtjúgu áður høvdu løgtingið og løgtingslimir ávíst innlit í arbeiði hjá politinum í føroyum gjøgnum lokalu nevndina og eftirlitið við varðhaldsfangum við nýggju rottargangslógini vórðu hesar nevndir tiknar av og tískil er torførari at fáa innlit í virksemi sum heild
sambært rættargangslógini skal setast eitt politi økisráð við umboðum fyri føroya politi kommunurnar og landsstýri ráðið skal viðgera lokalar trupulleikar og fremja samstarv millum ymiskar myndugleikar politiið í føroyum er enn miðsavnað hóast danska politiið er byrjað at flyta seg útaftur í lokal umhvørvi í føroyum er virksemi bara í størstu býunum meðan smærru plássini og bygdirnar nærum einki síggja til politiið royndir og gransking aðrastaðni vísa at sjónligt politi er eitt gott vápn ímóti millum annað rúsevnum og kriminalitetið sum stendst av hesum tað kann tískil hava fyribyrgjandi úrslit um politiið verur sjónligari í lokal umhvørvinum fyri at kanna um nakað virksemi er í økisráðnum og um politiið ætlar at seta meira inn lokalt verða hesir spurningar settir

um ríkisumboðið kemur sjálvandi upp at svara um eina løtu men eg havi hug at leggja afturat tað sum eg havi fyrireikað til hetta málið so so byrjar tað við tí heildarætlanini sum ella grundarlagið fyri spurningui er út frá heildarætlanini hjá løgmannini sum bleiv løgd fram fyrr í í í vár og har tað verður tosað nógv um fyribyrging og um góðar góðan trivnað millum ung sum líkasum er kann mann siga av tí tí drúgva arbeiðið sum bleiv gjørt sum eg haldi var rætiliga gott men tað sum eg líkasum hefti meg við beinanvegin tá ð eg fór at kanna hetta her nærri eisini tað tað var líkasum leikluturin hjá politinum í føroyum og og so víst tað seg at at hesi økisráðini vóru upp á tal at blíva og og tað varðu spennandi eisini t hoyrað líkasum hvussu tað gongur við tí tí ati og sum eg eisini nevni í hesum her so er tað blivið eisini tað sindur verri hjá løgtingslimum og og tí politsku skipanini kanska at fáa innlit í hvat fyrifærst tí samstundis sum at vit hava verri við kanska at fáa innlit í virksemið hjá politinum so hoyra vit um vaksandi trupulleikar í býarlívinum altso við ómotiveraðum harðskapi altso fólk verða álopin hvør er ómotivera og so framvegis altso tað er jú tað er ein øgiliga stór broyting vil eg so eisini nevna í í hesum her at at mynstrið er øgiliga nógv broytt í føroyum bara tey síðstu eg veitiki vat man kann siga síðstu fimm seks árini vistu vit siga tað við at vit hoyra ein fúta sum fyri eg veit gert tað tvey trý ár síðan tá ið tað stóra rúsevna málið var at heitir á føroyingar um at at vera opnað upp á kanska at læsa hurðar nøkur ting sum vit ikki hava hoyrt um í føroyum fyrr vit hoyra um um harkalið sum sum koma heim til føroyar og hótta familju ella ungdóm sum sum hevur pengar kanska út standandi vit hoyra um skottilburðir og vit hoyra um um ja so í ringasta føri eisini eisini eru eru henda fleiri fleiri dráp og og tað er tað er ein haldi eg ein reellum trupulleiki sum vit eiga at at taka fatt i og byrja longu tíðliga at seta meira inn og her og eg veit at politiið er ikki loysnin upp á alt tað tað veit eg men men eg haldi at leikluturin hjá politinum er nokk so avgerandi fyri at leggja ein dempara á

kann líkasum samanlíkta eitt sindur við fyrr har sum eg vaksi upp so var politiið mtað var eitt kent andlit tað var tað var eitt kent andlit og og og ungdómurin sum kundu identifisera seg við teir politistarnar sum vóru tað vil siga mann visti eisini beinanvegin um tað var okkurt man var á skeivari kós við og hvørt av sínum taðuttan at vita ta hundrað prosent so so við at leggja tað kanska meira sentralt og at gera tað meira eg veit ikki umsitingarligt ela hvørt á sínum a politi kanska ikki er líka nógv úti ella tað tað tað skal g ikki tor at siga men men so so fer tann tann tann næra relatiónin við borgaran úti í í teimum lokalu umhvørvunum øog tað kann vera ein trupulleiki tá ið mann skal kanska til at uppklára okkurt ella koma skjótt á staði oghvort á sínum at tá kanska vistimann kennir ráði væl og teir persónarnir sum mann møtir har úti at at so kann tað gera politiarbeiðið rættiliga nógv nemmari og og at tað gera eisini fólk tryggari tað er so bara eitt sindur av nøkrum hugleiðunm sum eg havi og ofta tað sum hevði allarbesta eg fekk tað var ofta við sæg sepolitiið líkasum kom heim við unglinginum og segði so var tað hvussu soverð nakað sum ikki mátti henda aftur sum líkasum setti seg í hjá foreldrunum og tað hevði g líkasum ein preventivan virkning haldi

vónandi ella eg giti at tað onkuntíð verið gjørt enn men tað er so eisini nakað sum við at hava sjónligt politi ella sum sum heldir ikkiskal vera so sjónligt at tað skapar ótta tí at tað kanska veksur um um hjági um at tað er ein ávísu krimunalitetr í umráðanum men men eisini bara fyri at leggja ein einat tð e at politi er nærverandi so so so og man er tøkur hjá hjá fólki úti í tí úti í um umráðunum tí attað sum mann hoyrir eisini út frá tá ið tð verið hesar stóru sætirnar sum hava verið í sýstuni so so hava fólkog undrast á hvar ella kanska at tað er longri í millum at mann sær politiið úti vir teimum økjunum sum tað eisini í teimum har har støðirnar eru ella stongdar nú til dømis í í runavík og vesturívágunum har eru kanska har er tað kanska longri ímillum at mann har sum tær ikki eru mannaðar støðir at mann sær politiið og og tað eitlandas stað kann gera tað atja veit ikki at at tað er ein ávísur kanska ein tendensur til at at so fáa so harkaliðinir ella bakmenninir fríari spæla í teimum økjunum tað sk tað er tað er so bara nakað sum mann kann ímynda sær og tað er hvussu við nakað sum sumtá ið mann tosar við fólk har úti ati at at at mann saknar kanskat síggja politi meir og tað er eisini út frá tí prátinum og og tað sum mann hoyrir generelt at mann mann at at eg havi valt at seta hesar spurningarnar so at vit líkasum koma eitt sindur runt um tað og vita um hvussutað hongur saman tað

eg havihug at nevna eisini her ímóti endanum at í tí fyrsta umfarinum at at gransking og og annars royndir vísa at at tá ið tú ert tætt at at í umhvørvinum ella tætt at brúkaranum so so statt at borgaranum so økir tað um um tryggleikan og og at eg sum eg nevndi í áðni eisini kend andlit sum ganga aftur

so havi eg hug at nevna tað afturat eisini attað sum hevur verið frammi eisini tað sum hnani lisið eitt sindur fram í morgun heta her um at í danmark so fór mann hevði mann hendan reformin fyri nøkrum árum síðani og har metti mann at tað kannska tann sentraliseringin var farin ov vítt ikki tí at vit skuldu samanlokna við donsku viðurskiftimi men men tað er nakrar tær somu tendensurnar tí kanska gevr mann tað eisini hevur mann gjørt tað í føroyum og tí er mann farin aftur til eitt sindur at mann hevur til útgangsstøði at mann hevur meira lokalsta sjónur og og tí ver eisini spennandi at vita um um tað verðar arbeitt við tí her heima eisini tí at eg havi bara inein ein ein varhuga av at at tað kanska hevði hevði bøtt um at vist tað var sjónligari politi úti í har sum tað ikki er so sjónligt í dag so lat hatta verða tey fyrstu orðini í í fyrstu umfarinum til spurningarnar so takk fyri harra formaður ja takk so er tað lenu mel johansen sum fær orðið gersovæl

justitsminnistigil smae ditasi tú etrtruurhuna trgtr og nósktn dagvar heini justitsminnista nig hagahopi smátøsalis

kairshoól itrabliel óh jóy strem in síma ilsplai lóg um ams megbóðu mestaðani fá ti ekk starvasti kommunu y súslandi

tað hava íarbeiðið inni frá rædningsorðnum fyri kægishoyl sum eru tróð trýssunnaðin av trú avhoyldi treyðmøguliga er tað illa møguligt at spæla

trú dámar viðráðandi fóðbúvin í tilsiði til løtu standa liðis ná tað spælast inn tí fótbúgvini tilseði oman í at

áðrenn fótbúgvini tilseði avhangaði vilding kriminalit sita sum brúka men ynska at fokusera uppá í samrøðis með tí tildliga lokeylini á nútikarøðisroyði fmulings í faraðmi

kóðar sædd samanbeiði men menn reika interessantar dar problemir ika at linja hvat hon siga skemmandi enn reiðisamtan hevum í innsats serlighildskriminalriminell sita høpið høvdin at sovorð komst at serlig hilsa kriminell sita er blendað enn at

frá nivóði í danmark tað sigist sindin sæt seg at serlig hilsa kriminell sita er blð at fáa

ein forbúgvingarmissi innsædd primaða ráðdið móti politiskellum forbrúðar men

eksempilvis kæti neonis at tað hevur sigað av ssp var ov víklist vika seks á tað altso mitt útgangspunkt at flagagangið tá har hóast mann avviklist er tilsaður er tað

serlig greið at reiða um køslu ið pálja góð til staðin á køslum er for hoyðið helvtihild sam óhappimaksamhild í trafikum fyri eksempil brúka hondinum stjórnum

sum beskrivað hon fór hon upp í sváldiska spøsmál so sum tey ásættu seg kenngiliga at

forprøvilsismessi sigi tilsaði tað biskraða har i-blend n ps píð sum stóð for at síggja triðju sosialveg

fja sama vil mann í plagi um at gannað upp í nækuligastøøða

með navni betjingini er primið at varðdagini men stig so úr víðis støðsjóða av politibutikanum

politibutikanin sprimaði at fáa mál av administrativu betjingini av báðani for eksempil víðisdd til sæð pass á útlendingar segði tað er núverandi stutt troð at frá tí veðisligu fáa eintal enn fultan troyli er forðaður meðan

stillur har dividera sá liðis iku at dividera skepsmessi í forhold krevum at tað opnist nýðjenestu støða sum í følging av at vilja

málsutning við spøn hevði sett til at ein skitin fór skýrning frá tí ið landspolitisktu nivóði er landsstøða ábralysa av eitt kæðisroðum fara í døgnum politiið stóð natu sovorðiligt við stu øhøl fordi ein siga eina próvtilsað

takk til rísktu umboði fyri fyri svarið sum verður drú nógvi tekstorð og kanska

konkret kann mann siga í mun til teir spurningarnar so haldi eg hug at nevna at so er økisráðið komið í gongd tað verður fundur sum eg skilji á lagnum og og tað er gott har tað verður kjakast um hvussu mann leggur ein ein plan fyri

og sum eg lesi eisini av svarum so eru ikki ætlanir um at fara aftur til at opna fleiri politistøðir men í svarunum
ongur at mann hevur eina mobila politistasjón og tað haldi eg er ljóðar positivt og og kanska at mann vónandi fer at síggja meir til hana ella soleiðisnar og at eitt annað í svarunum var at hetta her við at
at nú tann politiski myndugleikin ikki kanska hevur so lætt við at at hoyra um virksemið hjá politinum so verður tað svara

at politiðføroya politi stendur altíð til rátíðheit fyri fyri rættarnevndini og teimum limunum sum eru har til orinterandi drørsilsi sum tær verðar kallaðu tað er tað er so eisini nakað sum kalske kman siga ein ein nevnd kann gera sær dalt av til vistað er í ivamál í mun til tann innsatsin sum verður gjørdur tí tað fer tað altíð at verða eisini í takt við sum sum eg nevndi í til spurningin at tað er við at mynstrið er broytt tað krimunella mynstrið at vit fara at fáa kanska ella tað er longu tendensur til at tað er blivið harðari milliø eisini í føroyum at so sakni eg allíkavæl í tekstinum her at politiið kemur í ein sindur meira greiðum innsatsi altso í mun til at vera ein móttrekt til bakmenninar at tað skal ikki vera lætt hjá tykkum at hóragera tykkum millum ungdómm í føroyum ella millum tey at kunna líkasum at sakni ett sindur at í í hesum svarinum at at politie kanska vara eitt sindur meira frameftir rætta at vilja saman við teimum interessentu partunu sum ter eisiniverða nevndir í myndugleikum øðrum myndugleikum gera tað trupult upp á allar mátar fyri at tat atað ikki verður so lætt spæl hjá hjá hjá bakmonnunum sum mann ofta hevur í hesum kjakum sum hava verið mann hevur kanska havt tendla hildið at bakmennir hava forlagt við at smugla við at lokka okkara ungdóm út í óføri og so framvegis har eyði sakni e eitt sindur at at bæði í heildarætlanini eisini men og eisini í hesum svarinum sakni eg tað ati tað kundi verið ein ein ein tsfórs alsu tað kundi verið at mann setti gjørdi eitt saman við teimum altso í eini tvey ár nú meðan tað líkasum stendur nógv á við við kriminaliteti at mann gjørdi ein ein eyka innsats so ella so at t hað varu fleiri kanska ráð sum arbeiddu saman saman við politinum at mann hevði koma hesin her vaksandi ólevnani til lívs og tað tað ertí sleppur hetta her so sum eg síggi tað sleppu heta her at líkasum at at forseta og vit hava ein nokk so slappan hálning til tað jamen altso so hava vit um um ein um nøkur ár ein n nógv nógv nógv størri trupulleika enn enn vit kunnu geva okkum far um og vit hava fleiri ólukkuligar lagnur sum sum skulu ígjøgnum rættarsystemið og alt tað sum tað fylgir av so so tað kann hava tá ein kavabóltur er farin av rulla at ikki fyri at vera so øgiliga negativur menn men men tað kann tað kann fáa óhepnar fylgur í

ein minuttir eftir so eg kann hug hó at nevna tað at fyri at venda aftur til hetta her sum sum hevur við granskingina og tað sum tað sum vísir at at at at vist tú hevur kend andlit og tú hevur relatiónir so hevur tað kriminalpreventiva ráðið eina útsøgn haldi eg sum eg sum eg komi til sum sigur at at ikki endiliga pasterileringin ella tað at vera sjónligt er a tað sum tí tað sum er tað allarviktigasta men tað er relatiónirnar ha altso tað

ja takk so er tað onnur sum kunnu fáa orðið fyrst er tað rósa samuelsen ger fyri frú forkvinna vil siga ata heta er einrætiligani áhugaverdur spurningur og tað er enkin ivast og e ivist í hetta r ein ein øgiligani stór og fjølbroytt uppgáva har sum allir partar eru noyddir at gera ein innsats og tað víi tað sæst eisini í heildarætlanini sum er gjørd hvussu mann fyribyrgir at fólk koma út altso at mansn hvusumann skal fyribyrgja at fólk koma út í ella ungdómið hjá okkum kom út á skráplan tá mann hyggur aftur aftur tá mann hugsað um sa var fyrr við at hevði politiið í nærumhvørvinum so er tað dømir um tað at tað vóru ungdómshús har sum politii regluliga hugdu inn at barnaverndirnar høvdu avtalu við at børn ku ella ungdómara kundu fara í ungdómshús har sumpolitiið p á ein lanna máta eisini varð tilknýtt soleiðis at tað bleiv eitt álitsforhold í millum og eitt tryggheits forhold ímillum ungdómin
vit hava dømir um sum har sum har sumharsum ungdómar eru ómetaligani hóttir
har sum teir hava brúk fyri verjum soleiðis tað at teir ikki koma í forkert taðhendir tá eg sigi forkert tað hendir so hoyrir mann um søgur hvussu ungdómar ella hesi ungdómar kanska niður í børn blíva manopuleraði við at taka stoffur til tey so eru komin inn í eitt ein kres har sum tar ikki seppar burtúr aftur har sum tær liva dagligt við einar hóttan við tað at er tað nakar sum slatrar so er tað onkur annar sumentil tay sjálvi ella tey sum hava tætt relatión til tey ella vinarkrestinum sum verða forfylgd ella hótt hetta er hetta eru dømi sumungdómar ella foreldur kunnu greiða frá eg minnist teg tá eg var úti í almannamálaráðnum taðevr verið frá tvey nýggju tá var tað nøkur foreldur sum vndise til mín og tað høvdu vóru beskimraður um at tað vóru fleiri ungdómar sum høvdu avbjóðingar innan fyri rúsdrekka og eg tók tað so upp í sspstýrinum eitt ella aftaná at hava spurt meg fyri í nærumhvørvinum har sum eingin kendi til nakað sum helst tá var tað karmariu sumolisen sum var fúti og hon hevði krinalnhon hevði nærkupolitistun við har sum hann kundi vátta alt tað sum eg segði út frá tí sum eg kundi leggja fram frá teimum foreldrunum sum høvdu sagt tað sum var men innanfyrinærumhvørvið heilfrøðing og innanfyri skúlan har var tað ókent men eftirfylgjandi er tað so foreldrini sum reisa seg upp og siga tað nú er nokk og tað var tað sum hendi vestur vágum eisini nú at foreldrini tókuseg saman og søgdu tað at avbjóðingarnar hjá okkum í okkara lívi og fylgirnar fyri okkara ungdómi hara verið so katastrofalar at nú kunnu vit ikki bíða meir nú kunna vit ikki tæga meir og at tey eg vi siga tíverri hví skal mann koma so langt at tú skalt út til vera hvør tú ert og hvat avgjóðingar tú her í hevur í í í familjuni men tað gjørdu tey og at siga fantastiskt stórt rós tað vísir bara hvussu stóra styrki foreldurini kunnu hava í teimum øllum teimum avbjóðingum tær hava tí at tað er einki ivaist í at tá iðbørnum og ung koma í trupulleikar so verður tað eisini flatrað og hvønn gongur tað soutyvir tað gongur eisini tivir at ja men kanska tay ikitey rættu foreldrini tey duga kanska ikki eyat vera foreldur og og tey strangt nokk men tað er ikki tað tað dragar seg um tað dragar seg um at hesi børnini eru hótt tað er hótt inn í nakað sum tey ikki vilja vera í men tey sleppa ikki burturúr tí

mann setti nærpoliti inn aftur og hvat er nærpoliti altso eg ivist í um um um mann kanska í danmark hugsar um nærpoliti er tað í tórshavn nærpoliti er eisini vesturvágum norðurklaksvík á tvøroyri ella hvar tað skal vera tá ið tað leikar á tað er kanska betryggjandi at hoyra a mann hevur mobiltpoliti eisini men mann dugir væl at fylgja við hvar eindin koyrir og tað er eisini eitt sindur ræðandi at síggja og hoyra at tær ungdómar sum ferðast til tey støðini har sum mest útsett har sum mest harðskapur er men hví fara tað har hví fara tað har og tá mugu vit eisini taka egnabarm siga tað hvat gera vit fyri at fyribyrgja at hesi børnini fara og koma á tey skeivu støðini seta vit nóg tíðliga inn mann eg byrjaður at at at at at økja um normeringarnar og økja um fakligheitina innan fyri dagstovnarnar man eg mann eg fara inn á skúlanar oghyggur meira og tosa fyribyrgjandi ssb gera eitt gott arbeiði men mentú røkkur ikki øllum allíkavæl tað skal eitt álitsforhold eisini millum tann unga polipolitistin sum hevur bjargað nógvum altso tú kanst fara til ein politist og siga tínar bekimringar og er tryggur í tí sum tú sigur sum mann kan hjálpa tær út aftur tann partin sakni eg eg vóni atmann kann í ávísum førum gera ein avtalu millum ungdómshús og løgregluna soleiðis tað at tað mann kann etapilera tað samsvart sum hevur verið frammanundan tí at tað er ikki einfalt hetta er ikki einfalt men vit skulu tryggja at eingin óneyðugt kemur inn í ta støðuna men vit mugu eisini tryggja okkum tað at fólk torða at siga frá vit síggja ferðslanar og so flytur hon har og flytur hon har men vit tora ikki at koma út við próðinum tí at tað e túsund er próvberi og te tú sumd skal trýst fyri at sagt tað skal sigast kðin er farin men er ein viðmerking djóni nolso joensen gersovælja takk fyri frú forkvina og takk til rósu samuelsen fyri áhugaverdar hugleiðingar um hetta sum er eitt komplekst og tað r hetta her er bara heitt her við leiklutin hjá politinum er bara ein partur av hvat skm man siga tí tí stóru sum skal til øog eg trúgvi eisini sum rós samsoyn inni á hetta her við at eg trúgvi tað er eiliga nógv foreldur sum føla seg ráðaleys ella hjálparleys tá ið tey koma úti hesar støðurnar tí at tað ofta ikki er soat tey kanska ikki hava vitað at tað stendur so illa til sum tað eguliga ger hjá teirra børnum kanska tá ið tey ferðast úti í í í býarlívnum og náttórlívinum og nú eisini ein øktur harðskapur sum fer fram og sum vit síggja eisini og ikki ikki bara av av av rúsevnum men eisini bara av av ómotiveraðum so
vónandi sum sum rósamesons nevnir vónandi so kann kann teimum bilaoyndin hjá politinum vera blíva sjónligar tí eg veit at her í havnini koyrir ukoyrar pp á trulligan onkuntíð út á ungdómshúsini tað veitja takk rósa samuelsen ger sovæl
ja takk fyri frú forkvinna ja tað er rætt foreldrini børnini ungdómi eru hjálpasleys tey liva í einum evigum og støvligum ótta tí tey eru forfylgd tú skalt bara dytta teir at siga nakað so fær tað fylgir hvussu kanst tú koma burtur úr tí tá og hvar er tíni verja tá tá tú ikki veit um dekkin er skorin upp uttanfyri bilinum ella um ein hóttan stendur at vist tú tdytta tær at gera nakað sum skal hevna teg inn á systir tína ella nakran annan tað er sovorðni ting sum mann hoyrir tey fortelja og eg trúgvi ikki at tey lúgva tá ið tey fortelja sovornur ting tí er tað øgiliga umráðandi at tað er ein tryggleiki bæði altso breitt men at løgreglan eisini saman við násfrøðingum ungdómshús skúlaforeldrum lærarunum eisini er við har tí tað var hon fyrr hon var við fyrr uppá ein heilt annan máta og vit kunnu hoyra um hvat ið politistar hava sagt um
hjálpti eg ungdómin
tað her var vit hoyra ungdóms hús siga hvussu hjálptu vit í felag hungdóms burtur úr hesum her vit máa upp á einlannan máta í eitt tíðarskeið meðan vit eru í hasari kottstøðuni sum er nú fáa gjørt nakað rættiliga skjótt og alvorligt takk fyri ja takk næstur at røða er bjarni kárasom petersen ger sovæltakk fyri tað frú forkvina øhfyrst ogfremst haldi eg at að eri siga til gjóni nolso joensen at tað er ræðuliga áhugavert at hann velur at seta hendan her fyrispurningin eg haldi ikki eg havi prøvað ati umrøtt ein fyrispurning har sum svararin er ríkisumboð í føroyum og tað er sjálvandi eisini tí ati hetta er eitt øki sum eg ikki er yvirtikið og hetta er felagsmál og tað ger tað at politiski myndugleikin í føroyum hevur upp á ongan máta hond í hanka við hvat hendir á á økjum sum viðvíkir rættsorndnhevul seg og og fyribyrgjandi átøku og og innsattu hjá løgregluni so har kann eg líkasum gott bara byrja við at siga at tað er nakað sum sum eg sjálvandi haldi mann mann átti yvirtikið nokk so skjótt tað er nakað sum kann yvirtakast og tað má sjálvandi gerast á ein skipaðan hátt men fi fyri at fyri at løgtingið skal kunna gera
lóggávu soleiðis at vit fáa loftað teir trupulleikarnar sum vit standa við á økinum sum kanska serliga hav tikið digásið nú her seinastu trý fýra árini
so so mugu vit eisini fáa tær instituttiónirnar til at vera undir føroyskum myndugleikum harvið er ikki sagt at at at løgreglan í føroyum ikki gera nøktandi arbeiði sum nú er men eg haldi at fyri at mann skal hava onkursvegna hondið hanka við hvørj innsatsurin er í føroyum so má tað avgerast úr landsstýrinum og løgtinginum og ikki justitisministerum og fólkatinginum tað hava verið nógvar søgur og leysasøgur og koyrt a sínum tey seinastu árini um at rúsevnisnýtslan í føroyum ella misnýtslan í føroyum hon er øgiliga nógv vaksandi og har til tað sum hevur verið óvanligt í mun til nú tað er tað at har hoyrir ein ein øgiliga skipaður kriminalitetur aftanfyri sum kemur

fyri tað fyrsta er tað er tað vanlæknur vit tosa um tað tað hevur knúsandi effekt fyri tey sum detta niður ímillum tað hevur vanlukkuligar avleiðingar fyri familjuna og tey avvarandi og fyri lokal øki og samfelagið sum heild altso djón nols joensen var eitt sindi inni á hesn her við at nú mælir mann til at mann skal læsa hurðarnar og og og og nú eru akkurátt orðaskifti rundan um um mann skal seta vakmyndatól uppi í gøtunum her í miðbýnum í havn orsakað av at tað eru óprovokeraði álop á á ósek fólk nú nú skal ikki siga at tað stendurst av rúsevnunumi netúrvliga men tað er nærliggjandi at hugsa at tað er tað og tað er bara symtomur upp á at at kanska serljiga rúsvnnýtslarnir er hækkandi og mann er farin til harðar stoffur sum nokk eisini er sum tom upp á nógvum avbjóðingum sum kanska serliga ung standa við í mun til mentala heilsu og einsemi og strongd og ymiskar diagnosir og og og hvørta sínum øhhar hevur mann nøkur fyribyrgjandi átøk sum sum føroyski myndugleikar og føroysker felagsskapur kunnu taka sær av millum annað ssp og annað øh men akkurát innsatsin ímóti at kempa og kriminaliteti nnár ktakriminalitet tað hava vit í løgtinginum í øllum førum sera avmarkað innlit í og sera fáir møguleika til at fáa innlit í mann hevði eina lokal nevnd sum har mann kundi fáa hesi tingini at vita tað var ein lítil og rættiliga óbetýðilig nevnd tá um tað er kanska eisini tí at mann hevur gjørt niðurstøðuna hon skuldi verða avtikin og sum skilst so eru teir teir um stansirnir sum skuldu erið statta á lokalnevndina virka til kanska ikki at verða byrjað at virka til sítt endamál til fulnar í øllum førum øh tað stendur til seinasta her í svarskrivinum at atløgreglan í føroyum sjálvandi kann fara ella er tøk til eina eina eina kunning í rættarnevndini men roynt formelt er tað einki einki sum tilskilar at mann kann kalla løgregluna inn til til at fáa eina oriantering um økið sjávandi kanni tað nokk gera meira óoffisielt men men vit hava ikki uppbygt eitt millumlið millum tann politiska myndugleikan og tann útvinnandi myndugleikan sum er løgreglan undir justistsministeriunum øh og tí er tað øgiliga trupult at bæði fáa innlit í hvat veruliga verður gjørt á økinum her verður tað svarað í øgiliga øgiliga øgiliga gráðum trekkum øh og tað haldi eg er er harmiligt altso vissu vit til dømis taka hetta her viðnarkotikarkriminalitet mann kann bara gita at mann fær at vita hvat problemið er tá mann er til kaffi hjá grannanum tí mann hoyrir hesaher persónliga annikuoturnar e um hvat mann hevur hoyrt ella hvat mann upplivnar í býnum ellaatara h men mann fær ikki eina detalieraða tíðin er farin takk har var einviðmerking frá djóna nolsø joensen ger sovæl ja at kárasen skal hvussu vit fáa ein minutt afturat at útdýpa líkasum nøkur ting men eg haldi a er áhugavert nøkur av tingum sum bjarni kárasum er inni á nettupphetti her við ati sum tað eisini framgongur a svaranum so er tað blivið tað verri kanska at fylgja við virkseminum hjá politinum altso í í í forma av teimum nevndunum sum eru avtiknar og svarið er so at rættarnevndin kann so fáa tað innlitið sum sum krevst men eg eri púra samdur í bjarna kárasini sum sigur at tað er ein ófatiliga keðiliga gongd sum vit eru í gongd við altso hetta her sum vit hoyra um og eitt ein øking í í rúsevna málum og í smugling og í í fleiri handtøkum fleiri ja fongsuls ja uppihaldum og korti sínum og vit hava enntá hoyrdu vit tá ið heildarætlanin levurløgd fram so hava vit sumpkulturar í føroyum økanska nakað sum mann ikki hevur sæð so nógv til fyrr men vit hava kolturar sum har hvørs hesi tingini og og ógvusligar ting fara fram sum koyrir paralelt við tað tað annars
vit mugu hava kompleks sum arbeiði
ja takk bjarni kárasom petersen gersovælja takk fyri frú forkvina og takk til gjón nolsø joensen bæði fyri viðmerkingar og fyri tann eyka minuttin øh eg haldi nemliga at tað er problem altso til dømis tosar mann hevur um nærskukriminalitet men vit vita ikki um problemið er at at tey sumsum sum eru písaðri til dømis um tey gera tað fyri vinningin ella um tey gera tað fyri maktna yvir onkran annan ella um tey gera tað tí tey eru í einum milliøi har sum tað verður onkursvegna onkursvegna uppfordrað til ella nakað annað hartil vita vit ikki um mann tosar um aum mann hevur hond í hanka við heta her við við við við markinum men vit vita ikki um mann hevur eina meting av at at at rúsevni koma á loftvegis ella sjóvegis umvegis skipum og vit vita ikki hhvar ferðslumynstri er innternt er tað úr miðstaðnum og út ella øvugt tað vil siga at vit hava øgiliga trupult við at loysa trupulleikan gjøgnum lóggávur vit kunnu ikki fara at siga a vit mugu hava harðari eftirlit við markinum tí vit vita ikki hvussu stórur tann
trupulleikin er lutfalliga av tí samlaða problemum tað haldi eg er tí haldi eg tað er so viktig at vit fáa eitt nøktan
innlit sum eisini fer úti í smálutuni ja takk tíðin gongur skjótt næsturoyarøða er bjarni hammer ger so væl ja takk fyri frá fórkvinna og tað er eingin ivi um at tað her eru spennandi spurningur tí at ikki bara sum at hugsa um spurningin men eisini tí at hetta er eitt øki sum føroyingar sjálvir ikki hava ræði á og sum verður stýrt úr danmark yvirskipað og tí er tað gott og eisini at tað heilt tykist ber til at seta sovorðnar spurningar her so tað er eisini gott at fáa sjónandi ríkisumbýpappu søk men eg kann siga tað at nakað sum ongantíð eg hevði gloymað tað er eingin yvir um tað tað er tað at at føroyar eru ikki nær í námyndini á tí støðnum sum okkara grannalond eru í tá ið vit snakka um kramilitet tað er eingin snakka um tað mann sigur vanligt at í føroyum er kanska tað lættasta staðið at uppklára kriminalitet og øgiliga eina oftan rikuliga kriminaliteturin ikki so oftani er sum heild at nógvst á til løgum støði men seinastu tíðina hava okkurt settið hasum tað verður nokk so ógvuslig harðskapsmál og og tað sum hann skal gera
dera sjóvandi tá at tað man her var so friðaligt land sum í føroyum og tað ger politiið so má mann sláa hart niður á tað beinanvegin og syrgja fyri at tey sum gera hetta her kriminalitetinum verða revsaðir hart
okur hava eisini tíbetur liggja har sum liggja okur hava nakað nakað landagrensur sum ger tað lættari at støðga og finna kriminalitet í rúsdrevni og okur hava gera tað eisini verri hjá fólki at rýma av landinum tí tað er bara ein ella tveir vegur inn og taðer við flúgvara ella tað er við báti so tað er eingin ivi um at tað er eingin ivi um at okur eru í í tann mun eru okur eru okur eina góðari støðu ta iðmann hugsar um tað tað er eitt sum man heldur kumæ t gloyma at politi í føroyum ger eina forferdiliga t gera eitt øgiliga stórt arbeiði sum okur ongantíð vita av sum okust ikki vita av tíbetur til dømis nú tað harðskapsmálini og tað er eisini onnur mál tað verður tikið upp so hvørt at nú er nakað undir uppsigling sum mann sigur at so setur mann hart fokus á tað mann sigur vanliga at vist tú ikki sær politiið úti á einum øki jamen so tað gott tað betíðir tað at har er sum so í lagi men tá ið mann hoyrir um at at tað beginnur at vera úti í einum øki sum er kanska uttan fyr miðsvoyarøki so fevur politiið fokusað á tað tað er ikki líka lætt sum tað krevði lokalpolitisatiónirnar tað minnast tíkkur okur minnast millum annað ein var í vestmanna og tað var ein ordilig vágum en eisini og tað var ein runavík tað gjørdi sjálvandi tað at mann at tey lokalu sógupolitiið nógv oftari og mann kanska kendi oftani politistarnir prá fornavn og mann sigur eisini øgiliga oftani tat kennir tú ein myndugleika upp á fornavn so hevur tú eisini eina aðrar spektføryunum í dag koyrir næstan alt út frá út frá miðstaðarøkinum og og tað er bara sum tað er tað er botnigrund mann fylgdi í føroyum í forminum sum hendi í danmark eittanastað eitt sindur seinni sum gjørdi tað at tað skuldi savnast á nøkrum ferri men størri støðum og tað botnar altíð í fíggjarligumspurningum og at tað blívur til eina sparing men so kann mann so siga at er tann sparing ím longdini tað vita okur ikki tað var eingin ivi um tað at lokalstøðirnar í føroyum tey tey tænti sutt endamál og mann hevði veruligani fingurin á pulsunum tiltil politistarnum tað sum hendi í teimum lítlu økjunum lítlu økjunumuttan fyri miðstaðarøki politiið er øgiligani sterkt dekkað inn ir í havn tað er eingin ivi um tað og tær hava eisini eina øgiliga góða meting av hvati hvat hendir í tí føroyska samfelagnum tá tá ið tað tá i okur snakka um tað ein trupulleiki sum kanska ríkisumbu kundi tikið vita við her frá tað er tað er at tað verða gjørdar kanningar innan fyri øll møgulig øki innan fyri kriminalitet hvussu kaln mann fyribyrgja hvussu skaln mann hetta men av tí at politiið er so danskt sum tað er tað er ein ordilig donsk altso yvirskipað leiðslua sum verður stýrd niðri frá tí verður øgiligastó kanningarnir gjørdar í danmark og skula innførast í føroyum og tað er tað sum man kalla fyri eitt paralellsamfelag tað er ein sovnur himmaligur munur a føroyska samfelagnum øllum og kimunalitetinum ímóti tí dranska tað kann ikki samanberast upp á nakran máta millum annað ðheleg berg eg arbeiddi á fyskberg í fleiri ár ein heilt heilt vanvittiga nógv innbrot tjóðar ríður og sovorð naka sovorðis fer mann næstan ikki í føroyum vold á einir heilt øðrum skala sum hann sær í føroyum men allíkavæl tað sigur ikki at mann skal stáa hart niður á tað tað er umráðandi at ter kanningarnum mann ger mann fær pengar til tað frá tí danska sigur men tær verða gjørdar totalt eftir lokalum forroldum og tað ger eisini ssp men men men har gloymir mann oftan tað nyttar náttandi ikki at innføra kanningar í danmark og seta tær beint inntil føroyar tá mánn snakkar um kriminalitet tí tað er so ekstremt stórur munur men tá eg sagt tá mum g ongan at gloyma frú forkvina at politið í føroygum hevur fingurin a pulsinum tað vanliga politi í føroyum tað hevur tað veruliga og og hus at stuðla teimum í tí arbeiðinum tí tey gera kempisutt arbeiði sum føroyngar sletiki vita av minuttr afturat djóni nolsoy olsnióna viðmerking gersuvælja takk fyri frú forkvina og takk bjarni hammer fyri fyri áhugaverd orð sum nú ver tað eisini nú kenni bjarni hammer ta innan frá tíhanetí er hansara yrki og og og sum sum bleiv nevnt í áðni so so er tað heta her við sum hann ofta hevur samanlíkna við fyri nøkrum árum síðan og til politiarbeiðið nú kann bjarni hammer siga eitt sindur um tað er tað munur á hetta her við sum tað sum eg nevndi eisini at at hevur relatiónina við tá tú ert úarbeiðir í einum lokalum um umhvørvi er tað ein fyrimunur sum politistur at hava tað er tað broytt er tað mynstri broytt og kann bjarni hammer líka nevni eg vitikki hussunógv han kann siga men var tað tá ið reformurin var í danmark og í føroyum eisini tá i tá ið tað bleiv var tað ein ávís mótstøða ímóti tí tá eg veit ikkihvusunógv bjarni hamer kann siga men var tað millum politifólk ella faklig fólk var tað eina ávíst mótstøða mótir at gera hetta mynstrið sum er í føroyum nú við við við færri bemannaðum østatiónum takk fyri frú forkina
ja takk bjarni hámar ger so væl takk fyri forklæðina har kann eg siga beinanvegin eg minnist tað eisini tá eg var niðri eg búði
hevei arbeiddu á petesc berg og tað var ein lítil kresur rundan nakrar stórar tað var ein kempimótstøða ein kempimótstøða millum politistarnir hatta var ein hatta var ein hatta var ein avgerð sumbleiv tikin yvir høvdið á øllum molitistunum í danmark tað var ein politiska avgerð har bleiv tvungið diktarserað niður og altso knappligani so tekur júlland bara har har knappliga skuldi koyra eini tvey hundrað kilometur til nermaast frá politistøðini út til ein eini altso harsum eitt hasskaðsmál var í gongd altso túð veit tað var fullkomiligani holi høvdið haldi eg og tað halda politistarnir endur enn mótstøða í føroyum er eg sjávandi er styttri a men tað er eingin ivi um tað at tað var eisini á mótstøðu í føroyum tí at mann misti hetta her altso ikki bara tað lokala at tað var styttri ímillum politimyndugleikan og kundan nú kemur tað ein undurformur a staðið staðin fyri ja ein um eformur kemur av staðið í staðin fyri ein persónur tú kennir ttaðtað er eii
eisini við at henda í føroyum sjálvandi er tað ørv
kalsk g suðuroy kanska í klaksvík men men men tú sær ongantíð sjáldan tann sama persónurin oftani ja takk takk fyri ffrú forkvina so er tað verður tað tað síðsta umfarið og tað er spyrjarin gjóni nolsø joensen gersovæltakk fyri frú forkvina eg skal ikki leingja ónevðani leingi um heta her men eg hugi bara nú at takka fyri til ríkisumboðið fyri svarið og síðani teimum sum hava havt orðið í hesum málinum sum eg haldi er áhugavert at fáa fleiri vinklar á sum hava víst ati vit hava við eitt øgiliga stórt komplekst umráði at gera sum sum ikki eru bara nøkur einføld loysn upp á hvussu vit loysa tað og men eg havi hug at at tað sum bjarni kárason nevndi til dømis heta her við er tað er trupult hjá okkum at lóggeva tá ið vit itá ið vit ikki vita ordiliga hvar er best at gera ein innsats í føroyum er tað á markinum er tað loftvegis sjóvegissaman við taks skulu gera stikkprøvar sum tað er nú og sum eg haldi er for lítið bara at dúga uppá tí tá ger tað for lætt hjá teimum sum
sum snugla at koma inn við við teimum rúsevnum sum eru og so at her síðsta sum sum bjarni hammer haldi eg so so væl segði og sum eisini bekrefta tað sum sum eg var inni í mínari røðu fyrst hetta her við at relatiónirnar
g anseu meg siga relatiónin hjá tí einstaka politistinum í mun til tað har sumhar sum hann arbeiðir er haldi eg hevur ein ein hevur eina eina fyribyrgjandi effekt nógv meira enn vit halda og tað fingu vit so bekrefta tá ið í í mínum fyrispurningi eisini til til bjarna hammer at sum nú er so er tað meira kanska ein uniformur sum sum sum dukkar upp heldur enn persónurin í uni forminum hevði nær vissi eg skuldi sum bolst líkasum sagt tað upp á tann mátan eh men vónandi so fáa vit okkurt høvi afturat til at kjakast um hetta her heildarætlanin haldi eg skuldi verið etikin vónandi so verður hon kanska lagt til aðalorðaskiftis avt tað taurtaur mín vón so at vit líkasum fáa eisini fleiri vinklar hvussu vit koma bestu hesin her vaksand trupulleikan til lívs tí vit hava ein ungdóm sum sum skaltað skal gera fyribyrgingarpartuin skal gerast úti í í lokal umhvørvinum í skúlum og í í klubbum har sum tey ungu eru og ferðast tað skal í talu setast tað er positivt at síggja at vit síggja fleiri ungdómshús opnað úti í inni runavíki opna gulasmiðja her í havnini hevur mann tvey trý ungdómshús klaksvík tað sama og eg haldi eisini í í suðuroynni eru so tað er við til at leggja at gera eitt alternativt til okkara ungdóm til til at ganga og mala og vála úti í býnum og og kanska blíva lokkaður út í í óføri so jú og har tað verður gjørt kanska it eitt eisini gott uppbyggjandi námsfrøðiligt gott arbeiði úti í teimum klubbunum har sum fólki ella tey ungu tíma at vera og og tað verður lagt ein stórur innsass tað veit eg eisini so tað er og tað tí haldi eg tað skal stuðlast rættiliga væl bæði kommunalt og og harufrá tá ið tað er er møguligt til tað so summar summar um eg e eri glaður fyri at tað bleiv svarað sjálvt um eg haldi at tað kundi veri it sindur meira kanska kjøt á tað sakni eg meni frá um hetta her við leiklutinm hjá politinum í føroyum men tað eru sikkurt sínar orsøkir til at politi ikki vil avdúka alt ov nógv og tað tað tað havi eg fulla virðing fyri eg havi eisini sum bjarni hammer eisini nevnd í sínari røðu eg havi álit á at tað verður gjørt eitt eitt gott politiarbeiði og tað síggja vit eisini at tað verður sum skal standa ímóti tí vaksandi bæði við við við við við terrur og við ja og við við vaksandi rúsevnasmugling og sovorðiðt og har tað eru harðari metotur sum verða brúktar og tað má politiið eisini venjast og gerast klárt til at at standa ímóti teimum so at vit vanligi føroyingurin følir seg tryggan vi sínum í sínum har sum tey nú búgva so takk fyri harra formaðr ja takk so er hesin spurningurin svaraður og avgreidd frá løgtingi vit eru so komin til framløgu og eg skal boða frá at vinnunevndin lagt álit fram í løgtnsmálin nummar fýrs tað er uppskot til løgtislóg um broytin í løgtslóg um sjófeingi og so er tað vinnunevnd sum lagt álit fram í løgtinsmál nummar hundrað og fýra uppskot til løgtislóg um broyting løgslóg um stuðul til menning ar fiskivinnu á landi rættarnevndin lagt t álit fram í løgtsmál nummar hundrað ogtretivu tað er uppskot til samtyktar um mál førlaga at minka útlátið á vakstrarhús gassi komandi tíggju árini uppskot til dagførdar orku og veðurlagspolitikk síðani er tað rættarnevndin sum hevur lagt álit fram í løgtsmáln nummar hundrað og seksogtjúgu tað er uppskot til samtyktar
sær um suðuroyartunnil tað vóru framløgurnar á hesum fundinum tað eru so ikki fleiri mál til hendan fundin tingfunduri verður aftur í morgin morgin árini mikudagin fjórða mai klokkan tíggju og tað eru rættiliga nógv mál á skránni fyrst nakrar triðju viðgerð triðja viðgerð av løgtsmálnummer hundrað og fimm uppskot til løgslóg um broyting í løgslóg um tænastumanni landsins triðja viðgerð av løgtsmáln umar hundrað og seks uppskot til løgslóg um broyting í løgslóg um tænastumanna og eftirlønir triðja viðgerð av løgtsmáln uma iki sjeyogfýrs uppskot til løgtslóg um at umvæla umbyggja gomlu læknuhúsini tá gulahúsi til fyrisøkubygning og annað hjá klakskari sjúkrahúsi og triðja viðgerð av løgtsmáln nummar hundrað og níggjuogtretivu uppskot til løgslóg um broytinga løgslóg um grannskoðana á landsroknskapinum við meira og síðani eru eisini rættiliga nógvar aðru viðgerðir onnurviðger av løgtsmál nummar fýraogfýrs uppskot til løgtislóg um broyting í løgslóg um fólkaskúlan onnur viðgerð av løgsmál nummar trýoghálvfems uppskot til løgtslóg um at taka festur hækskar úr festuskipanini onnurviðger av løgtsmál hundrað og einogtretivu tað er uppskot til samtyktar um játtannarkarmar á løgsfíggjarlógini fyri tvey túsund og trýogtjúgu onnurviðger av løgtsmál num hundrað og tveyogtretivu uppskot til eykajáttanar løgtslóg fyri mars tvey túsund og trýogtjúgu strika trý onnurviðger av løgsmáli hundrað og seksogtretivu uppskot til løgslóg um avmarkani tiltøk í samband við atgerð ímóti ukraina onnurviðger av løgsmálnumar hundrað og áttaogtretivu uppskot til løgslóg u um at innrætta víkaðar partar av kjallaranum í hábygningini landssjúkrahúsið til parkering goymslu og yngerð umframt til goymslutorn og vegleiðing í hábygningini síðani er onnur viðgerð av løgsmálnuma hundrað og níggju uppskot til løgtinslóg um broyting ír løgtinslóg um skatting av vinningi frá sølu av veiðurættindum onnurviðger av løgsmálnum nummar níggjuoghálvfjerðs uppskot til samtyktar um kemikaliulóg upt síðani onnurviðger av hundrað og fimtan uppskot til løgtinslóg um broyting í løgslóg um innflutning ogsølu av rúsdrekka onnurviðger av løgtsmál um hundrað og sekstan uppskot til løgtingslóg um broyting í løgtingslóg um ræði á málunum málsøkjum onnurviðger av løgsmáli nummar hundrað og átjan uppskot til samtyktar um menning áv føroyskari filmsvinnu onnurviðger av løgsmál hundrað og nítjan uppskot til løgslóg um broyting í løgslóg um barsilsskipan tað er barsilslógin fleksfarloyvi í tvey ár so framvegis onnurviðger av løgsmálnum hundrað og tveyogtjúgu tað er uppskot til samtyktar um miðvísar íløgur og átøk til at menna føroyska málið í einogtjúgund øld og onnurvitger av løgsmál hundrað og fýraogtjúgu uppskot tl løgtslóg um broytin løgslóg um barsilsskipan fð er javning av hámarkssupbaninja og so er framløga eisini á skránni og so er hesin fundur lokin